so er fundurin uppaftur tikin vit halda fram við umrøðuni av løgtingsmál nummar fýraogtrýss sum er løgslað um broytingarløgslað um húsalandsgrunnin og nú er tað rósa samueltin sum fær orðið ger so væl
takk fyri hara formaður eg haldi t vit kunn ikki siga nakað annað í dag uttan at vit kunnu fegnast um at nú vit hava kunna fáa møguleikan at seta gongd ella ferð á bústaðarbygging eg vil fyrst og byrja við at takka landstýriskvinnuni fyri tað megna arbeiðið sum hon hevur gjørt og eisini takka fyri tað samstarvið vit hava havt í sambandi við at arbeiðið hevur verið gjørt fyrireikingararbeiðið til uppskotið hevur gjørt tað er eingin ivi í at tað er nokk nógvar meiningar um hvat vithvør einkultur ynskir men landstýriskvinnan hevur klárað at samansjóða tey ynskini hjá samgonguni sum sum fyriliggur í dag e eiki ivast í at bústaðarmynstrið hjá okkum í føroyum tað er tað broytist tað kanska biginnur meira og meira líkjans tí sum er aðrastaðni tað vanliga bústaðarmynstrið hjá okkum er soleiðis hevur verið at fólk hava bygt síni egnu sethúsund broytingin er sum tað nú at størri størri ynski er um at leiga íbúðir heldur enn at eiga íbúðir og tað kann vera fyrimunur í vansi tað kann vera fólk sum vilja flyta seg og ikki hava valt at seta búgv perman nevnt eitt stað men eisinihetta er fríheitin við ikki at skulu røkja ognina sjálvur sumsum eisini onnur vilja slepa undan tá ið mann tosar um at tað hevur altíð verið soleis at fólk hava kunnað leigað til dømis her í havn hava tað altíð verið íbúðir sum kommunan hevur átt sumkommn nei kommunan hevur leigað til til til fólk sum ikki hava megnað støðuna sjálvi og tað er mín fatan eisini er ein uppgáva sum bústaðir eisini skal taka sær av øsjálvandi skulu tey hava akkurát tær somu íbúðirnar og í tann standardin sum øll onnur hava eisini mann má siga tað at bústaðarneyðið hon og inn er stór eg hugdi inn eina heimasíðu sum ikki visti av var til í morgun og har sá eg ati hjá tí heimasíðuni tað er ein sum fór millar leiga leiða íbúðir altso fólk kunnu hen venda sum hava eina íbúð ella hús at leiga henvenda seg til hesa heimasíðuna ella tey fólkini aftan eimasíðuna sum so verðr boða út eftir seinasta mánaðini hava tvey hundrað og níggjuogtretivu fólk henvend seg til heimasíðuna øum at fáa bústað og tað sær út sum at tað stendur ikki at tað er tir seinasta mánaðin men tað stendur so at fimmoghálvfems fólk hava so bjóðað ognir fram og tað er kanska ein fínur máti ati at formilla eitt leiðurmál soleiðis tað tað ikki blívur altso teir meira sjónligt sum mann sær hvat ið tørvurin skal vera tað sum eg síggi fyri mær í hesum her møguleikanum sum eg nú tað er tað at sum johandal eisini nevndi tað er at vit kunnu fara og byggja elra eldra íbúðir hetta her mán kalla fyri plaii boliir niðri so at tað er fór statiu áðrenn mann er noydir at fara eitt røktaraheim so kann mann fara inn í eina plaiubol í staðin fyri sum er knýtt at einari tænastu nú fari at hav verið nakrar ferðir niðri og í hasum umhvørvinum sum eg eri har eru har eru nógv hesin her leigu ella leigu pleiubolog eg havi prátanu við nøkrum av hum fólkum sum búgva har sum lata øgiliga væl at men eg vil so hyggja eftir teimum so er tað fleiri av teimum sum búgva í plaigibolium niður í danm hjá sær sjálvum sum búgva á enu røktarheim í dag altso sum fortelja at teir hava so so stóran røktar tørv men tey búgva inni hjá sær sjálvum tað vil siga tað at tað er teirra familju og tey sum stýra familju altso familju lívinum og ikki tey tey búgva á einum øktarheimi tí at t ta tú burtur án røktarheimin so ert tú noydil at taka at tilat onnur eru har sum eg nevndi ferð í viðmerkingum ta er at tar at vit hava fleiri fólk sum búgva kanska segði tað kanska í so grovt at búgva úti á gøtuni tá meini ikki tað at tað eru fólk sum búgva í m sig beinleiðis sofa sova á á úti á bankrum so nakað men eg meini at tað er fólk sum búgva inni hjá øðrum tí tað ikki hava nakað annað og vit skulu ikki stara okkum blind fyri at vit ikki hava familjur í føroyum sum ikki hava rættiliga vánaligar íbúðir at búgva í tað hava vit og tað er tann málbólkin er vónið verður tann sum bústaðir fyrst og fremst kemmur prioritera ø tá ið vit hava havt bústaðir in til hoyringar í samband við við við við onkrum ansamál sum verðu so hava vit spurt um teir hava hvat bíðilistar teir hava so siga teir hava ein bíilista sum sigur eitt tvey trý niður í so so langt upp sum tað er men mann hevur ikki tveir sum sigur hetta er akutt tørvir og tger ett ynskið hjá mær at fáa ein akutt tørv so taðy veruleikan tey sum búgva í summarhúsum inni hjá øðrum ví vánaligum íbúðum hava møguleika at fáa eitt stað at búgva í og eg veit at landstýriskvinnan hevur eisini handa tankan so at í felags skulu nokk finna út av at fáa loyst tað og tá ið mann tosar um lestraríbúðir so kann eg vera lítsindi soleiðis tað er ófantastiskt mann fær lestraríbúðir men vit kunnu eisini passa upp á at tað ev ikki koma ef ta støðuna at fólk var fæst til tína lestraríbúð tí tet vithava nakað annaðat fara til so at í hesum her síggi eg fyri mær tað at vit fáa eitt fjølbroytt bústaðarmynstir vit fáa nakrar nógv fleiri íbúðir til fólk at bjóða fram og at vit koma at lofta teimum sum eru ringast fyri takk fyri
takk fyri tað er ein viðmerking frá edvur jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna nú verðr tað tosað um at mann hevur fleiri túsundkrónur bíilesti er n ná kanska ein tvey túsund fólk enda bíilista ella familjur og og egeri púra samdur at tar sum akkurát tað sum rósa samuvelsen kemur inn á hvat er ein verulig bílist altso fólk sum veruliga ið dýrastu neyðstandu manglin bústað tí at eg spurdi eitt sindur fyri altso tey vey túsund eg rokni ein rættiliga stór fjøld av teimum hevur eini onnur hús men hugsa kanska at um nøkur ár so kundi tað verið betri við einum eina íbúð og tí sidateysg ev bíðilista um mann kundi havt eitt pikklitið øðrvísi gjald har fyri at fingið tað t viri øðrvísini tað skal ikki kunna siga men men tann veruligi bíðilistin at mann hevði eina kutnabíilista soleiðis at manni og tað við við lestuarítúr tað er eisini ordiliga gott men tað er øiliga týdningarmikið at bústaðir fyrst og fremst hugsar um ta familjuna sum veruliga sendur og mangla nakað tí tað var a

takfyrihara formaður forkvinna a er púra samdur við edvar jacobsen at okkara uppgáva fyrst og fremst er at lofta teimum sum ikki megna tað sjálva at síggja fólk í sjónvarpinum verða noydd at búgva í summarhúsi at síggja myndir av vánaligum íbúðum og at síggja at fólk búgva inni hjá hvørjum øðrum ella noydlig at búgva ini hjá øðrum í har sum hjartarúmi virkuligani er men plásstrotið er nakað so stórt tað eru tey fólkini sum fyrst og fremst skulu á ein bílista og tey sum hava nakað at búgva í frammanundan og kunnu kunnu saktans bíða við teiy skuluhu meg sig sum ein konasemðifór aldrin veruliga at selja síni hús og so brúka pengarnar til at leiga restina av lívinum altso ta er sigur so stuttligt tað heldur ikki men tað er virkuligan tay fólkini sum hava brúk fyri tí sum fyrst og fremst skuldu prioiterast takk fyri
takk fyri tann næsta røða verður ingilin diðriksens røðm ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað snýr seg um bústaðarpakkan frá landsstýriskvinnuni í almannamálum fyri tað fyrsta so mugu vit sjálvandi vera glað fyri at tað sær út til at mann ætlar sær at byggja nakrar bústaðir vit hava stóran tørv á bústøðum yvir tvey túsund fólk eru á bíðilista hjá bústøðuni í dag og tað gevur eina greiða ábending um hvussu nógvur bústaðir mangla so tað er ein bati øll hava rætt til eitt trygt og støðugt toyma í føroyum men tað er tíverri slett ikki soðist í dag nógv búgva uttan at vita um tey verða blakaðar út næstu vikuna fleiri búgva í vánaligum kjallaraíbúðum sum ofta ikki eru nóg góðar í mun til prísin sum fólk betala aftur onnur tey hava setiki ráð at taka lut í bústaðarmarknaðinum í miðstaðarøkinum tí prísurin er forhøgur sama er galdandi í útjarðunum har mann ikki gevur lán til fólk kunnu byggja sær eini hús tað tað er tað sum vit skulu loysa og tí er tað gott at vit endiligat sleppa at viðgera bústaðarpakkan frá landsstýrinum sum hevur verið á veg í eina tíð nú her eru nøkur ting sum onnur longu eisini hava nevnt sum eg haldi í besta føri eru ivasom og í ringasta føri ein innbjóðing til privatar aktørar at tjena pengar upp á bústaðarneyðina hjá fólki og at flyta íløgur av fíggjarlógini taka vit tað síðsta fyrst so haldi eg ikki atað er rætt at mann biðir bústaðir fara í holt við at byggja heim og stovnar sum tað almenna eigur at syrgja fyri á n við einari eingangsíløgu og taðer heldur ikki rætt at mann ígjøgnum ella at mann so ígjøgnum raksturin bindu landskassan í fleiri ár til eina størri upphædd enn visti mann hevði sett pengarnar av í einum tað er dýrari fyri okkum øll í longdini landsstýriskvinnan reypaði av at talan er um eina søguliga stóra upphædd sum er sett av til at bygja bústaðirfyri mann kundi kanska í spølni sagt at tað er lækt nokk tá mann velur at flyta upphæddir av fíggjarlógini yvir á bústaðir og um vit flyta innkomuvegin og tjóðleikhúsið eisini so kundi hendan upphæddin verið enn nov størri men skemtitil síðus men tað er jú soleiðis at draga við barnaheim og stovnar til fólk við serligum tørvi frá so eru vit langt frá einari søguligari upphædd til vanligari eg vildi ynskt at vit í dag viðgjørdu bústaðarpolitikk men eg haldi at hetta uppskotið virkar meira til at vera partvíst ein vinnupolitisk verkætlan tí tað bekimra meg at tað bekimra meg at stjórin í bústøðum andras róðin í deyog viku hevur boðið borið fram ati broytingarnar við at krevja avkast og at stovna eitt almenna partafelagið við hesum kravinum um avkasti fer at hava við sær at leiðan fer at hækka við tjúgu prosentum tað beskemrar meg at mann aftur ska har til at marknaðurin skal syrgja fyri at fólk fáa taka úr høvdi fram til tvey túsund og ellivu hevur tað privata havt fult raið á bústaðarmarknaðinum og tá hendi altso lítið og einki so hví skuldi tað verið annaðleiðis nú er tað nóg gott at landsstýrið og samgongan letur t upp til marknaðin at syrgja fyri at fólk fáa eitt trygt heim tað haldi eg ikki og eg haldi saktans at vit hava pláss fyri bæði bústøðum og privatum á marknaðinum tí tørvurin er øgiliga stórur vit hava fleiri problem fólk fáa ikki lán at byggja sær hús úti um landið slepta ikki í havn kostnaðurin fórhøgur og vit hava ikki bíligar leigubústaðir til tey sum ynskja búgva í bíligum bústaðum tað mugu vit loysa eg trúgvi ikki at privati marknaðurin einsamallur hevur svar uppá hetta vit hava nøkur fólk í føroyum í dag sum fara til arbeiðis hvønn dag átta til fýra men sum ikki hava ráð til tak yvir høvdið tað bersagt ikki til hjá hesum fólkunum at gjalda tað sum tað kostar í dag og tað má vera okkara mál at fólk kunnu liva fyri ta lønina tað fulltíðar lønina púra vanliga arbeiði sum tey fáa øh eg tosi ikki um luksus tá eg sigi hetta eg tosi um eitt trygt og støðugt heim sum fólk kunnu kalla sítt egna og sum er eitt útgangspunkt í tag dagligdagi og kunnu vit gera tað við at lata marknaðurn ku vitloysa tann trupulleikan við at lata marknaðin ráa tað trúgvi eg ikki tað sær t ikki út til at vit kunnu og nú ætlar samgongan at gera tað truplari fyri hesi fólkini tá mann ætlar at hendan leiðan úrslitið av hesum fer at er at leiðan fer at hækka í klaksvík í runavík og í havn hetta eigur at snúgva seg um at geva fólki ein tryggan og støðugan bústað ikki um at til frestilla nakrar privatar aktørar ikki tá endin verður at leiðan fer at hækka tá iðtað er tað sum er bekimringin lata vit marknaðin ráða so eru nøkur sum ikki sleppa við í kappingina fyri stilli tykkum at vera eina kapp vit standa við starslinjuna fyrst tragna tey lágløntu afturúr síðani tey miðalløntu og fremsturin á tey sum frammanundan hava nokk á síðulinjuni har stendur landsstýrið bjóðar teimum fremsta okkurt at leska sær av at sær orkast orka meira meðan tey ættastu verða gloymd hetta kundi verið realiteturin á á bústaðarmarknaðunum visti mann letur marknaðin einsamallan ráða eg havi ikki meira tímt takk fyri frúfor
takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyrsta er frá siri stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg eri samd við eingilin ditturstrøðnustrøðnum tað bekymrar eisini meg tær við at tað sær út til at tað fer at blíva dýrari kanska serliga har sum tørvurin er størstur og sjálvandi fer tað at gera tað truplari hjá fólki við eini vanligari inntøku at skapa sær eitt heim og vit ikki tú kann búgva allastaðni við einari vanligari inntøku so vit veit ikki so so so detta er samfelag onkursvegna sundur so so tann partin haldi eg má mann hyggja eftir í nevndini at hvussu fáa lístað øgiliga nevnt hvat er tær at atkvast mær kravir betíðir tí at stendur í uppskotinum at mann rokna við at tað ger at leiðan kann hekka í eina tíð og stjórin bústaður hevur sagt tað sama so tað haldi eg faktisk er tað størsta álvarsmálið í ísnir og at tað verður lagt upp kanska meira sum eitt vinnumál enn tað at tryggja fólkið taka úr røddi
takk fyri ingilín ditessein strøm ger so væl
ja so hyggja vit yvirskipað eftir hvat problemið er so er tað jú tað at vit mangla bústaðir sum sigur steinberg eisini nevnir at fólk sum arbeiða fulla tíð í dag í púra vanligum størvum ikki hava ráð til at betala eina leigu í miðsærðarhús og heldur ikki hava ráð til at taka lán til at byggja seinni hús hvørki í útjarðaranum ella í miðstøðrarøkinum tað er eitt stórt problem og eg haldi ikki at at hesin heri bústaðarpakkin ella hetta uppskotið er samsvarandi nóg stórur loysn til tann tann stóra trupulleikan sum vit hava

sen ger sovæltakk fyri frú forkvinna tað verður ingilin strøm nevndi hetta her við at landsstýriskvinnan sigur at atað ein søguliga stór upphædd fýra hundrað og hálvtrýss milliónir settar av í hesum lógaruppskotinum har havi eg hug at nevna at undanfarna samgonga hon gav fyrst bústøðuna heimild at læna tvey hundrað og hálvtrýss milliónir í tvey túsund og sekstan síðani setti mann tvey hundrað milliónir av til bústøðurnar og so legði mann aftur eitt uppskot niðan á ting í tvey túsund og nítjan bústaðarpakkan har bústaðir skuldi sleppa at læna tvey hundrað milliónir afturat so at við seg so at tosa um søguliga stórar upphæddir tað kann mann so diskutera tað er tað eina hitti er tað sum eisini bekimra meg tar ttað her við ðprísinum runt um í landinum at mann mann tosar um at mann tað almenna skal hava ein bústaðarpolitikk sum øll hava ráð at búgva runt um í landinum hvussu fer bústaðarmynstri at síggja út í tórshavn og í skálafjørðunum klaksvík tá ið mann kann vænta at tað varður munandi dýrari at leiga har
takk fyri ingilin dynestøðar streingir
ja takk fyri fyri fólkina eg sá eina eina sovorðna lýsingarkampanju fyri úr keypmannahavn har sum mann í keypmannahavn erpaði sær av at at í býnum hjá okkum púra búgva púra vanlig fólk tað var ein lýsingarkampanja tí tað er óvanligt í teimum stóru býunum úti í heiminum er tað óvanligt at fólk búgva mitt í býnum og tað er avgerandi fyri samanhangskraftina í einum samfelagi at mann ikki fær a og b økir at mann ikki fær a og b borgarar at vit øll kunnu saman geva aftur til samfelagið tí at vit hava øll okkara at geva men vit sita ikki koma í kontakt við ymisk fólk í okkara daglulagi so blíva vit meira snæðurskygd og kanska hava verri við at góðtaka onnur fólk og tað haldi eg so heilt sikkurt hevur nógv at gera við hvar vit búgva og hvussu vit koma hvørjum øðrum nær takk fyri frá fólkum
takk fyri eg skal líka minna á at tað er røðarin sum er á røðarpallinum sum er orðið tað er tað hoyrist øgiliga væl tá ið fólktosa niðri í salin tað hoyrist ølið væl upp her og tá órógvar talaran so eg fari at heita á fólk um at tá ið tað eru í tingsalinum mes tað ikki eru á røðarpallinum um at vera friðarlig takk fyri so er tað johannes joensen sum fær orðið ger sovæl
ætakk fyri frú forkvinna ja nú erður orðaskifti verðuð rættiliga langt men

samgongan kom við einum bústaðarpakka og e skal beina vesi siga at tað eru nøkur góð ting við við hesum her uppskotunum men sjávandi erunøkur ting eisini sum burd verið rættur í trivnaðarnevndini og eg vænti at at tær verður okkurt broytt flestu fólk tey ynskja ein ein bústað har tey eru og virka og flestu fólk eru eisini troytt av at bíða eftir bústaðartilboðnum sum vit hava lovað í so langa tíð flestu fólk eru eisini troytt av at hoyra at kampurin snýr seg um um tað er alment ella privat sum skal byggja tey flestu fólk tey ynskja eisini bústaðarmøguleikar og tilboð sum svara til teirra tørv vit hava einlit við børnum ungar familjur fólk við serligum avbjóðingum sum standa og bíða eftir bústaðartilboðnum sum tey hava ráð til púra vanligar familjur og fólk við vanligum inntøkum hava heldur ikki ráð til ein grundleggjandi tørv sum bústað í dag og hetta vita vit øll hetta er ikki nøktandi og tí er tað gott at landsstýrið eisini roynir at gera nakað við tað og vónandi kemur ferð á bústaðarbyggingina skjótt

tað er sagt so haldi eg at samgongan ger bústaðir til meir ella minni eitt eitt eitt vinnupolitiskt eksperiment tí at áðrenn bústaðir fóru undir at byggja tá vóru eingin prátir bústaðir í føroyum ogí øllum norðuralondnmi hava vit almennar og privatar aktørar sum kunnu virka saman á marknaðinum so eg veit ikki hví tað skal vera ein fortreyt fyri at kunna byggja at tað skal vera privat

meni tá tað blívur til at privatir aktørar skulu vinna pening burtur úr neyðunum hjá fólki tá haldi eg at vit í javrnaðarflokkinum ikki eru við meir vit halda sjálvandi at bústaðarpolitikkur er snýr seg um at fáa eitt heim til øll og tað hevur einki við vinnupolitikk at gera

eg haldi at kommunurnar kanska serliga størru kommunurnar kundu virka meira fyri at byggja fjølbroytt fjølbroyttar bústaðir tey havði sagt allatíðina eg veit at fleiri kommunur eru í gongd við at og og hava verið inni í ymiskum byggiprosjektum og tað er gleðiligt í ein framkomnu landi sum føroyar tá skulu vit hava frælsi ila búsað tøkkum har sum vit eru har sum vit trívast og tí skulu bústaðir sjálvandi byggja kring alt landið og mær dámar væl at mann brúkar hundraðog fimmogtjúgu milliónir til at royna at at fáa bústaðir um alt landið eisini har sum í te smærstu støvuni teimum smærstu krókunum har sum fólk ynskja at búgva og men sjálvandi at tað er eisini ein tørvur í høvuðsstaðnum í høvuðsstaðarøkinum og har má mann eisini byggja sjálvandi eftir tørvinum hetta snýr seg um ein samanhang har vit hava eitt samfelag har øll kunnu búgva liðum lið allir stættir í og eg haldi atað er gott at mann sjálvandi roynir at veita fýra undraoghávtrýss milliónir í lán til bústaðir men so at krevja at bústaðir skal byggja til dømis stórar bústovurnar tað fer jú í allari orkuni hjá bústaðmog tað vil siga so fáa teir ikki ta orku sum teir burdu havt til eitt bygt aðrar bústaðir fyri og búfelagsskapir so tað blívur beinan veg in avbjóðing at mann letur nakað sum vit plaga at játta fíggjarlógini byggjast a bústøðu her eiga vit heldur at taka hongum saman og játta pengarnar til dømis barnaheimi her á fíggjarlógini og byggja tað soleiðis at landsverk tekur sær av tíð men tað hevu mann valt ikki at gera her og tað meini eg er skeivt vit fáa ikki ta somu effektina tá vit gera attað á hendan eg havi ikki nógva tíð men altíð altíð vil siga tað at tað er viktigt at vit í trivnaðarnevndini fáa eina semju um og helst eina breiða semju um at fáa ein bústaðarpolitikk sum ger tað at vit fáa fleiri íbúð ir bygdar tað er tað sum borgararnir eru áhugaðir í runt allar føroyar og ikki hvør og hvat byggja hvar men at vit fáa tað soleiðis gjørt at vit fáa so nógvar sum

sjálvandi vil hava at bústaðir ikki verða deteilstýrdir og má ansa eftir at bústaðir fáa tær sømdir og tær tær tæð rásar um tær tær skulu hava fyri at kunna byggja og virka so har hhaldi at vit vit mugu vera meira lagarligurhvussu sivurfyri bústøðuni
takk fyri ø eg má einferð minna á at tá ið ð fundurin her í tingsavnum so hoyrist tað her uppi og tað órógvar røðaran so eg fari at biðja landsstýrisfólk og tingfólk um at halda fundir uttanfyri vista er neyðugt at fundast beint nú tann næsta fáa orðið verður ruttvang ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg haldi vit hava havt eitt áhugavert ella ella ne áhugaverda viðgerð her í morgun og tað er gott tí eg haldi t hetta málið er sera prinsipielt hetta handlar um okkara bústaðarpolitikk sum rakar nógv fólk sera beinleiðis

bústaðarpakkin eg má siga soleiðis yvirskipað eri eg eitt sindur ivasom eg haldi tað eru nøkur góð ting í men tað eru eisini nøkur ting sum eg haldi at vit skuldu hugsað okkum væl um áðrenn vit set ta tað í verk fyri tað fyrsta so velur landsstýrið nú at lata bústaðir byggja tað sum vit vanliga kalla almannastovnar her undir barnaheim í sær sjálvum veit ikki um tað er galið men tað er meira hví mann ger tað og onkur hevur longu nevnt tað mann fær eini illgruna um at orsøkin er at mann vil skapa meira rúm fyri øðrum íløgum á fíggjarlógini at mann kanska heldur at mann longu hevur rakt loftið fyri hvat mann kann gera av íløgum og fyri at sleppa at gera meira íløgur enn út frá einum fíggjarpolitiskum sjónarmiði er ráðiligt jamen so skumpar mann nakrar íløgur út um fíggjarlógina og áleggur bústøðum at gera

tað haldi eg nokk so prinsipielt eg eri í prinsippinum ikki ímóti tí loysnum tað er bara eg haldi at mann skal hugsa seg væl um at tað skal vera eitt mál í sær sjálvum at gera tað og ikki bara fyri at skapa rúm fyri øðrum íløgum og so er tað hetta her serliga við at mann sigur at nú skal bústaðir byggja ella gera leiðuíbúðir undir vanligum marknaðartreytum í miðstaðarøkinum nú standi eg politiskt har sum vit trúgva nokk so nógv upp á marknaðin eisini tá ið tað kemur til bústaðir átá ið tað verður tosað um marknaðin tá að kemur til bústaðir her sum ein skensil so havi eg hug at tala at við skulu minnast til at ígjøgnum nógv ættarlið hevur marknaðurin loyst bústaðartrupulleikan fyri vanlig fólk og tað haldi eg statvek at vit skulu miðja eftir at marknaðurin fer at loysa vit fara nøkur ættarlið aftur tá eg hugsi um ommur og abbar og longur aftur hjá mær og og foreldur og harava ikki øll hava ella har har sum tað var púra ella tað var ikki ein forðing hjá vanligum fólki at fáa føtur undir egið borð tað var mangan stríggji tað kostaði nógv men tað bar til hjá teimum allarflestu vanligu fólkunum at fáa føtur undir egiðborð og vit eru seinni ættarliðini blivið so øgiliga nógv ríkari bæði sum samfelag og sum einstaklingar og tað at tað er so trupult hjá familjum og einstaklingum at fáa føtur undir egiðborð tað tíðir upp á at vit hava ein strukturellan trupulleika heldur enn ein økonomiskan trupulleika at miðal klassin skal líkasum stól upp á tað almenna at skaffa sær tak yvir høvdið tað haldi er eitt ósunn tekin í sær sjálvum eg haldi vit skulu hyggja nógv meira eftir hvat er tað sum forðar fólkið í at fáa tak yvir høvdið tað er øgiliga dýrt at byggja kanska lutfalsliga dýrari enn tað var nøkur ættarlið aftur men statvekk eru vit nógv ríkari í dag eg sjálvtrúgvi at útboðið av grundstykkium húsum tað er tað sum skal til tí mann kann eisini siga at tað at vit eru blivin ríkari gevur eisini eina avbjóðing í sær sjálvum fleiri av okkum eiga fleiri hús uttan at vera serliga múgvandi so er tað blivið øgiliga vanligt í dag at fólk eiga fleiri hús eg havi eisini hoyrt ítøkilig dømi um har sum fólk sum eiga nógvar pengar fara til bankans og har skulu tey betala fyri at hava pengar innistanda di og har sum ráðgevingin hevur verið keyp tær eini hús í havn sum íløga so tað sethúsamarknaðurin er kanska eisini í nógv størri mun blivin ein ein íløga heldur at enn at nokta ella í meiri mun enn tað at nøkta tørvin bústaðartørvin hjá tí einkult tað er tíðin longu farin
eg erii ikki komin hálva leið so eg má bara sattsa upp á at fáa orðið aftur tíðin er longu farin tað er gott mann hevurhøvi at taka orðið fleiri ferði men tað eru tvær viðmerkingar tann fyrsta er frá hendrici old ger so væl
takk tað eri gott at ruttvang er skeptisk fyri hesin her hesin her afturvendandi upphinnilsin hjá fólkaflokkinum við at tí villarapartin av fólkaflokkinum við at leggja uttan fyri fíggjarlógina øhh okur hava altso longu tá ið fyrrverandi formaðurin hjá ruttvang var í fólkaflokkinum tá var hann ósamd við fólkaflokkinum um millum annað kom ta uppskotið um at leggja hóvstunnilin uttanfyri hvussu lóg at lukkaðist tag ikki men tað var komið hir til at hóshunnin skuldi leggjast uttanfyri fíggjarlógina og og óteljandi av tí slagnum altso men tað er tað er eyðkendi fyri tann villarapartin av fólkaflokkinum at mann kann leggja so nógv sum møguligt uttanfyri og tað var ein a grundintil atokur fóru á heysun at pluss tað vaknaði mann við og sigur at teir liggja so nógvar skyldur hjá landskassanum uttanfyri fíggjarlógina at okur yvirkomu tað ikki tí er tað gott at mann átalar handan partin tí tað bleiv við at spøkja aftur at leggja partar av av
takk fyri rutt vang ger so væl
ja vistu orsøkin er at mann hevur rakað loftið fyri hvat er skilagott at gera innan fyri fíggjarlógina og so bara velur aðrar kassar til endamáli so er tað jú ógvuliga ógvuliga ósunt men tað sum eg ikki kom inn á sum ikki noddi tað er hetta her við at al skal vera upp á marknaðar treytir altso húsalandsgrunnurin er væl upprunaliga stovnaður og eisin tann broytingin sum bleiv gjørd í ellivu ella trettanmesi e minnist rætt húsalandsgrunnurin er gjørdur er komin í verðina fyri at hjálpa teimum sum hava trupulleikar við at klára seg á marknaðinum og tað at siga at húsalandsgrunnurin nú skal virka undir marknaðar treytum er í mínari ver at avtaka húsalandsgrunninin fyri viðvíkjandi miðstaðarøkinum har sum hann sigur at tær treytirnar skulu galda og har eri eg nokk so ivasom trupulleikin er nokk altso hhann er samansettur øog og og vandin er at sum eg var inni á eisini hetta her við at miðalklassin lena seg upp av tí almanna at skaffa sær tak yvir høvdið tað er ikki gott men ella tað er eitt sumtom upp á at okkurt strukturelt er galið men tað merkir ikki at tey sum veruliga hava brúk fyri at
ina almanna hjálpir tíðin er farin rættan takk fyri væl vilja tann næsta viðmerkingin er frá knoydal ger so væl
frú forkvina í hesum seinasta sum ruttvang nevndi um attað at knappi at leggja húsalansgrunnin ella bústaðir undir marknaðartreytir eru í veruleikan at avtaka tað eri púra samdur í men orsøkin er bað il tann viðmerkin tað var meir tann søguliga metingin hjá ruttvang um at tað hevur verið gjørligt hjá fólki við vanligum inntøkum fjá vr hjá verkafólki í føroyum taka at seta føtur undir egið borð tað er nokk ein sannleikin við øgiliga stórum motivigatiónum og serliga í mutil hvar tú ert í landinum altso mítt mítt uppáhald er og hjá okkum í tjóðveldi er at ikki fyrren húsalandsgrunnurin kom íníjnhundað g trýogtrýss tá bleiv tað veruliga møguligt hjá veruligum verkafólki at seta føtur udrar o egiborð og hava eina vanlig sethús áðrenn tað var tað ómetaliga trupult tað var ófatiliga stórur stættar munur og so eitt sindur ymiskt frá staði til staði frá plássi plássi so at úsalandsgrunnurin hevur efti mínum tykki verið avgerandi fyri at vit hava bústaðarmynstir har vanligu fólk búgva og ikki tey ríka bríkubúgv onkrustaðni og verkafólkanar aðrastaðni taðevur verið heilt avgerandi fyri at yvirhøvur ber til
takk fyri at rotvang ger so væl
ja nógv tíð upp á at søguliga hava tað eisini verið avbjóðingar við hetta her at fólk hava havt trupult við ati at fáa føtura undir egið borð men eg haldi sæð í ljósinum av hvussu rík vit eru í dag eiga tað ikki at vera ein trupulleiki og eg eg eg má bara staðfesta at tað er ein trupulleiki og tað tíðir upp á at tað er nakað strukturelt og fyrst og fremst haldi eg at útboðið serliga her í miðstaðarøkinum er alt alt ov lítið og tí eigur kommunan eisini at seta ferð á við útstykkingum og ikki bara til cethús tí tað er dýrt at byggja leys sethús men eisini samanbygd vit síggja til dømis bæði berjabrekka og tórsbyrgi sum er kanska bæði vorið kritisseraðar tá ið tað r blivuð bygd men sum hava víst seg virkuliga at hava verið væl eydnaðar bústaðarverkætlanir eisini tí tað hevur verið bíligari enn at byggja vanlig sethús námín eg havi ikki meira tíð so eg má hvussu gevast í hesum umfarinum takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður bilju stinussenger so væl
takk fyri frú forkvina aftanfyri hetta uppskotið sum nú liggur á tingborði so varð fyrst gjørd ein frágreiðing sum ein bústaðarbólkur stóð fyri og alt tað arbeiðið byggir jú á at vit hava eina samgongu og í okkara samgongu skjalið stendur við forkvinnunarloyvi
gersovælhar stendur at fyri at nøkta bústaðarhøvuðstørvin á ymsum økjum í samfelagnum eiga møguleikarnar fyri endurskoðaðum reglum og nýggjum ognarfíggjarhættum at verða royndir málið er at tryggja fjølbroyttar bústaðarmøguleikar til allar føroyingar hatta stendur í yvirskriftini til samgonguskjalið og síðani stendur inni í samgonguskjalinum um bústaðarpolitikk at samgongan fer við fjøltáttaðum átøkum at breiðka um bústaðarmarknaðin alternativur fíggingarmøguleikar at verða kannaðir og útboðið til teirra sum hava serligan tørv verða víðkað og tað sum liggur á borðinum í dag tað er kunnu vit siga helvtin av tí sum vit eru samd um í samgonguskjalinum og tað er tann parturin sum elspet mersetis gunlegssdóttir sum landsstýriskvinna í almannamálum varar av og tað er nemliga bústaðarbygging sum vendir sær meiri til teir veikari partarnar av bústaðarmarknaðinum tey sum hava serligan tørv og tey sum hava ja hava ringar møguleikar fyri at fáa fatur í egnum bústaði og tað hava vit givið okkara tilsøgn til at vit taka undir við í miðflokkinum tí vit halda at øll hava rætt til góðan bústað eisini tey sum ikki hava møguleikar fyri sjálvi at útvega sær ein góðan bústað og tað eru góður sosial politikkur og tað taka vit sjálvsagt fult undir við men tað sum eg so eisini kundi hugsað mær at brúkti eitt sindur av mínari talutíð uppá tað er at hyggja eitt sindur í hesa frágreiðingina sum er viðløgd ella sum ja hondi ikki viðlagd uppskotinum men hon liggur á heimasíðuni hjá almannamálaráðnum og tað er frágreiðingin hjá hesum bústaðarbólkinum og har síggja vit nógv áhugaverd nógvar áhugaverdar upplýsingar sum vit so eisini kunnu brúka sum bakgrund fyri hvat vit fara at gera frameftir millum annað síggja vit hvussu nógvir bústaðir eru bygdir í føroyum frá ár tvey túsund og fram til dagin í dag og miðal tali fyri hvussu nógvir bústaðir eru bygdir fyri hesi átjan árini altso fram til tvey túsund og átjan tað eru hundrað og og hesi seinnu árini tað vil siga frá at tvey túsund og ellivu til tvey túsund og átjan er miðaltalið væl lægri okkurt árið til dømis í tvey túsund og fjúrtan vóru bara einoghálvfjerðs nýggir bústaðir bygdir í tvey túsund g fimtan sjeyoghálvfems í tvey túsund og sekstan hálvfems í tvey túsund og seytjan hundrað og fýraogtretivu tvey túsund og átjan tvey okkara framsøgumaður steffan klein poulsen hann roknaði út at við tí fólkavøkstri sum vit hava í dag so skulu byggjast umleið tvey hundrað og hálvtrýss nýggir bústaðir um árið tað vil siga vit hava í nógv ár ligið undir tað sum skal til bara fyri at dekka vanligar vøkstur tá taka vit ikki ein gongd tað sum vit eru afturúr uppí so vit verða meir og meir afturúr fyri hvørt ár sum fer sjálvt um vit byggja eisini tað sum liggur í uppskotinum hjá elsbet mersetes gunlagsdóttur otað er álvarsamt tað merkir at bústaðarneyðin framvegis økist um vit framhaldandi fara at hava fólkavøkstur og bústaðarneyðin er stór í dag við tí fólkavøkstri vit hava havt og við tí fór ø lítlu bygging sum vit hava havt øso undrar tað meg stórliga tá ið vit nú hava vitan á borðinum at vit framhaldandi eru so fokuseraði upp á at byggja leiðu bústaði tí í hesum materialinum sum liggur í hesi bústaðarfrágreiðingini her er ein kanning av eftirspurningi sum tórshavnar kommuna gjørdi í tvey túsund og átjan og tann kanningin sigur spyr millum annað hvussu vilt tú búgva og hvussu býrt tú og her siga hálvfjerðs prosent av teimum spurdu at tey búgva í egnum bústaði og fimmogfýrs prosent siga at tey vilja búgva í egnum bústaði altso meginparturin av teimum spurdu fimmogfýrs prosent vilja búgva í egnum bústaði og so vil onkur siga ja men tað at hava síni sína egnu íbúð sum hann leigar tað kann tulkast sum egin bústaður nei tað kann tað ikki sambært hesari kanningini tí at tað verður eisini spurt víðari hví ynskir tú at búgva í egnum bústaði og tá er svarið púra greitt tveyoghálvfjerðs prosent av teimum siga tey vilja hava óavmarkað ræði yvir sínum bústaði og tað er eingin ivi um at tað er tað sum føroyingar vilja teir vilja búgva í egnum bústaði tí at tað gevur fult frælsi til at ráða yvir sín egna bústað
a biljustinusen kom inn á hetta her at steffan klein poulsen hevði sagt við tí fólkavøkstur hava løtuni skul byggjað á minsta dagin tey undrð ávtrýss nýggjar bústaðir um árið eg haldi talið er hægri tí sambært mannta frá tey túsun og ellivu so saman hag gekk búgvu hvørjum húsland eg minns ikki talið í høvdinum tað er undir trý eg heltað var tvey komma cekscillor sovorði so vit skulu helst upp á trý hundrað o trý hunrað og hlvtrýss fyri at bara dekka up í fólkavøkstrinum men tað sum ætlaði spyrjar at spyrja biljustinussen um ho kemur billjustinussen ella hann býr á klyvrum sambært landstýriskvinnuni hetta upskotið hevur í samtykt so kemur tað vera dýrari at leiga ein bústað frá bústøðum á glyvrum enn til dømis í sumba ella á viðarei heldur biljustinussen at tað er rímiligt
takk fyri at biliusinussen ger so væl
nei tað haldi ikki tað haldi eg sletti k er í lagi altso eg haldi at tá ið tað almenna byggir so skal tað verða knívskorið at treytirnar skulu vera eins fyri øll kring landið og tað almenna má byggja líka og eins kring alt landið og má eisini javnað út um tað er neyðugt soleiðisnar sum vit gera tá ið vit brúka almennar pengar so javna vit út soleiðisnar at treytirnar eru eins allastaðni og tað merkir ikki at tað skal blíva dýrari í sumba ella á viðareiði men tað merkir tað at tað skal vera sami prísur allastaðni helst soleiðisnar at tað ber til hjá teimum sum sleppa inn í ein leigur bústað bæði at vera í leiðubústaðnum men so sanniliga eisini tað sum millum jmillum annað bjarni kárasum petersen var inni á at tað er ein transitt havn at vera í ein leiðubústaði meðan tú sparir upp hvussu kanst tú spara upp vissu allir pengarnir fara til at leiða tað er so nógv í dag sum sum sita í gæpustokkinum tí tey betala høga leiðu og tey hava ongan møguleika fyri at leggja eina krónu til síðis tað vil siga tey eru stavnsbundin og skulu vit hava eitt tilboð í sambandi við at leiga frá tí almenna so má tað vera so at fólk eisini hava nakað til yvirs at kunna seta til síðus so at tey kunnu fara í egnan bústað einaferð
takk fyri anika olsen ger so væl
nú vísti biljustinussen so rætt á tann bústaðarpolitikkin sum tórshavnar kommuna hevur latið gjørt aftur í tvey túsund og átjan og tað er rætt at tað allarflestu ynskja at fáa ein fastan bústað á síni egnu sethús tað er teirra dreymur men íeina aðrari kanning sum so plerar hesa kanningina har vísir tað seg eisini at tey flestu vilja hava ein mitatitig bústað altso tað vr sæga ein leigubústað ortað er kanska serliga tey ungu og tay eldru altso fimmogtjúgu prosent ynskja tað og orsøkin serliga ímillum tey yngri er tey sum flyta heim at tey hava tørv á einum bústaði at lenda á okur kunna koma í ta støðuna atatokur útihýsa útisetuna at koma heim tí tey hava ongan bústað so eg síggi bústaðini eisini sum ein ein forfyri diversitet í okkara bústaðarmarknaði og tí er hann alneyðug at fáa gongd á men tað er eisini viktigt at hava ein lágan prís soleis at mann eisini kann spara upp nemliga til eini eini sethús und
takk fyri at bilja í stilling
stinessen gesætakkfrú forkvinna nú fekk eg slettikki sagt tað sum eg skuldi tí eg fór skeivur av tíðini men tað er rætt sum annika olsen sigur at tað er týdningarmikið at mann hevur fjøltátta tilboð nettupp eisini fyri tey sum eru ávegis onkustaðni anttil henda vegin ella handan veg og har er leigurbústaðir eitt gott amboð men tað sum hevur týdning tað er at vit í í samgonguni nú fara at finna útav hvussu vit bøta upp á fíggingartilboðini á bústaðarmarknaðinum og vit mugu so ella so koma inn onkustaðni frá og lyfta upp undir møguleikarnar fyri at fáa fígging soleiðis at tað verður meiri altso meiri áturligt og brúkiligt hjá tí vanliga vanligu familjuni í føroyum at fáa fatur í einari fígging og kanska eisini at fáa fatur í einum einum húsum sum ikki kosta tað hvítu dreygun
takk fyri høgni hoydal ger so væl
frú forkvinna mær dámar rættiliga vælnaga sjónarmiðini hjá biljustinusen o miðflokkinum í bústaðarmálum tað haldi eg eg havi gjørt leingi og í undanfarnu vælskeiði ladar fram e settur um at vi um at at fáa eina skipan sum tað ber til at fáa fígging til at byggja sær egnan bústað kring landið og har sum utan fyri miðstaðarøki men tað sum mín spurninur til biljustinussen er eri samvegis her við at at vit kunnu fáa eina ein støða har summi ru leiðarar og hini eru eigarar tavil siga a summi bara liggja um gjalda til onnur sum eiga men hvussu forða vit fyri at v at viti fáa tað bústaðarmynstrið har mann sigur at tey sum ikki hava ráð at keypa eginhús tey búgva í einum parti av einum býa ella einari bygd altso at vit fáa tað vit fáa ríkmannsparterur í mun til anlig altso vit ug muntil vanlig verkafólk tað tað ræðist teg so øgiliga nógv altso hvussu tryggja vit tað at at fólk eisini fáa sett føtur udrar eygumborð og búgva saman uttan mun til ymiskleika í inntøkum
takk fyri at biljustinussen ger so væl
ja har eri eg púra samdur við høgna hoydal í eini viðmerki sum hann hevði áni at júst húsáldamansgrunnurin var tað bústaðarpolitiska amboðið sum tey seinastu hálvtrýssu árini hevur verið við til at skapt eins møguleikar fyri føroyingar og tíverri gingu vit burtur frá tí tá ið bankarnir komu við heildarfígging men vit hava bara sæð tað í dag at tað er so nógv sum renna seg ímóti tí at tað systemið riggar ikki væl til øll tað riggar til tey sum passa inn í tað systemið meðan tað er eingin kapping á økinum um fígging hevði húsavnsgrunnurin framhaldandi havt tann møguleikan at kunna veitt annan ella triðja vegrætt sum var tolinkapitalur við lágari rentu kanska við at lívsindur av suðuli frá teg almenna so vóru tað munandi fleiri av tímaløntum og verkafólkum sum høvdu møguleika fyri at kunna seta føtur undir egið borð við sínum egnu pengum og við sínum egnu forleikum tað haldi eg at vit mugu arbeiða meira uppá tí vit síggja tað at hetta systemið sítt hava nú tað riggar ikki til øll fólk
takk fyri siri stenberg gera
gsvæltakk fyri harra formaður ja tað var faktiskt itt sindur tað sama tað var hett her við at tað eru eisini nógv fólk sum hava so trupult við at fáa lán sum ynskja at byggja nógvastaðni kring landið og okur hava snakkað um tað fleiri ferðirog tað tað vísir ikki at tað øgiliga trupult at finna eina loysn á tí eg veit ikki um biljustinussen kann siga eitt sindur um tað ella hvussu mann loysir tað málið tað er tað eina og so er taðhettaher við at vissu leiðubústaðirnar so eisini verða dýrari og fólkini frammanundan hava trupult við at fáa lán tí tey skuldu hava so nógvan eginkapital so verður tað væl uppaftur verri í hvørfall í summum økjum at fáa lán og tað haldi eg eisini er er partur av hasum her málinum so so vist man ikki loysir tað so kann mann koma til at gera íbúðarneðinar kanska størri onkrastaðni so tað mugur vera sjálvandi varin við
kkfyri biljiustynusen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja altso eg haldi tað at nú nú nú eru vit sinnaðir til at brúka fýra hundrað og hálvtrýss milliónir ella at leysgeva fýra hundrað og hálvtrýss milliónir til at aktivera ávísa bygging kring landið uttan at ein króna ferð úr landskassanum altso tað ber saktans til at gera tað uttan at pengar fara úr landskassanum og tí haldi ag vit kunnu gott brúka hetta sum eitt fyridømi upp á at tað ber til at at fara víðari og vera virksom innan fyri tað at veita fígging við at aktivera landskassan við tí styrkini sum landskassin hevur uttan at pengar skulu fara úr landskassanum tað ber til upp á ymiskar mátar og tí haldi at vit eiga at fara meiri inn á ta breytina nú og siga fíggingartilboðini mugu betrast og tað almenna má so ella so luttaka tí vit eru øll tað almenna og vit eiga ølla lyfta hesa uppgávurna saman og tað er ta man sær við r realkredittlánum uttanlands har er tað alt samfelagið sum stendur saman um at fíggja tað sum eitur bústaðir og tað haldi eg vit eiga eisini at kunna gera í føroyum
takk fyri so verður taðn næsta røða hervør pálsdóttir
ger so vælakfyri frú forkvina jav lat meg byrja við at siga at eg haldi tað er gottat hetta uppskotið er komið niðan í løgtingið nú endiliga bústaðarneyðin í føroyum hon er stór og tar eingin ivi um at vit hava eitt stórt arbeiði fyri framman tí er tað gott at virksemið hjá bústøðum kann halda á tað er bæði gott og neyðugt so tað kunu vit øll fegnast um hetta uppskotið hevur sum nógva røðarinar hava veri inið á nøkur góð átøk við sær mentað er hóast alt summi ting sum e eru skeptisk um ella sum eg ikki ordiliga taki undir við eg taki ikki undir við at bústaðir skulu javnsetast í teimum stóru økjunum sum verður sagt havnini klaksvíkni ogá skálafjørðunum bústaðir er eitti bústaðarpolitiskt amboð sum vit hava at tryggja at vit hava almennar bústaðir klokkar borgara bústaðir ið hava ein hóskandi kostnað og eg eru góður tað endamálið haldi eg ikki ordiliga mann røkkur við at áseta reglur um at bústaðir skal hava eitt avkast og stjórin í bústøðini heur eisini verið úti og sagt at visti mann heldur fast í hesum kravinum so kemur tað hava við sær leiðuprísurin á komandi ella búeindinum koma at fara upp harafturat virkar bústaðir og privatr aktørar ikki ordiliga á sama grundarlagi tí vit seta nakrar treytir til bústaðir um at byggja um alt landið og um ikki at bara byggja til ein málbólku so framvegis og tað haldi eg onkursvegna mann gloymir endamálið og hvat tað snýr seg um tí tað snýr seg seg um vinnupolitikk tað snýr seg um bústaðarpolitikk og vælferð bústaðarnegðin í føroyum er ein samansett trupulleiki vit hoyra um fólk og familjur sum ikki hava ráð at keypa sær hús ella at byggja særhús sjálvt um tey hava tvær inntøkur ella hava vanlig arbeiði við vanligum lønum tað er nógv sum búgva í kjallaríbúðum íbúðum sum e soppafongdar lítlar hava vánaliga útlufting og sovíðari tð er ein strukturellur trupulleikir vit hava í samfelagnum tá ið bústaðarmarknaðurin ikki hóskar seg til tær borgaranar sum búgvur hesi somu sum ofta búgva í kjallaríbúðum tey gjalda leiðukostina til útleiðaran sum so at siga ofta liggur á akkurát s sama somi upphædd sum í láni hjá teimum tey búgva hjá og tað sum eg stúrist fyri við tí væntandiloysni upp á ella ja at vit ikki hava loyst bústaðarnegin í føroyum hvørki andstøðu ella samgonga er at vit kunnu fáa ein samfelagstrupulleika sum eg ræðist ein trupulleika har vit kunna hava kanska ein bólk sum hevur ráð at keypa bústaðir upp undir seg og so fáa it ein annan bólk sum kemur at sum ikki hevur ráð til tað og tí kemur at búgva ftir leiði hjá hesum sama bólki sum hevur áð at keypa upp undir seg ota haldi eg skapar ein størri ójavna tí at summi verða bundin að leiga alt sítt lív tí tey ikki megna at leggja pengar til síðus fyri at keypa sítt egna tí at pengarnir hjá teimum fara til leiðigjald harafturat so hevði dimmalætting eisini fyri ein tíð síðan ein sórðan graf yri en blaði tað tað snúr seg um um bústaðir altso bara generellar bústaðir at miðalprísurin miðal húsaprísurin í føroyum í voksin markant seinastu tjúgu árini men meðan lønin er slett ikki fylgd við og tí verður tað øgiliga trupult hjá fólki við einari lágari inntøku serliga at fylgja við og megna tí ikki at seta føtur umdir ey í borð eg sakni eitt sindur at vit genereltu løgtingið snakkað meira yvirskipað eisini um hvat vit vilja við bústaðarpolitikkinum vit hava fólk sum eru heimleys fólk sum ikki før fyri at varvarðveita ein bústað av ymiskum orsøkum og tí sakni eisini onkursvegna t vit royna at finna ætlanir fyri hvussu vit basa heimloysi í føroyum g ikki bara at koma viðfyribils loysnum hvussu vit tryggja okkum at ung fólk hava ráð at seta føtur undir egiðborð hvussu vit tryggja okkum at fólk við einari lágari inntøku hava tað at onkursvegna hava eina ætlan fyri hvat vilja vit við bústaðarpolitikkin í føroyum og vit ikki bara snakka um at byggja fleiri bústaðir men kanska fáa eina eitt sindur størri yvir kki bara mynd vit hava tørv á at fáa bast heimloysi í føroyum bæði tí í tí vanligu merkingini við fólki sum hava sosialar avbjóðingar rúsdrekka misnýtslu og suvíðari men vit hava eisini tørv á at fáa bast heimloysi hjá fólki sum búgva av náði hjá vinfólki ella sum flyta millum sofurð eina ferð um mánan ella flyta millum bústaðir fleiri ferði um árið og tí sakni eisini at vit hava ein aktivari landspolitiskan innsats fyri at basa heimloysið sum hyggur til finnlands til dømis tey fyri nøkrum árum síðani fóre aktivt inn við einum innsatsi sum fekk heimloysi í finnlandi frá umleið tjúgu túsund heimleys til niður á eini tvey hundrað við aktivt tat fær inn at siga øll skuldu hava ein bústað tey gjalda fyri hann men tiy fyrsta treytin fyri at fáa tey í varan ein varandi bústað tað má tryggjar at tey hava rætt til tað og hava møguleika til at fáa ein eg havi onga tíð eftirtakk fyri
fyri ein viðmerking frá siri stenberg ger soæ
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað sum er viktigt eisini í hesum her tað er tað mann hugsar um eisini tey fólkini sum bústaðarpolitikkurin eisini skal hjálpa og hervur posdóttir som tikið tann bólkin fram sum faktiskt ikki hevur verið næstan umrøddur í viðgerðini í dag og tað er fólk sum sum eru heimleys tað er akkurát sum at tey eru ikki ordliga partur av viðgerðini men tey hava sjálvandi stórar avbjóðingar av tí tey ikki hava tak yvir høvdi hvat kundi mann gjørt fyri at fingið hendan her hetta her uppskotið kanska til eisini at fevnt um tey sum eisini fekk tikið hond um tann trupulleikan sum sum tey hava tað gott at a sela gjast fleiri ting men kann mann gera nakað eisini innan fyri hetta uppskotið
hevur posdætti ger so væl
takk fyri ja eg havi verið framtalar fyri at mann ásetir myndugleika ábyrgd av heimloysinum í føroyum bæði í vanligari merking og í víðkaðari merking og tað haldi eg manglar í hesi pakkanum og tí fari eg eisini at leggja eitt slíkt uppskot fram sum eitt ískoti til hendan ella bústaðaruppskotið afturat at hjá tingpápu hjá hvønnum eisini leggur onnur uppskot fram um bústaðarpolitikk tí vit mugu fara frá bara fyribilsloysnum har sum fólk fáa eina song um náttina at sova í til at vit kunnu hjálpa teimum í bústaðar har tey faktiskt fáa ta neyðugu hjálpina og harvið eisini vit hava tað trygga grundarlagið við einum bústaði sum er teirra eisini megna at gera upp við aðrar avbjóðingar og trupulleikar tey hava við sínumum lívi so tíðið ja leggja vit tað fram afturat mann seta myndugleika ábyrgd so at mann fær ein størri innsats á tí økinum takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna er hetta er eitt stórt mál spennandi mál og eitt mál sum eg trúgvi ja sum eg hoyri sjálvandi at øll eru glað fyri og taka undir við og nakað sum sum langt síðani burdi verið komið men sum vit fegnast um nú er komið her til og eg haldi t tað er eisini komið væl fram at at bústaðar tørvur og vinnupolitikkur ikki skal blanda saman at hetta er eitt stórt problem og at hetta er nakað sum sum má síggjast størri enn sum ein vinnvinnupolitiskt mál eftirspurningurin komandi árini sumas biljustinussen nevndi kemur at vera nógv meira enn hvat hetta her kann loysa og har eru sjálvandi fleiri møguleikar frammi hvussu mann kann loysa tað eg havi sjálvur upp eitt eitt øgiliga einfalt og spennandi uppskot haldi eg sjálvur tað er at vit fara inn og geva gera tað lættari at sundur matorokulera stór hús vit hava nógv hús standandi runt í landinum har kanska bara helvtin av húsunum verður brúkt fólk vildu fegin kanska selvt helvtina av húsunum frá fingu tey møguleika til tað í dag er tað stórt sæð ikki gjørligt tað skal ein lítil lógarbroyting til og eg haldi tað er nakað sum eisini hevði verið ein góður máti og skulu vit upp á einannan máta veruliga fara inn og tosa um at fáa prísin niður og fáa stabilari viðurskiftir so haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit fara inn og hyggja eftir at fáa ein størri ein stórur bústaðar pakka og fjølbroyttar bústaðar møguleikar takið eiti eit sindur um bústaðir so eri e eitt sindur nýggjur hesn her men tað undrar meg eitt lítið sindur at húsalandsgrunnurin statvek hevur eina rúgvu av lánum standandi vit hava fleiri góðar og vælriknar peningastovnar í landinum og tá ið tú hevur eitt forholdssýsst lítið øki og eitt forhlvssíðst lítið lán so er tað er tað ómetaliga dýrt at skula hava tað eisini standandi eg eg skilji ikki ordiligani hví mann ikki langt síðani veri úti og og selt hendan partin burtufrá latið ein av hinum peningastovnunum sum giv teimum møguleika til at bjóða seg at yvirtikið tey tey lánini sum húsalansgrunnurin enn umsitur og sum eg havi skilt á lagnum so er hetta nakað sum kemur at vara nógv ár fram vistiman ikki veruliga fer inn og og selur hendan brá jamen so haldi at eg sum eg havi skilt tað so er hettað bara óendaligt so eg haldi að eiga vit at gera ongantíð ov skjótt at vit fáa fáa tað burtur so kann mann diskutera um um barnaheimið ella barnaheimini vil sít siga tað at tey skuldu verið partur av av hesi verkætlanini har má eg sjálvur siga at har eri eg sjálvur itt sindur skeptiskur eg haldi kanska at barnaheimini skuldu havt sína egnu játtan tá ið tað kemur til bygging av tí um mann skuldi lagt eina ætlan fyri størri ætlan fyri hvussu vit ætla at loysa akkurát tann tørvin so tosar eitt sindur um tað vinnuliga tað sum er sjálvandi altíð ein vandi í esum sovorðinum eisini vistu man fera hyggur eitt sindur eftir bústaðir nú hugdi kanna eitt sindur tølini fyri átjan og nítjan og hyggur tú eftir inntøkunum hjá bústaði tilsamans í mun til útreiðslurnar so hevði tað egentiligani loyst seg betri at koyrt alla fyrisitingina til hús og latið øll búð ókeypis fyrisitingin av tað at reka bústaðir kostar tað sama sum inntøkan gevur hvørt árog tá haldi eg tað eiga sjálvandi at nú nevndi eisini hetta hettaher við eftir húhúsaláni ella annað lá inni har men tá eigur onkur klokka at ringja onkustaðnis tú kanst ikki brúka tólv milliónir til a trettan milliónir til at taka trettan milliónir inn altso altsum fornuft sigur at at tað tað kann ikki vera rættin mátin at reka reka reka bústaðir ella reka ein og hvørja forrætning uppá og nú segði at eg eri inki at fáa rætning men eg haldi vit mugu allíkavæl siga tað vit brúka hvussu vit brúka sumt fornuft og eg haldi ikki tað eru ordiligani tað har vit eru beint í dag so eg haldi a e gott hevur nógv gott tí sera gott men her eru eisini nøkur ting sum sum sum vit mugu venda og tað eina tað er at fáa e lánini sum húsalandsgrunnurin ella bústaðir statvek hevur fáa tey burtur inni áin annan banka og próvag hugt eftir men ertað møguleika fyri at bústaðir kann rekast eitt sindur meir forsvarligt enn tað verður gjørt í dag takk fyri
takk fyri brandur sandoy eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður eg eri púra samdur við jaspur langaard í ati hetta her við at vit nú leggja hendan bústaðarpakkan fram her hetta er ikki øll loysnin tað eru aðrar loysnir sum kundu eisini bøtt meiri upp á bústaðarneyðina inninn er í hesum pakkanum millum annað var jaspur langaard inni á hesun her at mann kundi sundumatrikulera hús stór hús í yvirunt ella ella ella leiri fleiri partar í øllum førum tað er so eitt eitt annað sum mann kundi gjørt fyri at leysgivið fleiri bústaðir í føroyum tað varð avloyvt kommununum at tikið nøkur ómagsgjald ella nøkur gjøld fyri tær tænasturnar sum verða veitt húsum runt um kring tað hevði gjørt at tað komu fleiri hús á marketi sum allarhelst vóru bíligari enn tey eru í dag tað var eisini ein møguleiki at gjørt at gjørt tingini uppá men tað blívur eitt lítilsindur foreinsýutt bara hyggja eftir tí somu og rópa bústaðir hvørja einastu ferð mann snakkar um um um bústaðarneyðiðtakk
fyri at jassklæða
gersæja takk fyri hara formaður eg eri púra samdur í brandur samdu akkurát í hasum at vit burdu gjørt hatta nú eigi eg sjálvur eini hús kanska eitt sindur ring av samvitsku afturat áteimum sum um búgvu og eg haldi tað verið super at kommunurnar kundu givið tinkið loyvi til at tikið nakrar krónur fyri tað eg meini eisini tað vildi gjørt eisini gvið teimum størri interessu í at tað var blivið bygt meir hús úti í økinum á smærri økinum vissi mann fekk møguleikar til at taka pengar fyri tað so eg haldi tað hevði verið bara ein bæði vinningur fyri tey sum eiga hús úti á í smærri plássum og øvugt og so hevur miðflokkurin leingi eisini arbeitt um at vit mugu kunna finna aðrar fíggingarmøguleikar og har ber til at fyggja tí tað er eg veit um nógv fólk sum vilja byggja úti á bygd men tey verða vend í hurðini tí tey fáa ikki lán og verða koyrd inn á størri øki og so kunnu tey gott byggja har eigur tað at verða og har veit eg at ter eru nøkur møguleikar hvussu mann kann eisini fáa hjálpt upp á tað takk fyri hara formaður
takk fyri tann næsta røða verður edva jacobsenger so væl
áttu spennandi uppskot sum vit viðgera í dag og tak lítsindur tráðin upp har sum jaspurd langoard var inni á tá ið hann sigur hettar her at tá ið mann tosaði um umsiting av missum økjum og at umsitingin av tað at at arbeiða við tí rundan um bústaðið kostaði líka nógv sum mann fekk inn í leiðin tað haldi eg ljóðar eitt løgið tá mann tosar um at mann ikki skaltað

mann tosar um at tá ið tað ikki e bústaðir at mann skal hetta her við at mann rekur nakað eftir vinnuligum fortreytum mann kann eisini hugsa um bústaðir í hesum føruum akkurát tað sum bleiv sagt her at mann kann eisini hava eina umsiting sum er dýr sum eisini ger tað at kanska leiðarnin ikki akkurát er har sum hon burdi verið tað er so eitt mál í sær sjálvum tí at eg haldi í nøkrum førum so haldi eg ikki at at tað er so sera bíligt fyri tað um um bústaðir sum staði fyri tí eg haldi tað sum vit settu okkum fyri í samgonguskjalinum og tað tað var akkurát hetta her at økja um tá fjóltátta útboðið á bústaðin kring landið og seta ferð á bygging av vardum bústøðum og betra møguleikar at seta búgv uttan fyri miðstaðarøki og javnseta alment privat og og eggja ella fáa meir áhuga hjá privatum at vera við í hesum her verkætlanin tí tað eur víst seg sumsum er at at tað er rættiliga nógv sum bíða eftir bústaði og tað er ikki nokk at bara bústaðið stendur fyri tað at byggja og tað at visti tað koma nógvur bústaðir so eri eg vís í at tað er við til at gera tað at prísurin verður hildin niðri ikki kann fara so høgt tí annars er tað kanska trupult at fáa fólk at leiga tað verður nokk so nógv sagt um hetta her við hasar tvey hundrað millióninar sum fara til seralmenn mál sum eg haldi eru ordiliga illa sum eg tað dámar mær ordiliga væl tí at tað er øgiliga nógv mangul eisini upp á bústaðir til ung við við kanska við menningatar við einum serligum tørvi sumi sum standa ein langum bíðilista eisini at sleppa í eina varda íbúð so tað haldi er er ómindiliga gott at mann hevur tað sum ar part av tí summi vilja svera við at tað skal ikki út av kontu hjá almannaverkinum um mann leggur tútum men eg eg haldi sjálv at bústaðir v eisini varð sett í í verðina til at hugsa um um eldri um tey sum kanska hava ein serligan tørv og byggja til ta endamálið heldur enn til tey sum kanska upp á ymiskan hátt klára sjálv snakkað eitt sindur um um hetta her

kolegu ella vei tá ið fólk ganga í skúla og tað kann eisini vr gott í sær sjálvum men eg haldi at bústaðir fyrst og fremst skal konsentrera seg um at veita íbúðir til tey sum veruliga hava brúk fyri at fáa eina íbúð rósa samuelsen var eitt sindur inni á tí eisini at tað er altso tað er ein bólkur sum veruliga stendur á einum bíilista sumi ikki tann vanligi bílistin tí e haldi rættiliga nógv sum standa tí bíilistan eru fólk sum hava aðrar íbúðir sum tey búgva í tey bara kanska hugsa nøkur ár fram og hugsa tað at tey seinnu í lívinum skulu hava aðrar møguleikar ella byggja búgva øðrvísin at tað var eina kott í bíðilisti hjá teimum sum virkuliga her og nú hava brúk fyri at fáa eina íbúð tað vóni eg ati tað kann eisini ha hugt eftir í trivnaðarnevndini eitt sum eg hugsaði um ati spyrja landstýriskvinna um tað er í samband við at kommunuri og sjálvandi partur av ommununi eisini men tað stendur í kommunulógini at mann skal bjóða allar all øll økir út men tað er nokk ein kunngerð sum sigur at nøkur øki pjøðast mæ ikki at bjóða út ja kemurbústaðir undir tað og har hugsaðu nú havi eg snakkað nógv um at at javnseta alment privat og har vísi tað seg at privat hava stórar avbjóðingar við kommununi kommunalu eftirlitið og og hava ikki summi møguleikar sjálvt um mann fer inn og ger eitt arbeið saman við kommununum og tað haldi eg ein virkuliga stór avbjóðing eg kenni at vit eru sjálvigen knútapunkt har vit bíða í í mánaðir akkurát eftir hesum her tíðin hon fer nú men eg haldi tað er nakað sum mann átti at hugt uppá javnstilla eisini á tí økinum har sum mann ger til serendamál og kommunan er partur av tí at mann ikki skal sum mann sigur renna seg ímóti akkurát tí at fáa øki til vega sum kommunan sjálvigur
geme takk fyri so er tað ein viðmerking frá eyðgunn samuelsen ger so væl
takk fyrirkvinna ja eri samd við edru jacobsen í tí at bústaðir skulu byggja til varda bústaðir til ung sum hava hava avbjóðingar og tað er ein langur býðilisti men tað akkurát tann uppgávan tað er ein uppgáva sum t bústaðir hava og sum teir hava bygt alla samlu tíðina teir hava bygt varda bústaðir bæði í runavík og klaksvík og í havnini og tað er nakað sum bústaðir duga væl men tað sum hetta leggur upp til tað er at mann tekur serstovnar sum barnaheim og so víðari sum bústaðir ikki hava vitan byggitekniskal vita ella vitan til at byggja at tað skal mann leggja afturat og tað har eg haldi at at tað ikki er rætt at áleggja landspolitiskari nýggjar uppgávur til bústaðir hitt røkja tær og røkja tær væl og eg sakni í hesum pakkanum at tað er nakað um akkurát tann partin

harra formaður ja eg helt tað tað sum stendur í lógaropskot man nevnir nakrar møguleikar og har kundi mann kanska eftir barnað heim ella barnabústovnar og bústaðir sum mann er sagt sum mann kanska kann hava ein tríggjar runt um landinum staðin fvr hava eitt stórt barnheim í havn soleiðis tey eisini føla nærleika tey børnini sum sum eru í teimum umstøðunum og eg haldi sjálv at at bara tað at hetta er við til at geva eykamøguleikar til at veita eisini eina tænastu á tí økinum og veita bústaðir til ymisk endamál og tað haldi er fantastiskt og tað tað gleðir seg um og tað hevði megnað millin eisini í sínari viðmerking men so er tað verður sagt hetta her við hesum eri tjúgu prosentunum sumi tað skal koma kostað eyka tað verður ikki stjórin í bústaðir sum beslemmar hvør ið skal um tað skal leggjast tjúgu prosent omaná hatta er haldi er eitt sindur úr leysum lofti tí tað verður heilt sikkurt á aðrir myndugleikar sum koma inn yvir tað takk fyri

ja takk fyri har formaður nú kom edva jacobsen inn á hetta her við at hon helt at at bústaðið skal byggja til fólk við sum eru í einari serligari støðu fólk sum eru kanska illa fyri og fólk sum ikki hava so nógvar pengar til dagligt og tað er akkurát har ið eg eri eg eri púra samdur við edva jacobsen í tí eg haldi at ein partur av kritikkinum av bústøðum hevur verið tað at vit altso landið skal liggja inn at hjálpa fólki sum hevur sín fulla førleika sum hevur nógvar pengar um hendur tey eiga at kunna klára seg sjálvur tað er ikki slík fólk vit skulu inn at byggja til tað eru fólk sum ikki klára seg í dag tað eru fólk sum hava brúk fyri at fáa eitt rúmliga bíligt leiðimál og tað eru tey fólkini vit skulu inn at hjálpa tá ið vit fara at tá ið vit byggja tá ið vit lata bústaðið byggja bústaðið runt um landið eg eri púra samdur við við edvur jacoysen har
so er tað edva jacobsen
takk fyri hara formaður tí e haldað er eisini er gott at mann kann gera eisini sum vit leggja upp til at mann hevur almenn mann hevur privat inn yvir sum á bara fjøltáttar hesar møguleikarnar tí tað sum tað eisini er viktigt at siga í hesunm her tað er tað at nøkur sum leiða eisini tá ið tað er tilkomin tað er eitt væl tey hava gjørt tað er ikki tí at tey eru pressað í nakraistratión og tey ikki hava møguleikar fyri at hava síni hús og sovorðið tað hava valt at nú er eg komið so ma siga blívin áðrenn er blivin tað og eg vil gjarna bara hava tað er eisini ein fríoynn eg vil gjarna leiða eg vil gjarna sleppa undan við líkahaldi og kanska børnini hjá mær búgva aðrastaðni og sovorð tað eru ymisk øgiliga ymisk alternativ til hví fólk fer í bústaðir tí eg haldi at tað er fantastiskt mál sum
elsbett mersedis gunlegsdóttur kom við vegna samgonguna og tað vil eg takka fyri ot vit hava arbeitt í felag við hesum her og tað skal nokk koma eitt gott t úrslit út aftur úr nevndini takk fyri harra formaður ja takk so fær annika olsen orðið gersuvæl
ja í dag viðgera okur faktiskt eitt stór mál eitt stór politiskt mál har ið út við ein hálv milliard skal veitast til at byggja bústaðir bæði til fólk við serligum avbjóðingum men eisini til okkum vanligu fólkini í føroyum kring alt landið og lat meg siga tað beinanvegin at her eru ómetaliga nógv góð ting í hesum uppskotinum sum teika absolutt tan tann rætta vegin millum annað hetta her við ati byggja lutaíbúður ella skipað luta íbúðarfeløg okur hava havt eina lutaíbúðarlóg síðani tvey túsund og tíggju men egentliga hevur hon ikki virkað til fulnar enn men okur síggja nakrar spírar nú millum annað í vági og her eru eisini nakrar her í í havnini sum sum gjarna vilja fáa eina ein eitt lut og íbúðarfelag tí at tað hóskar til tann føroyska mentalitetin at mann eigur ein lítlan lut í hesai íbúðini her í staðin fyri at tað bara er rein leiða tað haldi eg hóskar øgiliga væl til tann føroyska mentalitetin og tað dámar mær óalmindiliga væl eisini dámar meg væl hetta her við at bústaðir kunna fara inn og og gera samstørv við privat og fáa privatar íleggjarar eina konsrerktión sum minnir um eina partneshep altso privat og og alment samstarv eg kundi hugsað mær at mann mann víðkaði tað lítið sindur meira tí jú fleiri aktørar ið eru við í einum sovornum samstarvi jú betri er tað eg havi sjálv verið forsprákari fyri at bæði kommunur land bústaðir og pensjónsfeløg farið inn í eina konstruktión til at byggja íbúrð tí at jú fleiri ið eru til at lyfta byrðina jú nemmari er tað gharvið er eisini vágin tað minni og kanska eisini avkasti tað størri í í síðsta enda bústaðir hevur eina serliga ekspertis við tað at tey kenna leiðumarknaðin tey kenna tørvum og tey hava eisini ekspertisuna í mun til viðlíkahald og sovíðari so har eru ótrúliga nógv spennandi ting sum mann kanska kundi víðka eisini í hesum uppskotinum eg vil eisini siga t tað eg missi heldur ikki svøvunim av at mann sigur at tvey hundrað milliónir verða markaðar til fólk við serligum avbjóðingum tí at eg veit at landstýriskvinnan hevur eisini á sjálvari fíggjarlógini í íløgukarminum játta bæði pengar til heimi á mýrini til reynstún og til heimi fyri børn og ung við autismu út í kvíggjartúni at tað er longu í í fíggjarætlanini og í íløguætlanini so tað ikki tí at mann roynir at skúgva ábyrgdirnar av fíggjarætlanini yvir á á bústaðir og bústaðir bleiv sum onkur eisini hevur nevnt nettupp stovna við tí aðalmáli att hjálpa fólkum við í trongum korðum og í truplum umstøðum millum annað so sigur mann tað at fimta hvør íbúð skal jú nettupp vera til fólk við serligum avbjóðingum so tað liggur longu í andanum í í sjálvari lógini so tað haldi eg er er er útmerkan men sjálvandi tað er altíð onkur ting sum mann fílist á og tað havi eg eisini sjálv givið til kennar at tað tað betjymrar meg eit lítil sindur at mann ger mun á miðstaðarøkinum og á restina av landinum at mann sigur at hesar hundrað og fimmogtjúgu miliónirnar sum sum skula byggja íbúð í miðstaðarøkinum at tað hevur eitt eittein øðrvísi avkast profil og tað mugu okur so kanna nærri hvat hvat tað merkir nú hevur so stjórin í bústøðun verið úti og sagt tað at tað merkir kanska ein durkan upp á einni eini tjúgu prosent tað má hann altso greiða nærri frá hvat hvat liggur í tí í sjálvari nevndini men til hetta her hugtakið hvat er miðstaður altso tak okur havnina so er miðstaður jú so ræðuliga nógv havnin hevur jú nógvar smáar bygdir okur hava jú hvítanes okur hava kaldbak okur hava kollafjørður okur hava kirkjubø okur hava velbastað okur hava nólsoy okur hava heyst og eg veit at í teimum støðum vil mann eisini gjarna hava íbúr so tí er tað øgiligani umráðandi at mann ikki fer inn og leggur eitt hægri avkast krav á íbúðarbyggingar í hesum støðum havnin stendur í stórum vøkstri seksoghálvtrýss prosent av tí stóra fólkavøkstrinum sum hevur verið ta seinastu tíðina er nóttug fallin í havnina havnin er váksin við seytjan hundrað íbúgvum síðan í tvey túsund og sekstan tað svarar til eina góða stóra miðal bygd um árið so her er stórur tørvur á bústøðum okur gjørdu eina kanning sum tað eisinihr verið víst til fyrr í dag nú fer tíðina at ganga undan so kanska fái eg høvi ella at koma inn á tað seinni men har vísur tað seg at tað er størsti tørvur á leiðuíbúðini millum tað yngra ættarliði og so tað eldra stóra takk fyri

takk fyri hara formaður ja tá ið mann lesur uppskotið so sær mann eisini tað at tað eru komnar viðmerkingar eisini frá tórshavna kommunu faktisk um at taka uppskotið aftur nettupp tí at mann er stúrin um tað at tað kann blíva dýrari at leiða í miðstaðarøkinum roknar anikuolsen við at tað ber til at fáa gjørt broyting í nevndini um tað nú eru gáðar trivnaðarnevndini visum mnn roynar at fáa eina semju um at mann fær gjørt nakað við akkurá handan partin soleiðis at mann ikki kemur til at gera tað dýrari at búgva í miðsteaðarøkinum tað trúgvi eg ikki at oku kunna forsvara yvirhøvur har sum bústaðarneyðin er størst
anarkosan
fyri ja eg standi við tað at eg eri øgiligani bekjymur um at mann ger mun á miðstaðarøkinum og og restina av landinum tað plaga okur ikki at gera í í í lóggávu og tað tað dámar mær heldur ikki í í í hesum uppskotunum sum sum liggur her peint som egver kosta at fáa greiðu á hvat ið hetta merkir og eg gangi út frá at okur fáa eina rúgvu av innkallingum í trivnaðarnevndina og at stjórin í bústøvinu eisini kemur inn at greiða frá tí sum mann hevur sagt í miðlunum har hann metir at tað kemur at dýrka íbúðrnar í eitt nú í høvuðsstaðnum her við tjúgu prosentum og tað kunnu okur sletkiki forsvara tí her er dýrt at búgva frammanundan her er trupult at fáa føtur undir egið borð so tað tað vilja øgiliga øgiliga gjarna fáa greiðið á í í trivnaðarnevndini hvat akkurát liggur í í tí annarso veit eg tað ati sjálvt um tað verður víst á at fólk vilja hava egið sethús og og sovíðari ati í teimum kanningum sum okur hava tað tá vilja eisini nógv eldri hava ein leiðubústað so tað er viktit at okur ikki leggja fleiri byrðar
bara tey heldur so er tað hægni at hoyta
formaður ja nú vóni at anika olsen fer at stríðast fyri hesum sjálvamiðunum sum hon her fóru fram í viðgerði av hesum málinum tí eg far at spyrja annikaosen um hon er samd við mær í tí athetta málið snýr iskií veruleikan um at bústaðir fara heimild at læna pening til at útinas sítt virksemi sum tey hava gjørt tað kundi verið avgreitt fyri hálvum øðrum árum síðani men so hev mann roynt at gjørt eina skipan sum tykist at vera so at man sia mann skal javnstilla almend og privat hvat merkir so tað so skal húsasunnirnin krevja meira avkast fyri at man siga spegilantan fáa meira pengar men snýr tað seggium at javnstetla borgararnar er tiikki tað sum er endamál vi bústaðyarfólkinum er tað javnstilla nakrar størri fyritøkur við húsalalrndini ella snýr tað seg um at javnstilla borgararnar í landinum tað má vera sjónarmið
fannika olsen
takk fyri harra formaður jú eg eri samd við høgtum heitalum í tí at tað er alneyðugt at í hesum lítla samfelagnum at okur behandla allir borgarar eins og at tað er lóggávur og tað er treytur sum okur leggja fyri dagin her í løgtinginum eru eins fyri allar okkara borgarar og tað tað haldi eg at tað sjónarmið mugu haldast í og so tí krevur tað at okur fáa eina gjøørda forkláring uppá tað liggur í hesum her at tað skal vera eitt hægri avkast krav fyri íbúðirnar í miðstaðarøkinum tað er ógvuliga umráðandi at tað verður ventið øgiligani væl og viljan í trivnaðarnevndini annars kann eg leggja tað afturat at okkara bústaðarmyndstur er øgiligani kansndaða ódifferentiara okur hava gjørt eina kanning her í havnini har tað er eitt prosent av tí samlaða bústaðarmynstunum sum er leiðibústaður og okur vita at tað er fimmogtjúgu prosent av íkanning sum okur hava gjørt sum gjarna vilja hava ein leiðibústaður so tað er alneyðugt at okur koma í gongd við við at fáa fleiri bústaðarmøguleikar kring alt landið takk fyri
ja takk síðani er tað heðin zachariasen sum fær orðið ger so væl
takk fyri hara formaður til viðgerðar eru sum tað eisini verður diskutera allan dag tað er bústaðarpakkin og í hesum førinum er tað at heimila bústaðun at taka eitt upptaka eitt lán upp á fra hundrað oghálvtrýss milliónir sum so eisini verður víst í uppskotinum hvussu tað verður brúkt runt um í føroyum og eg eri eisini samdur í tí at tað er kanska nokk so ringt at definera hetta her við altso hvat altso hvussu skalt tú viðgera ein ein ein bústaðarpakka við ati býta landið kanska upp í tvey hvar tú tú tosar um í hesum førunum hevur mann tosað um økið í havnina og í í runavík og í klaksvík og tað sum so er uttanfyri tann partin tað er ikki ein ein tað skal koyra eftir nøkrum øðrum premissum men burtur frá tí so haldi eg tað at tað er gott á vit hava fingið handa her bústaðarpakkan tí at ateg meti hann er neyðugur at at at fáa og men eg ivist ongra løtu í at tað kemur mann nokk at finna fram til í nevndini soleiðisnar at tá tað so kemur út aftur at tað vendir rætt tí at tð val eingi ivi um at at tú skalt fyrst og fremst byggja bústaðin har sum tað er neyðugt at byggja og har tað er brúk fyri

øeg haldi eisini ati sum sagt at meginpartin av tí innihaldinum sum er í er er gott men úvarð landsstýriskvinnan eisini inni á hesum her og segði at at í hesum førinum dragar tað seg ikki um at byggja eit barna heim og og visi mann ynskir at gera tað so er tað líkasum ikki ein partur av hesum men tað er meira bústaðir ella umstøður til at børn kunna fáa meira normalar umstøður vistimann sita soleiðisnar út frá tí heimliga sum sumvit kenna í dag eitt annað sum er í uppskotunum sum eg haldi er eisini øgiliga gott tað r het her at bústaðir fáa møguleikar til at gera tað til partafelag soleiðisnar at at tú fært dragað aðrar partar inn og upp á tann mátan fært ein ein ein størri virkna og eina størri ein størri didnamikk í uppskotið og hetta her við at byggja bústaðir tá ið mann tosar um hetta her við vinnupolitikki og bústaðarpolitikki so er tað væl leingin ivi um at vissu vit hyggja eftir um vit hava eisini hoyrt hetta her hvar ið ið í tryggingarnar tosa um at seta pengar plaserað pengar tær plasera pengar har soleiðisnar at tær fáa eitt avkast upp á einannan máta so er tað eitt sindur tær relatera sjálvandi til tað vinnuliga í tí og tí haldi eg tað er eisini nokk so viktigt og tey síggi eg feløg tey feløgini síggi eg faktiskt aftur í hesum her møguleikarn hvar ið tú kanska fer inn og gera eitt eitt partafelag soleiðisnar at tú kanst draga aðrar partar inn upp á tann mátan eisini fáa ein nógv størri dinamikk í í hetta her eg meti eisini at tað er rætt at vit fáa styrt um um bústaðir øvissu vit hugsa um ttær ungu fólkini tær ungu familjurnar sum flyta aftur til føroyar sum hava tikið eina útbúgving í nógv ár tað sjálvandi hava ikki nakað av pengum til at at leggja á borðið í sambandi við at keypa bústaðir ella keypa ein bústað og tí haldi eg at hetta er øgiliga umráðandi og gott visu vit fara eftir fólki í tí eldra endanum so er tað sjálvandi soleiðisnar at visti tú ynskir at selja tíni sethús og fáa skaffa tær eina íbúð so vilt tú sjálvandi leiga frá einum felag sum kann tryggja at tú sleppur at búgva í hesum bústaðnum so leingi sum tú ynskir tað sjálvur heldur enn tað at tað kanska er frá einum privatum vist tað er ein í ein kjallari ella eitthvørt so kanst tú riskera verða uppsagdur og so stendur úti á sum mann sigar úti at bera jólum við ongum og tí haldi eg thetta her er er gott samfelagið er nógv broytt tí eiga vit atat tora at gera broytingar og vit síggja eisini tað at tey ungu fólkini í dag sum koma aftaná lokna útbúgving tey hava sjálvandi ongar pengar fara vit eini eini fjøruti hálvtrýss ár aftur í tíðina so var tað soleiðisnar at tú var blaðungur atdur byrjaði at arbeiða og tað var faktiskt ett tað fyrsta tú brúkti pengar til tað verða skaffað tær tíni egnu sethús tann tíðin fer nógv er broytt og tí haldi eg tað at atað er gott at at landsstýriskvinnan og samgongan er komu við hesum her men sjálvandi er tað nakrar justeringar sum sum mann kann gera í hesum her soleiðisnar at at tað er vit fáa tað besta burtur úr tí men tað er eingin ivi um at hetta her er nakað sum eg haldi er tiltrongt og eg taki undir við tí og eg haldi eisini at hetta her kemur at vera við til at at byggja byggja landið upp ikki bara í har sum fjøldin eru men eisini runt um í føroyum og tí fari skal eg siga at eg taki fult undir við hesum her og eg haldi hetta er eitt gott og grundi uppskot takk fyri harra
ja takk fyri síðani fær eykun samuelsen norðiggi
gersvæltakk fyri harra formaður ja øh nú hava vit langt um leingi fingið hendan her bústaðarpakkan á tingborð ø og her eru sjálvandi nøkur góð ting í pakkanum treyðugt so øh eg haldi tað er sera gleðiligt at henda lániheimildin til bústaðir endiliga kemur men hon kundi havt verið avgreidd kalt mann siga fyri tveimum árum síðani tá lá hon eisini í tinginum og tað skul ikki læsta nøkrum fyri sum er her slett ikki men tann lániheimildin sum vit nú skuldu samtykkja sjálvt um tað stendur fýra hundrað og hálvtrýss milliónir so er tað reelt tvey hundrað og hálvtrýss milliónir til at draga seg um har helvtin hundrað og fimmogtjúgu milliónir kann mann siga at fara til at byggja kring leiðubústaðið kring landið har tað ikki er grundarlag fyri kapping og hin helvtin hinar hundrað og fimmogtjúgu milliónar fara har tað er grundarlag fyri kapping har mann nevnir tórshavn skálafjørðin og klaksvík restin er tvey hundrað milliónir sum mann so ella so kanska hevur flutt av fíggjarlógini sum mann sigur skal byggjast til serligar málbólkar vist mann lesur tað sum stendur so stendur at tvey hundrað milliónir skulu fíggja bústaðarverkætlanar til serliga málbólkar og har stendur sambýlur barnaverndarstovnar og so búfelagsskapur og lestrarbústaðir so tað er líkasum ikki tað sum eitur vanliga leiður bústaðir øh men tað sum eg hefti meg við her tí at nú høvdu vit ein bústaðarpakka fyri tveimum árum síðani tað eru sovorðnir ting sum standa her lyklaorðini taðer sovorðið sum kapping og avkast og og har eg hevði har mann nú eisini sigur at bústaðir tað er eitt av høvuðsamboðunum til bústaðarpolitikkin nú er bústaður ikki einsamalt tað sum førí tan almenna bústaðarpolitikkin tað vil siga har onkur annar aktørur uppií og tað er so tað tað sum eg ræðist við hesum her tað er at mann ger mun á borgarunum í landinum hvar mann at við leiðuprísum tá ið mann hevur bygt mann snakkar um avkastkrav og sovíðari sum øll hini hava verið inni á eisini at tað verður ymiskt tað vevur kanska dýrari at búgva á skálafjørðinum ei leiðubústaði ella í í norðoyggjum ella í tórshavn og samstundis tosar mann um fólk sum hava vanliga arbeiða lønir hvør skal tryggja at fólk er eini vanligari vanligari løn hava ráð til at fáa tak yvir høvdið og fáa eitt heim hetta er ikki bústaðarpolitikkur ítrationellan forsavndu hvørfal bústaðarpolitikkurin er at mann setir sær nøkur mál at allur borgarar í landinum skulu hava ráð til at fáa takð yvir høvdið um møguleika til tað so ella so hin parturin tað er so hetta her við hesum tvey hundrað milliónum sum e havi hug at siga eitt sindur um bústaðir siga at teir eru ikki við upp á at átaka sær eina eina uppgávu sum har servitan longu finst vissi teir skulu byggja bústovnar sambýlir barnaheim og so víðari tí tann servitan hon finst jú hjá landsverk og har eri eg eisini bangin fyri at tað er ein rakstur sum sum skal fíggjast yvir nógv ár vissi bústaðir skulu byggja tað hvussu mann skal fíggja tann raksturin meðan perspektivi í hesum her sum veruliga er av perspektiv tað er visti mann segði hesar tvey hundrað milliónirnar fóru til til búfelagsskapið bústaðir duga væl at byggja búfelagsskapir til til fólk við serligum tørvi sum klára seg við næstan lítlari og ongari hjálp tað hava bygt fleiri og tað er eisini eini ein tørvsmeting gjørd av almannaverkinum sum vísir at tað er stórur tørvur á búfelagsskapinum tey næstu tíggju árini tí atallur vælferðarpolitikkurin gongur jú út upp á at menna borgaran so hann klárar seg við so lítlari hjálp sum møguligt og og og hevur mann búfelagsskapir í staðin fyri at mann kanska av mangul upp á búfelagsskapið kemur at hava fólk í framtíðini búgvandi inni á sambýlum har mann sum eru nógv dýrari tí tú hevur rakstur alt døgnið og sovíðari har tey egentiliga kundu klárað seg sjálvi eg veit at almannaverkið hevur gjørt eina lýsing tey næstu tíggju árini av tørvinum á búfelagsskapinum vit høvdu tríggjar í okkara pakka við hesum her íbúðunum har tey eru ung og tð a bíðilistin eisini hjá almannaverkinum veit eg har eru nógv tey flestu sum ynskja at búgva ein búfelagsskapi tí haldi eg at mann skal halda fast við at bústaðir skulu gera tað sum teir duga best og tað er at byggja leiðubústaðir og byggja búfelagsskapur eitt annað sum eg haldi er øgiliga gott sum er í her so mær dámar væl tað er tað mann styrkir ráðgevingina hjá bústøðum tí teir hava ráðgevið frammanundan og at teir kunnu ráðgeva meir ví alternativar bústaðarbygging og mær dámar eisini væl hetta her við lutaíbúðum tíðin gongur so ánæstan tosa í stikkorðum so her eru nøkur góð ting men eg haldi tað sosiala partin tær tvey hundrað milliónirnar skal mann halda seg til lestrarbústaðir búfelagsskapur ting við perspektivi í sum ikki fara at økja um raksturin hjá landinum men fara at bøta um ann og fara at gera lívskvalitetin hjá borgarunum við serligum avbjóðingum nógv størri takk fyri harra formaður
ja takk kristina háfoss eina viðmerking
ja takk fyri góð røða hjá eykun samonsen varð samd í øllum sum hon før fram tíðin gangur skjótt so e hugsaði atkkigr hat møguleikar fyri kanska hugleigið eitt sindur um hetta við at hetta avkastukravið sum mann nú setir til bústaðir tá ið tað kemur til tær íbúðareindir sum tey skulu byggja ávíst støð í føroyum og so nøkur onnur krøv har sum vit byggja aðrastaðni tað vil siga at mann verður noyddur til at hækka leiðukostnaðin hjá fólki sum leiðar frá bústøðum eitt nú inni á skálafjørðinum klaksvík í havn og aðrastaðni meðan mann ikki kal hækkar hann aðrastaðni hvat ímyndareygunsamulsen sær til at hetta kann føra til millum annað tað hav tað verður trupult kanska hjá fólki við lagum inntøkum at húsahistøðin
kunnu sáma eitt sanginsval
ja tað er akkurát hatta har sum eg eri bangin fyri at mann kemur út í at at tað verður ymisk fortreytirnar hjá okkum hjá vanligum borgarum arbeiðsfólkistøkum og sovíðari at búgva ymsastaðni í landinum vera ymiskar tí at tað verður dýrari at búgva í teimum økjunum har mann sigur at tað er grundarlag fyri kapping og eg kundi eisini gott hugsað mær at vita hvussu definerar mann tað at akkurát í runavík ella á skálafjórðinum í klaksvík har er grundarlag fyri kapping tí skal tað ver eitt sindur dýrari at búgva har meðan tað er tað ikki onkra aðrastaðni í landinum hvør er tað fyri myndugleiki hvussu definerar mann tað oaltso borgararnir verða ikki javnstillaðar vist tað almenna ikki kann tryggja at eein íbúð altso á sami prísur fyri nøkulunda tað somu almennu leiðuíbúðina er galdandi runt um alt alt landið so kann mann vera bangin fyri at atávísir samfelagsbólkar hava bara ráð at búgva á ávís støð og tað er ikki tað mann ynskir mann ynskir ein fjølbroyttan bústaðarmarknaðu har øll ung og eldri og støk og miðallønt og og vanliga arbeiðafólk kunnu búgva á símu síðu tað er hvussu hav verið bústaðarpolitikkurin higartil
ja so er tað edva jacobsen gera
takk fyri formaður tað sum er í hesum bústaðarpakkanum tað er at mann hevur tvey hundrað milliónir millum annað til at geva enn fleiri møguleikar tað sum eg kann fegnast sum nú tað er tað at bæði í í bústaðariski og innan fri annað vert vit vita eisini sett tað fer skjótt tað um ikki langa tíð at verða sett bakin í í ein bústovun vit byggja eisini landsstýriskvinnan sett ferð á tað arbeiðið og tað havi eg saknað faktiskt í øll tey síðstu fýra árini tey síðsta samgongu fat at tað bleiv í verkið bleiv farið í gongd við nakran bústað so nú verður tað bústavnar bygdir bæði í alvaverkinum og so ger mann eisini hendan her fjøldu hatta møguleikan sum mann kann seta enn meira ferð á til tey sum hava serliga tørvun upp á ymiskan máttar kanska brúk fyri at at tað verður hugt at lýsindi øðrvísini upp á tingini so so hett her er absolutt ein vinvinstøða takk fyri hara form
omst hovanshaimb
takk fyri harra formaður ja eg haldi at ettað er nokk so áhugavert hetta her við at nú hevur mann sett sær fyri at seta ferð á á bygging av bústovunum tey sum vita eitt lítið sindur í politikkisum hava verið í politikki í nøkur ár tey vita at visti mann bara ferð átta ár aftur í tíðina sambandsflokkurin sat í fýra ár í almannamálum og fyrireikaðu bústovurnar sum so blivur bygdir næsta skeiði av fólkaflokkinum og so hava vit sitið og vistu vit ikki høvdu fyrireikað nakrar bústovurnar sum vóru klárur á spakin at seta í nú fyrsta dagin so var einki at gera so var eingin bústovnur klárur í dag og tað eg bara so mann kann vera politiskt líkasum brúka retorikk og siga at tit hava einki gjørt og vit hava gjørt eina rúgvu men mann visti mann heldur seg til fakta so tekur tað tíð at fyrireika og eg kann í hvussu er garantera fyri at tað hevi ikki verið ikki hevði borið til at sett spakan í í nú í ár og tey komandi árini í nakrar bústovnar visti ikki onkur hevði gjørt tað fyrireikandi arbeiði og sjálvandi hevði eg absolutt ynskt at tað var nógv skjótari men visti mann bara hyggur eftir søguni so hevur tað verið soleiðitil allar tíðir tá man harð bygt bústovurnar tað hevur tikið tað eina bestentav tíð at fyrireika og vit byggja herðarnir á hvørjum øðrum eg var í ferð g var við til at opna ein tríggjar bústavurnar sum undanfarna samgonga hevði sett bakan í og soleiðis nar er tað bara men hitt eg nógv meira politiskt stuttligari at sigatakk fyri
ja takk fyri næsti ráðari kristian andreasen
jrætakkfyrahara formaður eg skal siga tað at eg má geva okkara lanstýriskvinna í almannamálinum stórt rós fyri hennara ágrýtuni hon hevur verið ógvuliga ágrýtin og hevur tikið fatt har sum hon skal taka fatt hon er komin í ígjøgnum við eina nýggjari sosial lóggávuu upp á viðkoyrdtíð og nú er honn so komin við einum bústaðarpakka sumeisini er eitt gott tiltak á tí sosiala økinum og hon hevur sett í gongd á stovnsbyggingar her í havnini við búplássum á kvíggjartúni og mýrini og í veyrargarð og sovíðari ug reynstún og so víðari so tað er sanniliga gongd í málinum vil eg siga og tað er í gongd í at taka fatt í tað sum manglar at at hava verða tikið fatt í í nógv ár so alt rós til landstýriskvinnuna í almannamálinum tað má eg siga tá tað kemur til bústaðir her so má eg siga tað at tað er eitt sindur meira komplinserað við bústaðin tað er soleiðisnr at vit hava jú tað er jú tann privati marknaðurin sum byggir bústaðir tilavinna mála vit hava seta føðir t seta føtur undir egið mborð og ta er ein ein privatur sum byggir til okkum og og tað er tann tørsta íløgan sum vit gera her í lívinum og og tað koyrir sum tað skal og vit hava í dag ein stóran bústaðartørv og mann sær hvussu húsaprísin í havn teir teirir fara uppeftir og hvusu nógvar íbúðir verða bygdar og sovíðari tað er nakað sum tað privata klárar at loysa sjálvt sum so men tað eru jú nøkur fólk í samfelagnum sum ikki sjálvi megna at skaffa sær ein bústað og sum hava ein serligan tørv fyri neyðini og sum vit eisini mugu hjálpa og tí er tað eg vil siga at ein bústaðarpakki hvar bústaður kemur inn er sjálvfylgiligt tann kategorivin at vit skulu hjálpa teimum fólkum sum ikki sjálvur klára skaffa sær ein ein e sítt egna bústað upp á anvanligar privatar kappingartreytir og í hesum uppskotinum her hevur mann so sett tvey hundrað miliónir krónur av til fólk kman siga við serligum tørvi lestrarbústaðir bústaðir fyri børn og kanska bústaðir fyri heilagskadd og suvíðar sívíðari hetta er alt menniskjur sum skulu rinda ein húsaleiðir óðansæð hvar ey búgva og tíer tað eisini ein ein ein uppgáva hjá bústaðum at byggja hesum fólkum á bústað so tey kunna betala tað leiðir sum tey nú nafs vegna við ta stuðulsskipanina sum tærnaðu at fáa sum inntøkur so tað gevur meining tað er ikki nakað við at koyra nakað uta m fíggjarlógina g suvíðari og so er tað mann hevur sett til samans tvey undraog áltrýss mlliónir krónur av til bústaðarbygging og her hevur mann tíverri gjørt eitt stórt mistak mann er farin at defensera landið upp í tvey økir har sum da er kapping oghar sun ikki er kapping tað haldi eg ikki er rætt tí eg trúgvi at tað er komi í tí man er bangin fyri at mann skal siga seg so at bústaðir skal ikki kaffast við tað privata men altso teir kundarnir sum bústaðir hevur eru ikki teir somu kundarnir sum tær privatu hava hetta eru teir kundarnir sum ikki sjálvir klára at kaffaseina bústað og har sum harsum tørvurin er størstir tað er ímiðstaðar økinum hesi fólkini klára ikki atbetala leiðurup á marknaðartreytir sum útganspunkt og tí er ta at siga at tað er tíverri er tað kanska at trýst frá frá ymiskum síðum av at mann erfarin at blanda vinnupolitikk og og við vanligum bústaðarpolitikk og sosialm politikk og suvíðar sívíðari og tað sum kanska e manglað líka frábyrjan av tað er at mann definerar hvat er endilig in í endamáliðvið bústaðum bústaðið er ikki sett verðina fyri at kappast við tað privata tað privata skal nokk klára seg og teir bústaðirnir sum sum sum bústaðir byggir skal sjávand hava verða bygdir á privatum eftrom øðrum suvíðari men bústaðir er ein bústaðaein bústaðar politiskur stovnur sum eg setti gangi út frá í verðini fyri at hjálpa teimum at fáa ein bústað sum ikki megnar tað sjálvir vega vanligar marknaðartreytir og tí ber tað ikki til at mann fer at difrnsera landið upp og sigur egin an indurekta við bústaðir nú skuldi fara út at kappast við tað privata tíð var tað mann sigur tá mann sigur at mann skal bjóða bústaðar út á ið miðstaðarøkinum upp á kappingartreytr j veit altso vistu ty jálpa kappingartreytir so hjálpir man iki teinum fólk sum hava tørvin tí tey klára ikki at at skafa særin bústaða uppá marknaðartreytir tað kann vera egvuliga ung fólk vit tosa um sum hava serligan tørv lesa at er undir útbúgving ella eldri fólk og sovíðari typisk fólk sum ikki blíva isum ikki verða varandi í einum leigu bústaði men sum seinni klárar seg víðari í lívinum og kanska kundi byggja sær sær sín egna bústað so eg hopi at vit í trivnaðarnevndini har sum málið skal viðgerast o fáa tillaga hetta her uppskotið soleisnar at mann fer vekk frá hesun her prinsippinum um at deila landið upp í kappingarøki og ikki kappingarøki tað hoyri ikk heimar vikini ella hesi lóggávum her beint so trúgvi eg at vistu vit fáa gjørt tað eitt ta er fór a so lítil detalja sum sum eg haldi skal bara gerast so trúgvi eg faktisktat vit kanska endir tí støðug at vit fáa eitt samting samt løgting at semjast um eina bústaðarpakkani tí tá eg hoyri andstøðuna so hevur tað verið hetta punktið sum mann heri funnin g funnið út at men restin eg fyri sovur í ordan so vn ikki gera eina breiða semju her á løgtingi og samtykkja bústaðarpakka sum ell kundu taka undir við tað vil eg vera fantastiskt haldi eg men annars stóra takk til landsstýriskvinnuna fyrihetta málið her tað er gott at tað verður sett fram og eg vænti at vit fáa tær broytingar sum eru neyðugar fyri at hetta líkasum kann glýðandi rum hjáøllum takkfyri hara formaður
ja takk so er tað kristina hálvfarsfarin á viðverki
ovmetaliga fegin at hoyra eftir orðini frá kristian andreasen er púra samd at tað ber væl til at fáa eina breiða politiska semju um hendan bústaðarpakkan tí tað vit burdu farið eftir og púra samd eisini í at júst tað er at deila landið í tvey og at fara inn og á onkran máta missa fokus á hvat var tað akkurát tað snúði seg um nevnir at fáa fleiri bíligar bústaðir sum ikki kostar nógvur leiði til fólkið at mann er mist í sindur fokus við at siga nei nú snýr tað sum at javnseta alment privat so eg bara ynskja kristian andreasen og landsstýrin besta eydnu við at at fáa umtøku samgongu fyri at vit fara inn og gera nakað tillegðingar tíviðvíkjandi tí eg kann bara síggja fyrimun í tí og so blívur uppskot betur og tá átti eisini eina møguleiki fyri at fingið eina breiðastøðan
andreas ha
maður eg veit tað at landstýriskvinnan heur hugt t samgonguskjalið har har tað stendur at mannhetta við kapping vi kapping men tá mann kemur til tá að kemur upskot her sum er eitt bústaðarsosial politiskt átak so er tað ikki nakað við kapping og ikki kappingar gera tí er ein almenn uppgáva at føra ein bústaðarpolitikk soðasan at mann hevur kanntryggja øllum sak yvr høvdið og tá er ikki ein uppgáva sum hevur nakað við kapping við tað privata at gera sum so so eg trúgvi at hatta misforstárðiskhi eigur at kuna verða rudda rudda vegnum og eg seti mítt álit til at vit í trivnaðarnevndini ella trivnaðarnevndini viðgera hetta her og ger neyðugar tillagingar vit hava formannin í trivnaðarnevndini túgvi kanska sikkur t fáa semju millum allar flokkar løgtingi um ett uppskot sum sum øll kunnu góðtaka tað tað er hvussu í mín vón takkfyrha formaður
ja so er tað fjørt samanlýsari
takk fyri meðan mær dámdi eisini væl at hoyra kristian andreasen tá hann segði um bústaðar tí tað er absolutt tað sum eisini hevur órógvað meg mest við hesum uppskotinum men so er tað hin spurningurin um tað byggja fleiri bústaðurnar til fólk við serstøkum tørvi tað er jú sjálvandi eitt gott endamál í sær sjálvum men men bústaðar hevur gjørt greitt at tey hava ikki kompetensina avstað ikki førleikarnar serførleikan til at gerast flíka bygging tað vil siga onkursvegna má mann byggja eina nýggja umsitingar enda upp í bústaðum og heldur kristian andreas at tað er so kløgt at taka tað frá landsverki sum mann annars hevur roynt at bygda upp eina kompetensu hjá altso er er hvørjar eru tær bestu grundgekan og aftan mann so uppraðfesta umsitingina hjá bústaði sum tey hava hesa kompetensina upp á pláss takk fyri

bðani eg havi ikkinakað deteil vitan um hvat hvat fyri fakunnleikið skal til til at byggja hesar her bústóðnarnir men eg haldi eg hvussuhata øilga viktgt at fáa tað gjørt g tað sum lanstýriskvinnan vil hon vil seta tvey hundrað miljóni krónur av til at loysa ein stóran tørv í samfelagnum til nøkur fólk sum hava til dømis heilheila skaða og børn og lestrarbústaðir ogsuvíðari eg trúgvi t tað skalv so nógv kompetansar til tað og bústaðir heur júu efir honduni bygt nógvar bústaðir so eg trúgvi at at tað tá i vit hava fullan fakliga kompetansar til at byggja hesar herbústaðirnar og so tað heldur einki sum forðar teimum ví at skaffa sær ráðgeving her undtúr eisini frá landsverk so tað síggi eg ikki so ðso nagað problem takfyr har formaður
ja so er tað kristina háfoss sum fær orðið ger so væl
a harra formaður tað verður sagt ofta at einki er so ringt at tað er ikki er gott fyri okkurt meni vit kunnu eisini venda tað á høvdi og siga at einki er so gott at tað e ikki er ringt fyri okkurt og her hugsi um tann stóra fólkavøksturin vit hava havt tey seinastu nógvu árini sum hevur verið ótrúliga gleðiligur men tað ringa hevur verið at tað hevur lagt ótrúliga stóran rýst stórt trýst á bústaðar í marknaðin tí hevur hetta her stóra bústaðartrotið og bústaðaravbjóðingin eisini verið ein høvuðsuppgáva bæði hjá undanfarna landsstýri og tað sama eisini hjá hesum landsstýrinum at loysa eg eri ómetaliga fegin um at vit fingu framt nøkur átøk í undanfarna samgonguskeiði millum annað fingu bústaðir í tvey túsund og sekstan tvey hundrað og hálvtrýss milliónir eyka at byggjafirði vit settu eisini tvey hundrað milliónir av at byggja nýggjar bústovnar og í tvey túsund g nítjan kom vit niðan við at víðka heimildina á bústaðir við tvey hundrað og hálvtrýss milliónum afturat tað uppskotið kom tíverri ikki ígjøgnum áðrenn valið av øðrum tingum kunnu nevnast at vit royndu eisini at at royna at fáa privat fólk at leiga enn meira út so vit gjørdu tað skættiliga meira áhugavert hjá fólki at leiga út og samanlagt hevði tað eina ávirkan at vit fingu eisini munandi faktiskt fleiri hundrað fleiri leiðubústaðir út á marknaðin bæði frá tí almenna og tí privata vit hugdu eisini eftir leiðunevndini góvu henni fleiri heimildir millum annað fer at verja tey sum leiða betur og vit settu í verk henda brátørvslistan hjá bústøðum skuldi tryggja tað at mann fór undir at byrja eina tilgongd at fáa bústaðir til tey sum høvdu serliga brát tørv á at fáa atgongdi til hetta her so tað vóru nøkur átøk men vit mugu ásanna at tað var als ikki nokk og vit hava glett okkum til hendan dagin av vikumnu standa her og og og viðgert hetta uppskotið frá landsstýriskvinnuni har bústaðir fær heimild til at byggja fleiri leiðir bústaðir tørvur á tí og bústaðir hevur tørv á at koma í gongd sum skjótast tá i vit hyggja aftir uppskotunum so eru fleiri góðir viðurskiftir í uppskotinum tað er sjálvandi gleðiligt at heimildin sum heild verður víðkað í krónum og oyrum til bústaðir tað er eisini gleðiligt at hetta við lutaíbúðum verður nágreinað í uppskotnum soleiðis at tann partin ikki stendur eftir og sum útgangsstøði er tað eisini gleðiligt at tvey hundrað milli ónir av hesum her nú eru oyramerkt til at byggja íbúðir til fólk við serligum avbjóðingum men mann kan siga at tann meira kann kanska parturin sum mann kann undra seg yvir er er hetta ein máti at flyta pengar sum annars høvdu staðið á fíggjarlógini yvir til bústaðir tí undanfarna samgonga settir jú fyri at brúka tvey hundrað milliónir á fíggjarlógini til at byggja bústovrnar og annað er ðhetta ein máti pá onkran máta spara teir pengarnir á fíggjarlógini og leggja yvir til bústaðin umframt tær tvey hundrað milliónirnar í hesum lógaruppskotinum so sigur mann at hundrað og fimmogtjúgu milliónir skulu brúkast mann kann siga í útaðaranum meðan hundrað og fimmogtjúgu kunnu brúkast i teimum størru økinum í landinum og har hugsar mann kanska um sovorð sum klaksvík á skálafjørðunu og og tórshavn hundrað og fimmogtjúgu milliónir krónur røkka tíverri ikki so langt í hesum døgum tá mann skal byggja tað verður so lagt upp til at mann skal fara inn í samstarv við privat og onnur eisini tað kann mann so í ávísan mun í dag men tað sum er ótrúliga óheppi íhesum uppskotinum er at mann tykist at missa fokus frá hetta má snúgva seg um at loysa bústaðartrotið at fáa fleiri bústaðir sum eru til ein lágan leiðukostnað út á marknaðin og tað ger mann ikki við at hava fokus á at ætt avkastkravi skal økjast og at leiðukostnaðurin hjá bústøðunum har við skal økjast í teimum størru býnum tí skal tað vera mín og eisini okkara vón at tá málið nú fer í nevnt at júst hesin parturin við at at seta avkast krav og at at deila landið í tvey har mann sigur í teimum størru økjunum har skal leiðurkostnaðurin hjá bústaðinm verða hægri enn í øðrum støðum at mann fer burtur frá tí og so hevði tað eisini verið at ynskja at tað sum hevur við brát tørvslistan hjá bústøðum sumsum eru settur á stovn at mann hevði okus á at fáa fleiri bústaðir á tann listan tí at tað er tá alt kemur til alt tey vit hava allarallarstørst tørv á at at hjálpa at fáa atgongdnan og íbúð so tey veruliga vera ta ynski aftur nú tíðin gangur skjótt her er millum annað verður nevnt eisini hetta við partafeløgum eg veit ter verða at ynski um at hava tann møguleikan eisini men tað sum eg haldi má má vera ótrúliga varin við er at fær mann út við hesum stovnar ein rúgvu av partafeløgum har bústaðir eigur ein part upp í vat eigu og øðrum at at vágin ikki blívur stórur fyri landskassanum í seinasta enda so tí kann mann fara út og gerða hesir pengarnir her hesar hundað og fimmogtjúgu ella hesar tvey hndraðog hálvtrýss milliónirnar upp í fleiri partafeløgum so síggi eg absolutt nagrar vágar fyri landskassan har og eg gangi út frá at landsstýriskvinnan landsstýrið eisini vilja tryggja at at tað ikki hendir men sum heild her eru nøkur góð ting men sanniliga eisini nakar vansar hesum uppskotunum sum eg vóni at mnn kan taka upp í nevndini og fáa tillagað so tað vendir meir rætt og fyrst og fremst tryggja tað at vit fáa fleiri leiðibústaðir til fólk til lovankostnað samstundis sum vit eisini fáa fleiri bústaðir til fólk við serligum avbjóðingum
ja so er tað erhard joensen sum fær orðið gjørt væl
nógv gott í dag um hettara uppskoti eg haldi at tað sum líkasum ur er blivið høvuðstmaiy tað kundi mann eisini væntað tá ið uppskotið bleiv lagt fram tað var tað var akkurát hetta her um hetta her avkast kravið

landsstýriskvinnan kennir mín hálning til hatta avkastkravið so tað er eingin grund til at endurtaka tað men eitt sum er viktigt tá okur tosa bústaðarpakka

tað er hvussu fáa okur aktiverað tann kapital í føroyum sum liggur og okur hava massar av kapitali í føroyum men tað men tað hevur víst seg og tað vísir seg statvekk at tað er ótrúliga ringt at fáa aktiverað kapital til at byggja leiðuíbúður fyri generelt og hví er tað ja tað er egentiliga tí at mann forvæntar tá ið mann situr og skal planleggja eina íbúðarbygging at mann skal hava ein horesont sum er tjúgu til tretivu ár og tað er bara soleiðis at tað er ótrúliga fá sum yvirhøvur hyggja tjúgu tretivu ár fram um tíðina tá ið tey hyggja eftir investeringum í útlondunum ger mann tað í nógv størri mun enn í føroyum og eg síggi tað sum ein ein møguleika

bústaðir kundi sjálvt staði fyri í byggingum men eg síggi tað sum ein møguleika nú at taapis samstarvi at tað kann geva eina størri tilgongd av pengum til íbúðarbygging tað haldi eg líkasum er høvuðsboðskapurin við hesum her lógaruppskotinum og eg vóni at okra pensjónsfeløg at tey fara at taka eina størri ábyrgd nú við tað at tey kunnu fara inn í eitt samstarv tí rentan av tí sum teir í dag eiga ella avkasti hjá hjá íløgufeløgunum í dag liggur tekur tey tølini sum erða tilgongiligur beint nú so eru tey søguliga lág simpultenn upp á grund av teirra risikoprofili ein stórur partur av teirra íløgum liggur skal liggja í lándsbrøðum sum geva lítið o einki rentan er í dag lítil og eingin

og fáa eina so bíliga na ja rentu sum yvirhøvur møguligt hon hon hevur ongantíð tað hevur ongantíð verið meira gunnstitt enn akkurát nú at fara at byggja

tjúgu ára realgredetelván tretivu ára realgretlán liggur frá null og undir null niður í minus minus so eg ivist ikki í at møguleikarnar til at byggja bíligt beint nú teir eru til staðar so lat okum brúka teir møguleikarnar sum eru uppi í samfelagnum beint nú

hugsað eitt sindur um hvussu hvussu mann skal grýpetarhan í í trivnaðarnevndini og eitt sum eg kundi hugsað mær at mann fekk gjørt neyvar greiningar av tað varð við tí byggikostnaðin sum er í dag at síggja soleiðis at nú tosa okur um at leiðarin skal vera soo so nógv hægri í prosentum lat okum síggja hvat er hon í krónum og oyrum um okur broyta avkastkravið eitt ella tvey prosent í mun til tað sum bústaðir vanliga arbeiða við tað er faktisktað sum er relevant tað er at jtatað er at vita hvat ið tað kostar í krónum og oyrum eg haldi at at generelt so er nógv gott í hesum her pakkanum og tað einasta sum eg havi líkasum at at at fílast at og tað veit landsstýriskvinnan tað er hendan her deferenseringin ímillum at okur deferensera ímillum millum økini tað dámar mær ikki

men tað er so tann neyðsemjan sum mann hevur inngingið um hetta her í hesum her uppskotinum takk fyriharra
ja so er tað etwá jacobsen eina viðmerking
takk fyri harar formaður tað sum tað ræður um tað er at fáa tað almenna ella land kommunur bústaðir og aðrar privatar at arbeiða saman soleiðis at mann fær se tol á leyguna aftan fyri tað ikki hava bústað sum eg skilji so er tað ein kunngerð sum sigur at bústaðir kann gera av tal ið kommunu vist t eitt gott proskekt at teir kunnu at kommunan kann út við eitt øki og og til dømis treytin av sosnógv eldri kund búgvar sovorði hvat heldur erhard joensen um fyri at ordiliga seta gongd á tá ið mann snakkar má líkast ella privat og alment kundi tað ikki verið ein tanki hugt upp á um kommuna saman við ein privatum hevur vss r nakað sum er alment gagnlig t til eldrifólk og tað er til serligan tørvogsóðrur ikki kanska møgulist kunnu hava summi møguleikar at sleppa framat einum einum stykki fyri at seta gongd á tað er ein ein avbjóðing í dag at toprivatur teir steðga upp vit kenna tað frá okkara øki tí at síggja so er tað kommunal eftirlit kemur uppí og
erhard joensen
ja takk fyri hara formaður eg haldi absolutt at mann skal hyggja eftir akkurát hasum har sum edvar jacobsen nevnir um tað er soleiðis mammá líkasum hyggja eftir er tað munur á um ein privatur keypir eitt grundstykki frá kommununi ella tað er eitt felag sum skal skipa leiguíbúðr lutaíbúðr skal hava eitt sykki frá kommununi tað er munur á tí um tað er eitt lutaíbúðarfelag so er tað typiskt eitt felag sum koyrir yvir faktisk út í tað óendaliga og eg haldi at tað skal vera loyvt hjá kommununum at gera serligar avtalur tá tað er almenna gagnligt virksemi og eg haldi at tað kundi verið absolutt nakað sum er rættiliga relevant fyri at fáa gongd á at fáa spita tað upp at kommunan kann koma inn við liðarligum treytum tá ið tað er samstørv í millum privatar kommunu og bústaðir tí tað gevur meining mann kann ligeritimera tað við tí at hetta er altso ikki í sama mun eitt stykki sum verður keypt av einum privatum ið skal byggja t hús hann kann selja tað aftur í um eitt ár ella tvey tá ið tú arbeiðir við leiguíbúðum so hugsar tú altíð langsikta tjúgu tretivu hálvtrýss ár nógvar av teimum íbúðar ella ileiðiella íbúðarblokkunum sum mann kennir frá frá øðrum londum tey e eksisterað í hundraðavís av árum so hatta er altso munur á
takk fyri so er tað næsti røðari aksel johannesen ger so væl
billjustinusen hevi fleiri ferðnar vera inni á fyrr í dag ati an vísti eina kanning har haldi hann sigur fimmogfýrsprosent av føroyingum ynskja sín egna bústað sum tey eiga sum eina annarhvørt um íbúð ella eina hús sum tey eiga og ikki leiða og tað er eingin ivi um at billjustinusen uttan iva hevur rætt í tí men tað eru vit eru í ymsastaðnis í lívinum eitt eikr hvat ynskja eitt ár ttvaber til øhum eg taki meg sjálvan sum dømi tá ið eg varð lesandi búði niðri so búði eg til leiðu í eini koleggiu og tað gera tey flestu lesandi sum oftast og síðani tái var liðugur at lesa og fluttu aftur til føroyar so hevði eg ikki kapital til at keypta eina hús búði eg eisini eini kjallaraíbúð her í havnini í eina tíð og so keypti mær o lítið raðhús tá fleiri børn vóru komin tey var for lítið keypti mærein tørri sethús og ikki undarligt um tá mann verur gamal og eingin børn bygda heimameir at mann aftur ynskir at bakka ogfara úr tay stóru sethúsunum og kanska fara at vikaa loyðu ella eina íbúð ella lutaíbúð ella oyðaríbúð munandi minni en tey stóru sethúsinum tað mann byggir bústaðið fyrst ogfremst so er tað ofta til ung fólk kanska lesandi meneisini e arkat liðug at lesa sum ikki enn fáa lán í bankunum tá teð ikk hava tað neyðuga innskotið ogtað er kanska eldri fólk pensjonistar sum halda nú eru húsini for stór vit klára ikki viðlíkahalda húsinum heilsa handr farin í bila og børnini flutt heimanífrá at tey kanska ynskja aftur at fa at búgva onku sum er minni og so ertu øll tey so ímillum harbeint sum tíverri eru tí støðu kanska alt lívið ella stóran part av lívinum at teir heilt einfalt iki at fáa lán til keypanjhús tað hava við sum samfelag eisini skyldu til at tryggja tey unksar sær bygva til ein hóskandi prís í mun til at eirra inntøku tað er tað sum bústaðið skal brúkast til tað tí vit skulu byggja nógv fleiri leiðubústaðir og eisini lutaíbúðir um tað er møguligt eg haldihettaeitt sindur sum kritin andreasen voð inni á og skilja kristin andreasen kanska eg samdur við okkum í javaðarflokkinum at mann misskilir ella blanda tingini saman so eru tað nøkur sum byggja privat og tað er fínt tey skuluvera meira enn vælkomin men at mann heldur at tey eru kapping vi bústaðir altsotey byggja øll tey sum kunnu liva og keypa ella leiða til marknaðar treytir tað posir samfelag iki t hugsa um samfelagð skal hugsa um tey sum ikki kunnu bithava tað er kanska ung tað eru gomul og sagaru fólk sum eru fíggjarliga sperd av øðrum orsøkum tað eru nøkur av teimum í samfelagnum so javnaðarflokkurn ynskir at mann tekur tað út úr uppskotunum vit koma á øllum í broytingarupskoti at mann skal hava eitt avkast á ávísum økum í landinum har nevnur mann havn skálarfjórðurin ogn og klaksvík altso eg haldi eitt sidur órímiligt at onkurt um leiðar á glyvrum frá bústøðum skal tala ei hægri leiði en einsin leiðari akkurát somu íbúð í til dømis smøðági altso tað tað er ikkiheilt rímiligt tí vit fólk klyvru um lágum inntøkum ella lesa ella ung ella gomul skulu eisini hava sama møguleika sum fólk sum búgva aðrastaðnis landinum og nú var akkurát frammi í vikuni at bústaðir fer at byggja ikki bústaðir í mark og tað er altíð róslig mark at teir byggja og eisini faratbygja í skálavík er skálavíks o eitt øki har tað er kapping og tí skulu tey betala hægri leiðu enn tey sum byggja øí sandavági ella viðareiði ella ærastaðni ella leiða frá tann partin vel hansar út úti úr uppskotinum ein parturin sendur í rósu í uppskotinum tað er eg vóni at tað fer at rigga sjálvt um eg ivist eitt sindur enn tað er eitt her at bústaðir kann geras samstarv við onnur privat og her hugsa at mann kanska serligan um pensjónsfeløgini tí eg veit at tá ið undanfarna samgonga arbeiddi ein bústaðarpakka táð høvdu nógvar fundir við pensónsfeløgini har mann bæði ynskt at tey sjálv fóru at byggja íbúðir ella saman við bústøðunum et ynsktu tað og tað var ein áhugi men áhugin var ikki nóg stórur til at tey tey valdu at fara inn og gera tað um tað fer eydnast framvevur so er tað at fegnast um tí tað fsæsti pengarnir hjáokkum føroyingum altso milliardir standa netir fysiónsfelagunum og verað í stóran mun brúktar til íløgur uttanlands eisini bústaðir í ið til dømis í danmark hevði man kunnað fingið ein lítlan part av teimum pengunum at arbeittu í bústaðarmarknaðin í føroyum so hevu tað virt gagnligt ogeg skal ynskja landsýriskvinnu góða eydnu við tí øhso fóra at síggja um tað fer at eydnast eitt annað sum vit hava funnið út at í

hon kom nøkru við at mnn ætlarikkit bygja stórt sum heldur nógvar smáar stovnar til barnaheim alt gott um tað taðkannhan altíð diskutera men spurningurin er heilt einfaldur hví byggir landið tið ikki líkamikið um at byggja ein stóran bygning ella fleiri smærri bygningar ístaðin fyri bústaðir tað sum eg hava varhugan av tað er tað at mann t vil meira samgongan at mann vili seta pengar av til á fíggjarlógini fíggjarlógina og tað kann vera óheppið gjørdi tað gjørdi mnn milum annað íntjan hudraðog fýrsunum sum so endaði ikki so gott tí mann hevði lagt o rúgvu av av útreiðstjunumhjá landinum tum fíggjarlógina sum há ikkiskaldað aftur á fíggjarlógin men tað bant landskassan og skattaboggarn í føroyum t tað hevri eingin annar enn landskassin sum skal betala barnaheimin
ja jóannes joensen er ein viðmerkin
takk fyri e akkurát tað sum akselv johannesen kemur inn á her eg ætlaði bara líka sum seta tann spurningin frá aksel johannesen líkasum lýsa tað betur er endamálið hjá privatunum ikki at leiga út so dýrt sum gjørligt fyri at fáa so stórt yvirskot sum gjørligt tað er júst tað sum endamálið hjá privatum er fyri at tjena so nógv sum gjørligt og tí mugu vit hava bústaðir sum eru bíligari og tí mugu vet eisini hava bústaðir til at byggja bústaðir sum fólk hava ráð til leiðina takk fyri

privatur sm byggja altí rós til tey men tey virka á marknaði har endamálið við tjna pengar og tað skal tað vera hjá vinnurekandi og størri bústaðirneyðirnir meira kunduta skrúva leiðina upp tí størri altso eftirspurningur er um mun til útboði meira kon mo skrúvar prísina upp og taðvil sig atmannkan fa tjena nógvar pengar upp á bústaðarneyðina um an vil tað og har skulu vit sum poltisku myndugleiki siga ókey vit skulu eisini hava at tryggja at tey fólkini sum ikki hava snógvar pengar um hendur at tey eisini kunu hav okurt at búgva í sum tey hava ráð til at betala og har er bústaðir tann møguleikin vit hava at brúka sum amboð fyri at tryggja eitt teitt eitt útboð av bíligum bústøðum og tað skylda vit lesandi einsamali fro syrgjarum gomlum og tey sum ikki hava so stóra inntøku at tey kunnu keypa sítt egna ella hva ráð til at betala ein marknaðarprís hjá tær prátunum

takk fyri harra formaður hetta er eitt áhugavert mál at viðgera tað er stór bústaðarneyð í í føroyum eg kundi hugsað mær byrja við at viðmerkja hetta her tá mann tosar um hetta bíðilistan hjá bústaðnum sum eru tvey túsund tá tá veit ikki eg sakni enn at vita hvussu stórur partur av tí er at kult tað eru øgiliga nógv sum standa hava tey at skrivað seg og eri limir í bústaðir sum standa har tí tey nettupp hugsa at og tað er ógvuliga kløkt tey hugsa ati kanska tá i tey eldast at tey vilja sleppa av við síni stóru hús nógv at halda og tað er gott visti mann tá kann kanska flyta í eina leiðíbúð íbúð og selja síni hús og harvið vera stór hústk á leiðimarknaðinum ella á keypsmarknaðinum tað eru tvey ting í hesum her uppskotinum sum sum eg haldi vera ivasom og eg pljøvðis ikkiat brúka so elga nógva tíð upp á teið tí halda teir flestu av mínum floksfelagunim hava verið inni á tí fyrr í dag men tá ið mann setir tvey hundrað milliónir av til at byggja bústaðir til fólk við serstøkum avbjóðingum so er tað sjávandi gott í sær sjálvum at mann byggir bústaðir tað svarar akkurát til tær tvey hundrað milliónar sum undanfarna samgonga settu av

og nógva tíð beginnur so blíva til veruleika nú eg síggi tað sum at mann flytur hesar tvey hundrað milliónar av fíggjarlógini inn í bústaðir og leggur ábyrgdina yvir á bústaðir og tí havi eina eina ein spurningur til landsstýriskvinna í í í tí sambandinum í hvønn mun mann byggir upp tann serførleikan sum eigur at vera hjá einum stovni sum fær ábyrgd av at byggja slíkar bústaðir tí tað krevur nakað heilt annað enn at byggja bústaðir tiltíni mín og og og onnur so landsstýriskvinnan kundi lýst tað sum eg skilji tað hevur mann mann hevur jú hjá landsverk havt ábyrgdina av hesum her og har hevur mann jú gangið út frá bygt upp eini serførleika og eg haldi ikki man bara kann lata sum um tí at eg vit eg eg eg veit at frá bústøðun at tey hava ikki hendan serførleikan inni í dag og mann leggur øgiliga nógv eina heilt nýggja uppgávu inn til bústaðir eg haldi ikki ordiliga annað enn at eg haldi sær altso tað er nokk so smart upp á tann mátan man har vit slepp frá at havata á fíggjarlógina tí hett er nógvir pengar øta tinginv á fíggjarlógini men men um tað er so smart í longdini í mun til bæði tey sum skulu hava bústaðir hesar bústaðirnar til fólk við serstakum avbjóðingum og og eisini umum tað fer at leggja altso gera at tað verður tyngri hjá bústaðir at røkja tær skyldirnar tey hava í dag nemliga at royna at byggja so nógvar íbúðir og eindir sum yvurhøvur til ber soleiðis at mann kannbøta umbústaðarneyðina eg hopi at nevndin vil taka tað øgiliga gjølla upp tí eg haldi at tað verður øgiliga avgerandi fyri mína støðu í hesum málinum so er tað tann spurningurin tann raðfestingin mann ger í mun til útjarar og miðstað so har haldi eg mann skal vera púra greiður um mann hyggur eftir hvar er bústaðarneyð og so raðfesti mann lutfalsliga eftir tí bústaðarneyðin er ikki bara í miðstaðarøkinum og tá eg sigi miðstaðarøkini so hugsi eg um ikki minst nú tá ið undirsjóvartunnilin í eysturoyna er komin so hevur mann jú knýtt samantrý stórøkir norðoyggjum við klaksvíkini sum høvuðsstað har og ug eysturoynna við runavíkini og so høvuðsstaðin hjá okkum og har hevur ger mann sær sær aflan át man kann fara í partafelag saman við privatum eg síggi ikki altso tað kann gott vera tað er ein ein ein ein góður máti at loysa fyri at líkasum at fáa fleiri pengar inn íesa bústaðarbyggingina men sum fleiri av víst á í dag um tað merkir at hesar her bústaðarendirnar hækka tjúgu prosent í prísi so haldi eg mann missir meira fyri minni tað má eg siga altso tá tá eri eg bangin fyri ta prísstøðið sum longu er í dag sum er óhugnaligt at tað verður enn størri

so kundi eg gott hugsað mær at tikið eitt annað inn sum eg altso eg haldi at tað er umráðandi a enum bústaðarpolitikki at mann ikki sigur at hetta er ein vinnupolitikk men mann sigur at hetta er ein bústaðarpolitikk ar vit hava bústaðarnevr íføroyumti í bústaðarneyðin sum skal loysast og tað er ikki tað at mann skal tryggja at vinnan stendur sterkari í mun til bústaðir tað kann simpulten ikki vera t endamál tá ið vit hava hundraðavís ja í veruleikanum fólk altso tvey túsund eyr á bíðilista og vit hava ein rúgvu av fólki uttanlands sum gjarna vil flyta heim tað má fyrst og fremst koma snúgva seg um at fáa bygt so nógvar bústaðir sum gjørligt og til ein prísme til atbetala so líka líkakann fáa nøkur sekund afturat harra formaður so vil eg líka nevna eitt afturat eitt sum eg sakni í øllum hesum her tað er tað at vit hava ein heilt ekstremt stóran passaðan bústaðarmossa í føroyum eg tor næstan at pástanda ta er mín egni pástandra at vit hava reðkoyrd tað eru stórar borgir stór hús har tað búgva eitt ella tvey fólk ið børnin eru flutt heimanífrá vit eiga at fara miðvíst inn og finna útav hvussu fáa vit gjørt ein bústaðarpolitikk sum viðferðsetir ella sum setir ferð á tað at konvertera soleiðis at ung fólk kunnu flyta inni í hesi stóru húsini og ateldri fólk hava nógv betri atgongd til eina bíligan góðan bústað altso íbúð vist tey ynskja tað takk fyri
fja daglist so er tað brandur sandu og viðmerking ger
afturvæl takk fyri harra formaður akkurát tað seinasta sum bjørt saman sær nevndi hetta her við at vit hava íla nógvar stórar borgin sum standa í dag við har sum tvey fólk búgva tvey tvey eldri fólk har børnini eru farin úr húsinum hevði tað kanska verið ein møguleiki at hjálpa tað við at mann mann kanska tók nøkur av teimum teimum íbúðunum sum eru í dag og hevði møguleika fyri at selja tær út frá bústøðum til hesi fólkini hevði tað verið ein møguleiki og fingið pengar inn soleiðis at mann kundi realisera eina nýggja bygging til hon frá hana takk fyri
ja takk ger so væl bjørn sannvøldsen
takk fyri altso eg havi mangan hugkursað tað hevur undrað megeitt sindur atat privat ikki vóru meira áhugaði í at gera góðar eldrabústaðir altso sovorði tá hugsi ig seg um um bústaðir til fólk sum eru so gomul at tey kanska fara ellistheimi men meira fólk kanska frá trýss pluss sum ynskja at skifta frá tí stóra húsinum til eina minni íbúð eg síggi fyri mær nettupp vis mann onkursvegna eg veit ikki akkurát hvør loysnin er um bústaðir skuldi selt ein partin av síni leiðíbúð ttað er væl møguligt men eg kundi gott hugsað mær mann í bústaðarpolitikkinum fukuseraði upp á tað altso eg haldi vit tosa alt for lítið um tað sum eg kalli tann passaga bústaðarmassan sum er í føroyum í dag stór húsin skulu hitast upp har tað búgva ja tvey fólk var ofta bara eitt tí tað ofta kanska er eit eitt eitt fólk sum eru blivið einsmalt og og og tað tann partin kundi eg øgiliga gott hugsað mær at vit fingu við inn í hetta bústaðarkjakið takk fyri harraforma
ja takk so verður neystur at røða beinl johannesen ger so væl
so haldi et er ein góð gongd tá mann tosar um bústaðir og annað mann sær tað er øgiliga nógv virksemi gongd og kring alt landið har ið mann kanska fyrr nógvum árum síðani ella nøkrum árum síðan so saknaðist mán hann meir meir tei fjølbroyttu bústaðirnir og mann sær tað at kring alt landið so er mann gongd við íbúðarbygging og annað og og tað er bæði privat og alment sum e standa fyri tí so tað er hvorfalt gleðiligt og eg haldi a heta her uppskotiðtað er hvortfat løtt gott huppskot sum landstýrskner komin við til athjálpa upp á tí avbjóðingina vit hava sum nú er men so skal eg eisini kanska nevna tað at sjálvur eri eg av tí avskoðanin at bústaðir tað skal fyrst fremst vera fyri tey ið hava kanska serligan tørv og eisini til at byggja til kanska eldraíbúður og lesandi e haldi sum kjakið hev verið víssið í dag so haldi eg ikki at hetta her alt tað við bústøðuni og annað t tað er ikki ein heilt einfaldur trupulleiki men at felags fyri kanska alt tað er tað at útboðið er ov lítið og som kann eg spyrja so kann eg eisini hugsa at kanska leggja okkurt afturat sum eg kanska kansn eg sakna est í kjakinum í dag tað erviðvíkjandi kanska til dømis sethús atmann tosar ikki um hvussu vit kunnu eggja fólki til at byggja sethús og hvussu vit kunnu gera tað betri hjá fólki at byggja sethús runt um alt landið og tað er øgiliga man kann siga fa uttan fyri hesi her trý økinum sum vit hava tosað so øiliga nógv um í dag sum fáa kanska fígging ella lagarliga fígging til setú so bygging og fólkaflokkurin hevur ofta havt eitt hugskot um at staðin í staðin fyri rentustuðul so tekur mann emveg og tað tað ggevist fult undir við og hygg mann eftir skipan við rentustuðul í dag so er hon kanska øgiliga stirvin og ikki serliga tíðarhóskandi og mann kann taka sum dømi at at mann veitir tá mann hugsar tann byggihús o veit mann bara rentustuðul fyri tvey tey síðstu árini innan innflyting so taðvil siga tað tekur meira enn tvey ár hjá tær at byggja ein hús so fær túen ikki so tað er tað er so eitt boð og annar so er tað kanska eisini mann hyggur tað ikki bara kanska landið men eisini kommunurnar sum kanska mugu útstykkja meir fyri at nøkta útboðið og tað er sjálvandi ein lang prosess men eitt sum hevur ført fram fleiri ferði í dag tað er tað at við hesum her uppskotinum og viðvíkjandi avkast so verður tað dýrari at leiga hjá bústøðunum í klaksvík runavík í havn enn tað er til dømis í sørvági og eg fari at kanna kanna hvussu hvat leiðurprosvar í dag inni á heimasíðin ábústøðum og tekur mann tórshavn klaksvík runavík og hygg hvat er fermetra prísurin harbeint fyri leiðina so eru hann níggju hundrað g hálvtrýss krónur fyri fermetrusm perrar hygg mann so uttan fyri tað hvat eru so fermetrarprosin harpeint so er hann sje hndrað og hálvtrýss so longu í dag er tað tvey hundrað krónur av muni ímillum uttan fyri hesi økini har mann tosar um nú fer taðat bleva nógv dýrari tí tvey hunrað krónur munin so til dømis s ein sum býr eini bústøin í havn sum evur fýrs gradratmetrur hann betalur faktiskt seksontrýss krónur meira leiði enn ein sum býr kanska til dømis sørvági so hasin her trupulleikin er relevant ur í dag hetta er iki tað er ikki nakað sum mann kann kanska gitast fram tið ferð at verða relevant nú so eg haldi heldur man burdi hugt eftir hvat mann kann gera við tað í dag og so eitt annað líka til endans nú mann hevu ikki so nógva tíð so líka taka tað nógv tosað um hett her við stættir og við fólkasamanseting man bangin fyri til dømis høvuðsstaðni at tað verða bara kanska hálínt sum koma at búgva her og kanska longu gera tað men hygg mann til dømis eftir aaltso til dømis ein sum býr á oyu siga at tað eru tveir beiggjar us búgva oyðu ein læri tl elektrikari hansara arbeiðsmøguleikar teir eru kanska í lokalum hvørjum aðrastaðni og hin bóggin hann fer so niður at læra til løgfrøðing tá tann ska flyta heim aftur so er tað sjálvandi altíð tað at vit flyta sjávandi heim um tað er arbeiðsfil okkum so hæst búgva har tað er arbeiði og so er tað kanska ikki løgið tað at tey sum hava kanska hægri útbúgving og og kanska eisini hægri løn tey búseta seg í høvuðsstaðnum og av t sama so verður fólkasamansetingin skeiklað harbeint so líkan viðmerkinu viðvíkjandi tíð at mann kann kanska eisini hugsa um nøkur átøk at gera akkurát hasum økinum við teimum størvunum ná tað var nú eru tíðin farin so takk fyri harva
ja takk so er næsti røðari tað verður brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er e bústaðarneðin hjá okum og átøk at at hjálpa upp á bústaðarneyðna og sum altíð tá i ið vit tosa um bústaðarneyð so fara vit inn á bústaðir og er hetta uppskotið dragar seg um bústaðir og og bústaðir verður sæð fyri sovítt sum eitti og rakkil sum ein loysn upp á alt og men tað sum eg gjarna vil vísa á tað er at bústaðir er kanska ikki loysn bara upp á alt tað eru nøkur onnur ting tað er nøkur onnur viðurskifti sum vit kundu broytt soleiðis at vit fingu ømeiri dinamikk í í í húsabygging tey allarflestu fólk tey vilja gjarna seta føtur undir egiborð tey vilja gjarna eiga sítt egna eg havi hugt upp á nøkur tøl altso visti ein um familju í dag skal seta seg fyri eini hús byggja te á eitt grundstykki so kosta tey sirka tvær komma seks milliónir lat okkum siga tað hará leið tað longu siga

grundstykki kostar seks hundrað túsund nú eru tvær milliónir eftir av teimum tveimum milliónunum skulu tey betala fýra hundrað túsund í mvig av teimum tveimum milliónum er fýra hundrað túsund g emvig og tað noyðast tey so at læna frá bankanum men nú nú ger landið eina smarta detalju nú siga vit at nú nú fáa tit rentustuðul tí at tí at tað er so dýrt at byggja landið letur hesum fólkunum vist tú er eitt lán yvir fimmogtjúgu ár yvir sum eitur tvey komma fimmoghálvfjerð prosent so gevur landið tær trý hundrað og tjúgu túsund krónur aftur í ltaðvisi tú betalir inn til landið fýra hundrað túsund í emveg tú fært útafturf á landinum trý hunrað og tjúgu túsund krónur í yvir fimmogtjúgu ár altso gevi tað eg gevi tað virkuliga meining gevi ta meining at vit noyða fólk at taka eitt lán sum er fýra hundrað túsund hægri enn tað veruliga behøvdist og og betala rentur fyri ta láninið inntil bankan altso er eitt ikki totalt við síðurnar av eg haldi at at at tað hevði verið ein máti og hugsað hvussu vit kanska kundu gjørt tað lítas sindur øðrvísi

øhvit kommu eisini fara inn á tað tann møguleikan at sum ikki hevði kostað landinum eitt oyra tað var at loyvt kommununum at gjørt ymiskar skipanir tá ið ið tær lata grundstykkir út tað vil siga at ein kommuna hevur kanska møguleikan at siga veitsk hvat tú fær hetta her grundstykki lagarligt tú fært tað fyri hálvan prís restina at betalir tú tá ið tú hevur betalt títt títthúsalág niður vist tð varð so verður selt jamen so verður tað fullar virðir realisera tað hevði verið ein møguleiki at fingið lánkostnaðin hjá fólki sum setar seg setir roynir at fáa føtur undir egið borð at fáa lánikostnaðin niður tí tað er lánikostnaðurin sum beinifyri láni møguleikanm hjá hesum fólkunum tí at bankin sær ikki at hann fær pengarnar aftur tá ið ið húsið verður selt lánikostnaðurin blívur simpultan forhøgur tí fáa tað ikki lán tað vil siga at at at vit heimilla kommununum at langtíðar leiga nøkur grundøki til tey sum hava hug at seta seg í kommununi eitt annað sum eg ætlai at koma inn á eisini tað var hett her sum bjørt samuelsen nevndi hetta her við hesum bústaðarmassavnin sum er ella húsamassan sum er í føroyum í dag sum er passivur og tað er rætt sum bjør bjørt samuelsen sigur at tað er ein øgiliga stórur massi og eg havi fyrr ført tað fram ati ati vit eiga at hugsa um at kanska loyva kommununum at taka nøkur gjøld fyri tey fyri tær tænastur sum kommunurnar veita teimum húsum har sum eigarin ikki býr í kommununi tað hevði viðført at tað var gott nokk dýrari at eiga tvey hús trý hús ella fýra hús runt í landinum men tað hevði eisini gjørt tað at tað var ikki so aktraktivt at keypa sær eitt summarhús úti á bygd ella hvat tað skal vera og lagt tað svart fyri allar vikura í árunum uttan kanska eina tað hevði frígjørt ein stóran massa av húsum sum so høvdu verið handlaði bíligari enn tað virðurhandila í dag og tað hevði altuð hjálpt upp á bústaðarneyðin tað eri eg sannførdur um tað seinasta sum eg ætlaði at nevna var hetta her við ati at eldri fólk ofta fara inn í tær inn í tær íbúðirnar sum sum bústaðir letur út og tað haldi eg sjálvur er ivasamt tí at nógv av hasum fólkunum eiga øgiliga nógvar pengar á bók hava stóra pensjón sum kemur inn á hvørjum hvønn mánað eg haldi at hesi fólkini í staðin fyri at sleppa og leiga sær eftir íbúðirnar eiga at sleppa at keypa sær eftir íbúðirnar soleiðis at bústaðir fær pengar frígevirnar til at byggja fleiri íbúð fyr tað er mín holdingurtakk fyri
ja takk sur tar viðmerkingar tað fyrsta tað er jóhannes joensen ger so
gsvætakk fyrihrar formaður ja eg havi hoyrt branni sandoy tosað nógv um hetta her við tænastugjøldum at loyva kommununa at seta tænastujóta á á á bústaðir og at tómar bústaðir og at fólk kunnu leiga grundina í staðin fyri at keypa hana soleisr at fólk ikki noyðast at seta seg í stóra skuld og eg haldi tað ljóðar skilagott h og eg havi eisini hugsað tað sama og og fært tað fram fleiri ferðir mann kundi kanska gjørt onkra royndarskipan fyrst ella nakrar tillagingar soleis at ikki alt bveiður gjørt í einum hevði tað eitt hugskot kanskatakk fyri
ja takk ger so væl
ja takk fyri takk fyri spurningin johannesjoensen øh ja tað hevði sikkurt uttan iva verið eina ein góð loysn at prøva at prøva tað av systemið fyrst tað tað hevði sikkutverið ein góð loysn tað bindur tað hevði bundið nakrar nakað av legvitum peningi hjá kommununum veit eg um so er at at tey sluppa a at langdí at leiga nøkur stykkir men altso spurningurn er tað er tað er eisini ymiskt hvussu kommunur er fyri í dag summar kommunurir hava øgiliga væl ráð til at gera tað meðan aðrar kommunur hava minni ráð til at gera tað so so tað hevði uttan iva verið ein ein ein loysn at prøva systemið av fyrst ja heilsa húkkur
ja takk so er tað erhard j
ger so væl takk fyrra formaður púra samdur við brandi sandoy at tað er nógv mann kann royna royna av sigur tænastubjøldini summi branda hevur tosað um í ílongur tíð tað haldi eg absolutt er ein ein møguleiki lisingaav grund er absolutt ein møguleiki men tað íe at tað vísir seg bara at tað er eitt sindur meira komplekst enn so enn sum so misti mæn tekur sskattarlon bleiv broytt nakað herfyri ella fyrr fyri nøkrum árim síðani soleiðis at tá tú langtíðarleiðaði so fekst tú kundu leiga út fyri hundrað túsund krónur áðrenn tú par kinti at etala skaft og sko di talir du ein heilt heilt lítlan skatt faltiskt av restini gjørdi tað nakað við altso langtíðar leiðið í marknaðin í føroyum yvirhøvur veit mann nakað um tað hevur man gjørt nakar kanningar um um tað broytti nakað sum helst
ja takk ger so væl samdur
ja er púra samtøvi er at joensen hetta her í at tá ið hann ivast í hesum her effektini av tí lógarbroytingin sum bleiv gjørd undir síðst samgongu har sum mann loyvdi eini størri inntøku til ein sum leiðari út og atn skuldi sleppa undar skattin eg loyvi mær ivast í um tað er komin nógv fleiri hús á marketi av tí eg haldi at mann burdi umhugsað at eftirmettia skipanin ellat fingið eina evaleringaftí skipanini vit um tann skipanin hevur virkuliga virkuliga gjørt sína nyttu tí at sjálvur so eg at helt eg faktiskt at tað var eitt gott hugskot tað var eitt gott hugskot tí at tað kanska fór at eggja fólkið til at at leiga sítt hús nummar tvey kilo nummar trý út ivist ó allíkavæl at líta ikki sundur í um tað um tað hevur gjørt tað eg veit ikki menmentað er nakað so sigi mær í øll førum har sum eg komi frá trúgvi eg ikki at er tað havi eg ikki sæð í øllum førum og at at nakað hús er blivið leiga út at tí orsøka
ja takk skjótar rósa í sama senn
sum fyri viðmerkingars væl takk fyri farmaður sum brandur sandoy sjálvur veit sum fyrrverandi borgarstjóri so er tað í fleiri bygdum tá standa tóm gomul tóm hús avbjóðingin er at fleiri av teimum húsunum verða seld og tað verður brúkt til útleiðan til ferðavinnu er bnb tíbetur er ein broyting við at koma í at fólk keypa húsini og búgva í teimum men tað má vera møguleiki hjá kommunum at siga at hatta er sethúsøkið har sum fólk býr og hvat er so summarhúsøkið tí áðrenn vit av so fáa vit eisini summarhús í sethúsøkinum

takk fyri harra formaður ja tað er jú tað sum er realiteturin í dag vit hava fingið hundraðtals fyri fyri ikki at tala um túsund tals hús runt um føroyum sum liggja í setúsøki men sum í realitetinum eru summarhús og og men í øllum førum eg trúgvi ikki at mann sambært teirri lóggávur sum er galdandi í dag sleppur inn ati áseta ávísi kanska bústaðarskyldu ella hvat veit eg tað er nakur tað eru nøkur ting sum vit mugu her frá orðna visti mann eg visti tað mann ynskir øh eg trúgvi meiri upp á ta skipanina ella eg trúgvi upp á ta skipanina har sum har sum tú visti tú hevur útreiðslur veruliga útreiðslur av einum ogngd og eigur so er nemmari at selja hana um so er illa su verður tú eggjaður til at selja hana um so er at at aðar verða har verða nøkur gjøld løgd á tað hevði tey gjørt at tað komu fleiri hús út á marketi tað tað ivist eg onga løtu í takk fyri
ja takk sun di jøgun mikkensen fer eina
vimerking ger so væl harra formaður mær dámdi væl fleiri av teimum tingunum sum brarder sandoy vísti á fólkaflokkurin fór til væl uppá seinast at gera bústaðarbygging mvigfría og so at taka burtur rentu frádráttin ikki aftureftir men frameftir soleiðis at tey sum hava ræntfrádrátt ikki høvdu verið rakt avtí er harmur um at tit ikki komi víðari men burtur av tí so vil eg siga at tað sum órógva meg í einum mál sum hesum sum er egliga týðandi a vit fáa loysn tað er at tað almenna tekur skattgjaldarans pengar og brúka tað til at fíggja bygging fyri fólk sum sjálvir kunnu byggja tað haldi eg er ikki í ordan tað almenna eigur at byggja til tey sum ikki klára sjálv at byggja tey sum hava serliga avbjóðingar suvíðari tað er e ting sum eg føli eg fari eitt sindur
ja takk ger so væl blómsandi
ja eg eri púra samdur við jákup mikkelsen í tí sum hann sigur eg haldi ikki at tað almenna skal við almennum pengum byggja fyri fólk sum hava møguleika til at gera tað sjálv vit hava møvit hava fólk í dag sum ikki hava møguleika at byggja sjálvi sum ikki hava nokk av pengum til tað sum ikki fáa lán tað eru tey fólkini ið vit skulu konsentrerakum um hini sum hava nokk av pengum sum hava eina stóra pensjónsuppsparing sum eiga nokk av ognum runt um í landinum tey mugu klára seg sjálvitakk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal sum fær orðið gjørt væl
harra formaður eg skal bara leggja nøkur fá viðurkift afturat í hesum her serstaka týdningarmikla mál iðvið at viðgerða á tingi í dag og eg fari at byrja við at sitera jóans pætursun tá hann sigur allan aldur í føroyum tryggja føroyingunum her at byggja og tað at seta búgv at hava seta føtur undir o egið borð hvussu vit búgva og hvussu vit byggja tað er ein aðal táttir og eitt og eit grundarlag undir øllum samfelagnu hjá okumhvusu vit ynskja samfelagið skipað og eg noyðist harra formaður at fara eitt sindur aftur í søguna og bara at sláa fast beinanvegin at húsanansgrunnurin sum nú eitur bústaðir er hjartablóð hjá tjóðveldi hjartablóð

og tá var støðan hon serliga í havnini í teimum størru plássunum at tað var sletki gjørligt hjá vanligum verkafólki at seta føtur undreyi borð mann var givin fullkomin upp í skudn fyri skudi til bankarnar bústaðarspikulatión var farin at vinda alvorliga up á seg serliga í havnini harta var eg tá ið man kan siga vælferðarsamfelagi byrja at byggja seg upp men til alla lukku varð húsanansgrunnurin samtyktur og tað er eingin sum helst ivi um í okkara í í okkara niðurstøðu at var húsalantsrunnurin ikki komin so høvu t ikki havt góðar bústaðarminstsrm vit hava havt síðani tað hava verið stórar avbjóðingar menn at fólk bæði við vanligum verkamannainntøkum ella fólk sum ikki hava stórar inntøkur hava kunnað bygt síni egnu hús og bygda á plássum saman við øðrum sum kanska hava størri inntøkur og annað var húsalansrunnrn er ikki komin so eru vísur vit tá øt tey endurtikið teir ja hyggja at hyggja etir rannalondnu hjá okkum stórri býir at vit høvdu fingið stórar íbúðarblokkar við bústaðarspekulantum og øðrum sum sum kentu upp á tað men tað forðari húsalansgunnurin fyri so tað var einastandandi átak húsalanskrunnurin var so so nær við at blíva niðurlagdur fólkaflokkurin vildi avvega eg veit ikk um sambansfokrin vildi tað eisini og tað var so nær men han bleiv bjargarur í síðstu løtu við teirri sonevndi minnilutasamgonguni í tvey túsun og ellivu og tá vóru bústaðir stovnari eg haldi egaksel johannessen var landssýrsmaðuri tá hon legði uppskotið fram og tíbetur síðani fekk bstaðarbbústaðir g ongar pengar at fingu kki kappast við bankarnar og annað og ikki fyri krista háfoss legði uppskotið fram um at veita bústøðum hetta lánið hevur hava bústaðir levera trý hundrað og tretivu íbúðir frá tvey túsund og seytjan og fram og so steðgaði e upaftur og nú standa vit so og viðgera ein bústaðarpakka sum eg haldi er skeivt seldur eg si at vera beint sum her tí sum eg dugi at síggja henda pakkan evit bara at gera at tað tykist sum at endamál vi hesum pakkanum er at royna at arbeiða fyri tey sum skulu vinna tjena upp á íbúðir altso upp á spekulantarnar og ikki til tann vanliga borgarin tað val sag ata avkalstkravið sum er sett í her kunu vit lekki góðtaka bústaðir nú sumhan ætlaði at niðurleggja og sum hevur verið bulurin í at at hjá vanligum føroyingum at kunna búgva og hava síni egnu hús skal handilin verða amboði til at bústaðir saman við øðrum spekulantnum ger ymisk partafeløg kanska við útlendskum pengum eisini sum aftur fer at byggja leiðíbúðir og annan tíðløg og tjena upp á tað nein tað kann eg ikki vera endamál og í hesum pakkanum manglar eisini tann stórur spurningur sum vit heldur ikki fingu loyst nevniliga at bankarnir vilja ikki geva lán til at byggja eginhús uttan fyri miðstaðarøki tað er eit tað týdningarmesta at at at avklára og sjálvandi skulu bústaðir byggja bústaðir sum hava atlit til trivnaðin hjá fólki tað snýr ikk um at javnstilla vinnuna bústaðar eg eri samdur onkur sum segði valsíðunidli býráðsvali at vit skul ikki tosa um eim bústaðarmarknað bústaður er er ein er ein grundleggjandi mannarættindi hava at hava ein egna bústað og sítt egna heim tað snýr iseg um at javnseta borgararnar tað má vera tað hugsjónarliga grundarlagið og tað vónið eg einat landstýriskvinnan hugsar um tá honheur búkt so nógvar orku upp á at at at forhandla veða vinnuna tað er at borgarin kann verða javnstillaður og tar ber væl til at gera um húsalansgunnur fær møguleika at taka tey lánini halda fram við tí arbeiði num han hevur gjørt við leiðíbúðum lut ogíbúðum og øðrum góðu dømir eru longu prógvaði suðuri í vági hvussutað ber til at gera lut ogíbúð org annað hald fram á tí leiðini og fara ikki inn og royn nú og gera húsalandsgrunnin ella bústaðir til eitt amboð í í profitti hjá hjá fyritøkum og bankm og fíggingarstovninum og øðrum ella bústaðarspekulantum fyri at kalla tað akkursum taðer tað máu ikki henda og tað verður okkara atlit til víðari arbeiðiviðhesum málinum eg skilji ikki hví mann er farin ta leiðina tí vit fáa fulla semju her í tinginum um mann hugsar um at javnseta føroysku borgararnar fólksvin skulu seta seta eygubygd tað er blivið so dýrt at gera tað í føroyum at tað líggist longum at tað er tað sum er endamálið og bústaðir eru høvuðsamboðið fáa vit væl gjørt uttan at taka alt hetta uppí sum eg sepki skilja meiningina við stá nú liggur er tað alt ov fáir pengar til bústað il at gera tað sum kann gagna borgaranum meðan man roynir at brúka fat til at gagna ella fáa bústaðir at fara inn í prosjektir saman við fólkikum kenna pengar ufá tað tað er slett ikki endamálið við bústaðarpolitikki føroyinga
tað verður so endurtakað við feilirnar hjá øðrum londum at vit at vit fáa bústaðarmarknaðin til at vera eitt spekulatiónsobjekt og ikki eitt amboð til at allir føgurar kunnu bógva um nøkulunda jøvnu føti takk fyri mær tað er viðmerkt í garðstøðum áfoss ger so væl
ja tað er eingin ivi um at tað eru nøkur góð ting í hesum lógaruppskotinum men tað eru sanniliga eisini vansar og ikki minst hetta her sum høgni hoydal vísir á at tað tykist sum mann hevur mist fokus frá hvat hvat snýr hetta seg um altso mann farin burtur frá tí bústaðarpolitiska og at hjálpa fólki sum hava tørv á bústaði til at hugsað meira vinnupolitiskt og tosa um ja men mann skal javnseta bústaðið við vinnuna og tað er høvuðsfokus tíbhevur orðaskiftið víst at tað eru nógv tingfólk eisini samgonguni sum ynskja at gera nakrar tilleiðingar tá málið ii er í nevnd so vónandi er ein vón fyri at mann fær broytt nøkur av hesumviðurskiftunum millum annað hetta við at mann skal deila landið í tvey eg veitikk um høgna hoydal her ein viðmerking til tað at at í einum parti av landinum skal ta vera dýrari at leiða og einm øðrum parti skal tað vera bíligagir tykist tað r ikki ómetaliga løgið
ja takk ger so væl høgni høvdu
j men vit kunnu heldur ikki um løgtingsfólk fólkavalfólk góðtaka at tað kemuret upskot frá landsstýrinum sum í verueikanum sigur tað at íbúðarútreiðslurnar sum longu eru so stórar famanundan og leiðuútreiðslur til dømis skulu fara at hækka hjá hjá fólki í føroyum altso atað kaneitt øgting ikki gera men tað stendur í hesum uppskotinum tað og landsýrskvinnan segði tað t so má roknar mær leiðin fór at hækka í havn ella í í miðstaðarøkinum so o so nógv tað ber slek ikki til vit mug heldurat fáa tað niður tí tað verður eisini ein tórur altso eg ræðist framvegis ta t hann vanliga t vitav rætt vit at tørva á leiðuíbúðum men munurin millum eiðarar og leiðarar kann blíva so stórur hesií landinum at ein stórur partur av fólkinum liðugur av at leiga fastogn út til til til leiðarar sum brúka megin parta síni løn upp á at gjalda tað aftur har ið virðið verður hjá tí sum eigur bústaðarblokkar ella hvat tað kann vera ella hús so tað riggar ikki men heta er við at gera føroyar áo bborgaran tað lýst á ungum men har er okkara uppgáva at gera tað lættari hjá fólki kring landið at fáa lán tí har liggur er í dag ein stórur munur millum fólk í føroyum um at fáa lán til sína t til sín bústað at mann ikki fær sama somu møguleikar úti um landið sum mann fær í miðstaðar økinum
ja takk so er tað jágvur mikkelsen sum fær viðmerking
gersuvælharra formaður vissi eg skilti høgna hoydalrætt so er hann samdur í tí sum eg fórdi fram í áðni og tað er at hevði mann havt fokus á frá bústaðum at byggja til tey sum ikki sjálvur klára at byggja og tey sum hava serligan tørvor sívíðari so hevði mann kunnað komin rættiliga langt og ikki at byggja fyri fólk sum hava ráð sjálvi at byggja men eg var glaður fyri at høgna hoydal fór aftur søguna og tosaðu um hjartablóðu og tjóðveldið og húsalandsgrúnnum eg vil fegin siga og gev høgna aftur at húsalandsgrunnin hevði eina ógvuliga týðandi góða funktión tá men tað minni meg eisini aftur á tjóðveldsflokkin sum var ein heilt annað flokkur tá tey seinastu nógvi árinni hevur bústaðið ella húsalandskun onga funktiónhavt tað er bara umsitið ákur lán og einki meir soleis hævr tað kanska eisini verð við tjóðveltsflokkinum at funktiónin hjá tjóveldsflokkinum hevur faktiskt verið ógvuliga ivasom so har hevur verið ein vistsynogiur ímillum húsalandsgrunnin og tjóðveldi
ja takk ger so væl lønji hoydal
harra formaður um ummjakum mikkesen vil brúka tíð upp á at lat menn kalla bara spæla at spæla hund við einum máli sum er týdningarmikið um hettar so er hann vælkomin fyri mína skygt til tað eg kan bara vísa á at við tjóðveldi á odda og við kringni háfoss odda so fekk húsanskrónnur hesar lániheimildina sum hevur skapt stórar broytingar og at húsanskrunnuri skal konsendtrera seg um ja bæði at at skapa íbúðarmøguleikar fyri fólk sum hava tørv men skal eisini vera eitt amboð hjá skulu vit siga kallast fyri vanligum fólki í føroyuma kunnu eta búgv tað var tað sum hnn var upprunaliga og hetta við nú knappliga at koyra almennar uppgávur inn at nú skal nú skuldu bústaðir eisin standa fyri at gera barnaheima og alt annað tað er ein tað er tað tað ertað e ein óskikkur tað eigur at gerast á fíggjarlógini tað er politikkur meðan meðan húsalandsgrunnin ela bústaðir skulu og hava longu víst oprógvað tey kunnu tað skulu gera tað møguligt hjá fólki í í ymsum støðum eisini fólki við vanligu intøkun at kunna útvega sær ein rímiligan bústað ans efti leiði lut ogíbúðu og annað eg haldi teisin húsanasgrunnur skuldu ella bústaðir skuldu kunna bjóða bankunum av tí at í øðrum londum hava stð ikki bankarnir verið teir sum sum tjena upp áa íbúðir íslandi norra danmark aðrastaðni tað hvr verið heilt aðrir stovnar íslandi er tað í yvirbugarstjóvurin sum ger tað so í føroyum er hevur mann tað heilt serstakt mann gevur bankunn heimild til at tjena pengar upp á íbúðarneyðina hjá fólki tað líkist ongum
ja dagsolai er ari joensen sum fer á viðmerking ger so væl
takfyr harar formaður øh eg haldi at nógv av tí sum høgni hoydal far fram tað var relevant ø eitt sum eg kundi hugsað bleiva eitt úrslit av hesum her bústaðarpakkanum tað er at okur royna at fáa aktivera teir pensjónspengar sum liggja í føroyum sum dag liggja steindeyður og tað er jú pengar sum okur øll eiga talsu tð eru okkra egnu pengar sum skulu geva eitt avkast so ella so aðrastaðni er tað vanligt at tað verða lagdur í íbúður íbúðar bygging til leiguíbúður og og teir vilja ikki fara inn á ta sagmentið vvisu teirr avkast inn um tavisi a tað skal vera eitt eitt avkast sum er rímiligt vissi ikki vissi ikki tær eitt eitt ja eitt rímiligt avkast til okum borgarar sum eiga pengarnar so vilja tæir simpultenn ikki inn at invistera hesar pengarnar so h tað er ein sovorðu sovorður knívsegg hvat hvat er for lítið hvat er for nógv men eg trúgvi at tað kann vera ein máti at fáa

jatakk ger sovælrnihoydal harra formaður jú eg skilji haldi eg skilji sjónarmiðið hjá hjá erhardi jonsen oghann hevur nevnt nevnt tað áður tað sum eg bara ávara ímóti at vit hava hóast alt ta støðuna í føroyuma at vit hava ikki enn vit hava ikki gjørt allar teir somu feilirnar sum onnur lond hava gjørt og tað er rætt at tað er ein stórur ein stór peningamong sum er bundin í pensjónsuppsparingum og tað átu at kunnað gjørt gagn í samfelagnum fara vit inn at ditalregulera og krevja eit hægri avkast og at bústaðir skal fara in at hjálpa við tí so áttast fyrit vit standa aftur við tí at vit gera bústaðarspurningin til ein bara marknaðarspurning omvit hava sað hvat hendra á øðrum londum eisini pensónsfeløgir við tað endað vit at selja til amerikansk feløg sum hækka leiðirnar og framvegis tað er eisini ein spurningur suneg hví skulu vit gera tað í føroyum hava vit yvirlit yvir marknaðin tað eg gjørligt hjá vanligum familjum at kunna seta seta búgv antil leiði og at ella ella ella ella at eiga og hví skul vit fara inn og gera hst at gera hat ondratiónina hr eg skilli ta ikki altso eg haldi pensjónskassanir í føroyum kundu væl tikið meira lut og at bankarnirkunnu verið pressaðir nógv meir tí teir hava kenst meginpartaðsítt innkenning upp á íbúðarneyðirna hjá føroyingum í mong harrans ár so vit kundu gott pressa tær meira har tað er tað við sum gera sumt løgting og ikki at halda tað at nú skul vit lokka teir seta pengar í og teir selja tað bara víðari spekulatiónskanskan seinni eisini pensjónskassanir tú sigur teir hava bara eitt avkast kravja takk so er tað løgmaður sum fær orðið ger sovæl
ja takk hara formaður eg haldi að era eitt áhugavert kjak her í dag um bústaðarmarknaðinum so ma siga og ikki minst um tær broytingarnar til tað betra sum er hent á bústaðarmarknaðunum seinastu ja tíggju árini eftir hondini frá tí at mann fekk kanman siga bústaðir broytt soleiðis at tað kundi fara aktivt inn á bústaðarmarknaðin og skipað ein leiðurmarknað hetta hevur veruliga verið viðvirkandi til at skapt eina hugburðsbroyting innan fyri sethúsa bygging sethús á ognir ella íbúður í føroyum frá ata var eitti most um so ma siga at øll skuldu eiga sítt egna frá tí nærmast tú setti bygv fyrstu ferð til tú einaferð fórt foldin frá er hugsanin ikki longur tann tí nú er hugsanin tann at ja hetta er fyrst við keypti mær eina íbúð ella leiðimæraníbúð eg prøvi tð av ar tað her eg vil vera ar tað her eg havi arbeiðsmøguleikarnar og fyri tey tilgomlu eldru har er eisini ein anein annar hugborðir nú til at ja eg sleppi mær av við mína stóra ogn og leysgevi hana til yngri familjur við børnum sum hava brúk fyri tí stóru ognini sum eg havi ást gott av tey síðstu tretivu árinimeðan eghevibrúk fyri tí so tað gleðilig er hent at vit við bústøðum sum grundarlagi fyrrverandi húsalandsgrunnurin sum lá sum ein loyvd aftan á ja rumbli sum var í hálvfemsunum har meir ella minni alt fór á hús atgang bæði bankar og húsalondsgrunnin faktiskt eisini so fingu vit tað burturúr við teimum broytingum vit gjørdi í tey at nú hava vit ein livandi reguleraðan leiðumarknað sum vit ikki høvdu tá vit hava leysgivið hópin av húsum sethúsum til tann væntaða tørvrin sum hevur verið og vit hava fingið hesa hugburðsbroytingina sum ger tað at fólk eru meira liðilig á arbeiðsmarknaðinum og ikki kann mann siga at føla tað at hesin bústaðiri sum eg havi nú er mín og hava eittanna stað øgiliga stórar bindingar til tær fastoktirnar sum mann hevur so tað er tað gleðiliga sum er hent í bústøðunum hyggja vit so frameftir hvat skulu vit nú gera nú hava vit so valt sum samgonga at hugt eftir skulu vit fara á stigið víðari vit vóru jú kanska eini tretivu fjøruti ár aftan fyri okkara grannalond tá tað kom bara til leiðumarknaðin nú opnaðu vit upp fyri at fáa sett meira ferð á lutaíbúðarbygging samstundis sum vit siga ja vit ynskja eisini at fáa aktiverað tann privata ja bæði kapitalmarknaðin pensjónsgrundnarar verður nevnt her fleiri ferðirnar og annars privatar aktørar sum eru áhugaðir at luttaka í hesim her bæði í formaðurar við í sjálvari byggingini og í formaðuri í fíggingini men fortreytin fyri tí er at onkursvegna skal eitt avkast liggja í tí altso eitt pensjónsfelag hevur skyldu til at røkta virðini hjá pensjónsuppspararanum optimalt og harvið tryggja sær eitt slag av avkasti og tí er tað neyðugt at mann eisini har hyggur eftir skal man aktivera pensjónspengarnar so er tað neyðugt at tað verður í form av einum iløðrum avkasti hetta eru tryggar íløgur í fastoknir tað er tað soøguliga prógvar kann mann siga at fast okkum er ein tann tryggasta íløgandir kanst gera og vissi epensjónsfelag kann soast til tols við at ja eg fái eit lítið avkast her so geri eg tað men fáa tey null g avkasti so ger einki pensjónsfellatað tí tey hava skyldu til at røkta peningaognirnar pensjónirnar hjá okkum øllum best møguligt

eitt annað sum hevur verið væl viðgjørt her í dag sum vit eisini kundu rokna við frá samgongunasíðu fór at vera eitt evni sum havða tikið upp tí tað er nakað nýtt í hesum tað er tað at nú fer mann inn við bústøðum til at byggja bygningar sum vit annars vanliga hava sæð sum eru bygdir direkta á fíggjarlógini og tað sum eg síggi sum spennandi í hesum her er at kanska verður hetta eitt nýtt modell til at vit í føroyum hava eitt felag sum tryggjar at teir almennu bygningarnir verða viðlíkahildnir við tað við broyta modellið frá tí at vit gera eina ílegu á fíggjarlógini og gloyma alt um framt a viðlíkahalda á bygningunum forsøma bygningarnar tað síggja vit bara í dag at fleiri bygningar ella av teimum heimunum sum vit byggja í dag verða faktskt bygd har sum vit hava tikið gamla gomul heim niður simpulten lagt tey altso kantman siga tikisð tey niður frá niður til jarðar kann mann siga tí at at tay er so illa viðlíkahild at tað loysir ikki gra tey aftur tí síggi eg fyri mær at riggar hettar hendan royndin við at vit byggja nakrar stovnar fíggja tað so yvir raksturin við at betala eitt árligt gjald har bæði kann mann siga at íløgan verður goldin men eisini til viðlíkahaldið sum bústaðarhaldið hevur útmerkað seg í at hava dugað væl við at givið eina rímiliga leiðu tí tað er ein langtíðar íløga sum bústaðarstendur fyri upp til tretivu til hálvtrýss ár og og skal ikki hava skjótar pengar aftur men starvselutols við at tað skal betalast aftur yvir nógv ár og samstundis setir pengar til síðis bæði til ta árliga viðlíkahaldið men ikki minst eisini til tey stóru viðlíkahaldin sum koma tá bygningarnir beginna blívu es her ja tjúgu tretivu fjørutioghálvtrýss áruni tí síggi eg fyri mær at tað kundi blívi ein framtíðar loystir sum vit her kundu brúkt til at tryggja at almenni

sum eru ú fleiri hundrað túsund fermetrar verið viðlíkahildin til lítar soleiðis at vit varðveita virðini í samfelagnum ø eitt annað sum eg haldi hevur manglað eitt sindur í kjakinum er hettar her jamen hesar pengarnar sum vit brúka av skattaborgarans pengum um vit viljað tað ella ikki tí hetta eru pengar sum vóru í einum kan mann siga deyðum húsalandsgrunni frá eini loivd frá fýrsunum serliga hálvfjerðsum fýrsunum har tað fíggjaði øgiliga kann mann siga hava brúkt tað nú til atsett ferð á ella ein skipaðan leiðurmarknað teir pengarnir kannman siga høvdu vit sjálvandi havt kunnað brúkt til vælferð í staðin so tað má mann eisini taka hadd fyri alt tað sum vit gera tað bíligari fyri her á bústaðarmarknaðinum er nakað sum vit sum almennir myndugleiki høvdu kunnað brúkt til at fíggja okkurt annað á vælferðarøkinum som mann kal ikki síggja tað sumu hett er bara pengar sum einki kostar fyri samfelagið o einki kostar fyri nakran jú vissu vit hera á løgtingi fyrigigla okkum at vit kunnu gera tað bíligari úti á leiðurmarknaðin so er tað tí at onkur betalir í hesum føruum er tað bara ein sum betalir og tað er skattgjaldarin um hann vil tað ella ikki tað er borgarin í føroyum sum rindar eisini tá vit nú samtykkja ja heger farið nú út og byggja men nú siga vit at nú skal tað gerast við lánitreytirnar sum tit fáa men áður hevur verur sagt at tær seks hundrað milliónirnar skulu bara sum eginrogdin hjá bústaðir ella húsasrunnin var skulu bara forrentast partvíst eitt annað mál kann mann siga sum samgongan setti sær fyri var hetta her við hvussu tryggja vit betraðar fíggingarmøguleikar kring alt landið nú hava vit kan man siga tryggjað at vit hava fingið leiðuíbúðir bygdar kring landið tað er onkurstaðis sær meira onkustaðni sær minni men sum tað sær út til nú so er tað ein marknaður sum tekur digásið eisini frá teimum privatu tað er jú gleðiligt at teir tað privatu fylgja við eisini og fáa at hanga saman men tað sum manglar eg kanska meira hefta her við fígging kring landið nú komi eg frá einum øki míni heimbygd har tað fyri eg haldi tað e trý ár síðani nú blíva útstykkjaði ella blívur klárgjørd tveyogtjúgu grundstykkir har eru bara tvær grundir uppkomnar har eru einki hús bygt enn tað sigur mær so mikið sum tað øll grundstykkinir seld men einki bygd tað sigur mær so mikið sum tað at tað er trupult at fáa fígging tað er eisini tað man hoyrir tað er dýrt at byggja í dag tað er dýrt at fáa hondverkarar ella trupult at fá hondverkarar men tað ber til og tað er eisini ymiskir alternativur byggingarhættir troyttir síðstu árini við innfluttum elementum og so víðari men hóast tað sær tað út til at vera trupult at fáa fígging so tætt við miðstaðarøki sum ein hálvan tíma at koyra úr úr úr miðbýnun í havn so onkursvegna er tað eitt mál sum vit í samgonguni eisini arbeiða við hyggja eftir hvat kunna vit gera mær dámar ikki veghald eg veit vat mann fór nógv inn í veghaldð serliga í fýrsunum seinna helta fýrsunum tá var tað meira skipabygging og annað tað er ikki veðurin at fara men tað má kunna finnast ein loysn sum tryggjar at annaðhvørt tann rteir privatu fíggjarstovnarnir eiga at klára uppgávan eftir mínum tykki gera teir ikki tað so mugu vit frá almennari síðu onkursvegna gera skipanir soleiðis at tað ber til at byggja sær síni egnu setus sumhann hir hug til tað og fáa fígging til tað her kring um í føroya á føroya landi so eg haldi eg kann siga at eg haldi at kjakið í dag hevur verið sakligt og og víst á nógvar vegir og nógvi nógvar møguleikar eisini mann kann fara hyggja nærri eftir millum annað hetta her við kommununum skuldu tær hava fleiri møguleikar at trýsta kanska tey tómu húsini meira gera tey meira aktiv hevur onkur verð inni á onkur snakkað um at mann betalir bara helvtina av grundstykkinum beinanvegin hin helvtina seinni og sovíðari og eitt modell sum mann einaferð hugdi eftir tað var um mann kundi eventuelt leiðað grundstykkini inntil setisin varð niðurgoldin fyri síðani tá at grundstykki skuldi fella til gjaldingar ogsu víðari so tað eru nógvur møguleikar mannkan hyggja eftir men her hava vit so frá samgongunasíðu eitt boð upp á ein bústaðarpolitikk einivið eitt sindur av nýggjum øískoyti av ymiskum møguleikum vit kunnu gera og tað verður so víðari viðgjørt vónandi væl og virðiliga í trivnaðarnevndini og vónandi fáa vit ja so nógv so stóra undirtøku her í løgtinginum sum til ber um hetta málið takk harra formaður
ja takk so eru tað viðmerkingar tað fyrsta tað er kristino hfoss gersovæ
ja løgmaður han huglai eitt sindur breitt til dømis hetta vit fígging av nýbygging uttanfyri tæir størru býrnar tað er neyðugt um so er at vit vilja tryggja at yvirhøvur skalt vera bygt nakað nýtt tey komandi árini tjóðveldið legði sum kundu taðeitt uppskot hesum viðvíkjandi fyri løgtingið herfyri og íg vóni atsamgongan kann hyggja ett sindur nærri eftir tí arbeiða víðari við tí og koma við onkrum ítøkilinum tí viðvíkjandi viðvíkjandi hesum uppskotinum sum orðaskifti víst a at her nógv góðting í men hereri sanniliga eisini viðurskiftir sumann ikki ert samdur í vil løgmaður virka fyri at mann fær altso eina breiða semju her á løgtingi um uppskotið er tað sum eg havi upplivað er millum annað hetta her við hesum avkastu krævunum kundu mann umhugsað slept í tí hetta má snúgvasts fyrst og fremst um at byggja so nógvar íbúðir til so lágan kostnað sum møguligt og at hjálpa teimum sum hava bráðtørv so spurningur er send vil løgmaður virka fyri at vit gera nakrar tilleigingar í hesum her sjálvt um eg veit væl at landsstýrið lagt hetta uppskotið fram
ja takk ger so væl løgmaður
ja takk harra formaður ja júst hetta her við við hesum her avgaðskrævinum altso tað tað hevur verið væl og virðiliga viðgjørt í samgonguni tí vit vita at tað eri kannman siga eitt evni sum fór at verða viðgjørt og fór at verða kritiskt viðgjørt eisini sum eg berættiav eftir mínum tykki men tá samanum kemur so er royndin við hesum er kunnu vit fáa kapitalin við okkum til arbeiðis tí bara tann pakkin hann ljóðar øgiliga stórur fýra hundrað og hálvtrýss milliónir har av tvey hundrað og hálvtrýss milliónir er til nýggjar íbúðir men burtur úr tí fáa vit bara bara hálvt annumdríbúðir tað er jú nógv for lítið tað er brivið víst á her fleiri ferð í dag at at bústaðarbyggingin tey síðstu árini burdi havt kanska verið tvey hundrað og hálvtrýss til trý hundrað g íbúðir um árið men vit hava bara bygt knapt tvey hundrað tað vil ese siga hat her strekkir ikki at nøkta bústaðartørvin men kunnu vit fáa pensjónspengarnar til arbeiðis sum vit hava sæð í øllum okkara grannalondum uttan undantakshaldi eg tori at siga so er nógv vunnið vistu vit bara siga ókey kravið skal vera har fyri at fáa kapitalin tað allar tær milliardirnar sum standa daðar í føroyum til arbeiðis í føroyum og ikki í útlendskum íløgufeløgum og íbúðarfeløgum í útlondum
ja takk so raðið jóhannes joensens viðmerkingu ger so væl
fyrra formaður nú veit ikki um eg misskilti løgmanlin men løgmaðuri sigur at eg skattjaldamskal rinda so sum eg havi skilt tað so er tað bústaðir sum fær loyvi til at taka lán og teir til sjálvu rinda lánið aftur so skatkjaldurin er skaðafrí í hesum førimtakk ofyri

ja takk harra formaður eg royndi at klárgera tað við tí at í fýrsunum tá varð tað jú løgtingið var inni og veitti hópin av veghaldi og annað og mann vildi la ikki í hesum førinum tá ið bústaðir fer út og læna pengar løgtingið samtykti ta her í dag ella í komandi tíðum so er tað landi sum í síðsta enda stendur inni fyri tí og møguliga kemur at rinda um so er tað ikki her tá tað er sagt so nevndi eg eisini at av teimum seks hundrað milliónunum í eginnokk hjá gomlu gamla húsalandsgrunnunum varð alternativið at vit tóku tað inn í vælferðina í føroyum og brúkt tað til vælferðarøkið heldur enn tað sum vit hava gjørt nú at aktivera pengarnir og sagt at tretivu prosent av íløguni skal ikki forrentast yvirhøvur og hittir eitt øgiliga lágt avkastkrav til restina tey hálvfjerðs prosentini so tí erta eg sigi um ann vild ella ikki pengarnir kunnu bara brúkast eina ferðinar í hesum førinum hava vit frá løgtingsins síðu valt at brúka teir til at stuðla leiðuíbúðina í føroyum og tað er eitt gott endamál tað her víst seg at rigga vit hava verið tíggju ár í gongd nú og eg vóni at vit nú eisini koma inn á lutaíbur og alternativar byggjahættir sum vit nevna taðher ella fíggingarættir til alment byggjarí sum kanska kemur at kannmansiga til góða at síggja at vit hava ein stovn í føroyum sum dugir at reka bygningar og halda tei við líka yvirtí
ja takk so er tað eyðkursamu senn sum fer at viðmyrkja ing
ja takk fyri harra formaður løgmaður sigur hetta her við bústovnum at mann tað at leggja uppgávurna at byggja bústovurnar yvir á bústaðir at tann leisturin av vist nú hann riggar so fer hann kanska at garantera fyri at mann fer at viðlíkahalda nakað sum landið sjálvandi ikki hevur gjørt í hvussu er alt for lítlan mun men tað viðlíkahaldið sum bústaðireventuelt skuldu so verið trygdin fyri at tað bleiv gjørt tað skal jú fíggjast av tí somu fíggjarlógini sum mann higartil ikki hevur játtað til viðlíkahald so tað virkar eitt sindur løgið har mann enntá eisini skal fíggja raksturin ella avsfíggjarlisar bygningarnar yvir raksturin sum ein árenni og fíggjað fíggjarlógini hvussu hvar kemur tann trygdin frá og er tað so smart at taka og leggja nakað nýtt yvir á bústaðir sum mann hevur í forvegum ekspertisuna hjá landsverk ætlar mann at broyta nakað við uppgávuni hjá landsverki ella hvat hví skal mann uppbyggja eina eksperitisu sum mann longu hevu

ja júst soeiisa sum egmes gjøgnum formannin er tað at í hesum førinum er tað soleiðisnar at tann stovnurin sur bygdur iðeri skig av bústøðum hann kemur at krevja eina leiðu inn árliga leiðu og tann leiðan verður ásett av m sum so innroknar at hann skahaldast við líka bæði árliga og upp á longur stygt ha va set tey næstu tjúgu tretivu fjøruti oghálvtrýss árini og ikki sum nú at tað er av hangut av hvussu nógv vit her á løgtingi á hvørjum ári tá vit tá vit stríðast um fíggjarlógi fáa alt hanga saman játta til landsverk men í síðsta enda eeri sandwjegun zawelsen at tí síðsta enda er tað bara ein sum betalur og tað er føroyskir skattgjaldar sost er tað altíð men hevur tað lagt í tryggar karmar hin loystin vit hava koyrt eftir í dag hevur víst seg ikki at rigga tíverri og tí verða bygningar sympildagin jarðaðir tí er tað vit síggja í tí eina heiminum fiá mýrini sum verður bygt nú ein bygningur er tikin niður heilt niður til jørðina bygdur upp á nýggjum og vit skulu jálpa nógvar tíggjudagsu miliónir her at gera at byggja av nýggjum heldur enn at brúkt við líkaldi báta
ja takk so er tað landsstýriskvinnan í almanamálum elsbetmersedis gunnlestóttir
gesvæl ja takk fyri harra formaður ja her verið eitt gott og langt kjak í dag og tað er komið nógv skilagott og fram og eg fari at takka fyri eitt gott kjak øeg ætlaði bara at koma eitt lís sindur n á onkur ting afturat sum havi verið frammi tað er hetta her við at mann atbústaðir skal kappast víð javnum føti har sum kapping frammanundan altso endamálið við øllum sum eg nevndi tað er tað at vit mugu fáa so nógv bygd sum tivurhøvur ber til og bústaðir sjálvur hava fleiri ferði verið og sagt vit klára ikki alt einsamall hermatamann sigur tað privata eisini koma meira inn á banan soeis havi eg skilt teir og visti mann lesur orfragreiningina hjá teimum frá tvey túsund og átjan so sær mann hvat stendir har eisini tað og vissið vit skulu eg eri eri samd í tí tað er tað er soleiðis vit mugu royna at fáa teimmum privata kapitalinum inná meira inn á bana og hvussu gera vit tað is tann privati kapitalin skal innin á banan so má tað verða eitt avkast krav tí teir fara ikki at byggja íbúðir visuitað ikki loysa seg tað sigur seg sjálvt men so skal mann eisini hava huga at hetta verður nokk ein tolin kapitalur hvat hvat fer avkast vis teir fara saman bústaðir tar tøkn bleiv samd um tað pljóðist e ikki bara man sigur nakað mannsigur gt yvirhøvur ikki men tað tað veit mann ikki fyrr enn teir eru farin í samstarv og so hevur tað verið nevnt nógv um at so fær bústaðir altso íbúðirnar frameftir bleiv tjúgu prosent dýrari hatta segði formaðurin í bústøðuni einaferð eini einari sending sum eg skuldi verið við í so bleiv tað spælt áðrenn eg skuldi lata kjakið og so sigur hann eisini tað hetta er bara eitt skot hetta er bara eitt skot sum hann segði soleis minnist eg at hann segði tað og hvat avkastikravið skal vera tað er ikki nakað sum stjórin í bústaðuni kemur at bestemma tað er soleiðisnar ati tað verður ein kunngerð og í kunngerðini verður tað so hvat ið avkastukravið skal vera har sum nú snakki eg um har sum tað í kapping og tá ið vit so snakka um har snakka vit um tá ið teir sjálvir fara og skulu í kapping við tað privata einsamallur øhog so er tað eisini aðrar tvey hundrað milliónir krónur sum er til almannagagnligt ella til serligar málbólkar og tað kundi kanska verið til fólk sum hava seinheilaskaða tað kann vera íbúðir til fólk við sálarligum avbjóðingum men eg haldi ikki at mann skal taka líkasum vera negativur um tað at hesi fólkini fáa ein part av hesin stóra pakkan upp á sirka eina hálvan milliard tí at hesi fólkini fara eisini at betala fyri at búgva har tey fara eisini at betala fyri loysi øhog so hevur tað eisini verð nevnt hettaher við ati leiðan fer at vera so dýr har má mann ikki misskilja tað er ikki soleiðisnar at tey sum leiða hjá bústøðum í dag at tann leiðan fer at hækka nú tá ið vit fara at byggja av nýggjum tað er ikki ikki tær íbúðirnar vit snakka um vit snakka um frameftir hvattá ið bústaðir har sum tað er kapping hvat avkastukravið skal vera hvussu nógvar hundrað krónur ter dýra ella hvosta fyri at síggja út tað er ikki líka sum tey sum eru í einum bústaði í dag tað erikki tey vit snakka um í hesum høpinum so tað var tað og fari eina ferð afturat at takka fyri eitt gott kjak og vónandi fer og eg vænti at tað fer at fáa eina góða viðgerð takk fyri harra formaður
ja takk sona viðmerkingar tan fyrstu teg er høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg veit ikki um eg skiltilandstýriskvinnuna rætt altso fyrsu segði hon tað at at tað verður ikki stjóran bústøðum sum fer at avgera hvat hvat dýrar tað verða at leiða viðhesum avkastkravinum men tað verður áset í eina kunngerð hvussuskal tað skiljast altso tavsi eg skal lansstýriskvinnan áseta eitt avkastkrav í einari kunngerð sum kemur at regulera húsaleiðina til dømis í havn í klaksvík o runavík er tað er tað tað sum ligur í kortinum s so havi eg so hevi eupphædur meira skeptiskurin eg var frammanundan er tað veruliga tað sum sum sum landsýrskvinnan segði og hvør er grundgevingin fyri at at almannapolitikkur altso tað vil siga barnaheim og aðrir stovnar til fólk við serligum tørvi skulu koyrast yvir á bústaðir og ikki vera fíggjarlógini

takk fyri harra formaður tað var gott at høgni hoydal koma inn á tær við hesum bústøðunum tí at mann mann mann sitir eitt sindur við sum tað verður sagt depin frá andstøðuni soleiðis havi eg næstan fingið fatan av at nú ætlar mann tað at alt skal verða bygt hjá bústøðuni vit skulu ikki gloyma tað at í løtuni so so arbeiða vit við btbstaðir til fólk við serligum tørvi í mýrini til átjan fólk og so er tað heimi á kvíggjartún tað verður tað uppskotið lagt fram fyrsta dagin til níggjuogtretivu milliónir umframt heimi sum verður bygd massiar í reynstún tað er pluss tað at mann fer at at byggja til almannagaglis eg líka skal nevna tær við kunngerð ð soleiðis at kunngerð fer millum annað millum annað at ása hvussu stórt avkast bústaðir skal rokna sær í samband við verkætlanin í teimum økji eina grundarlagi útir kapping og har er tað har sum teir einsamall vsti teir fara saman við teimum privata so kunnu teir blíva samdir um hvat avkast verður tað blanda st ikki pí takk fyri

ger s væltakk fyri altso kunnu vit fáa tað ordliga greitt tí eg halst tatvekt vðeitt sindur ógreitt visti bústaðir heldur áfram at byggja bústaðir sum í dag nú skal bústaðir gera alt mølt annað og alt gott um tað men tær bústaðir tær íbúðirnar sum bústaðir skal byggja fer landsstýriskvinnan at áseta kunngerð at tær skulu durka í mun til í dag at tað skal vera eitt avgjørt av yvirskotskræv sum ikki er í dag eisini har sum bústaðið bygir einsmalt var ikki akkurát tað sum formaðurin hjá fólkaflokkinum á tingið eisini segði ikki var serliga kløkt ta tað fornuftið at má jú vera tað at mann roynir at fáa bygt so nógvar bíligar íbúðir sum yvirhøvur til ber og serliga í miðstaðarøkinum sum klaksvík runavík og havnini har mann hevur brúk fyri nógvum bíligum íbúðum so eg hopi at eg misskilti landsstýriskvinna tað hopi eg veruliga tí tað hevur hvussur ikki verið tað sum fólk hava hildið í dag takk fyri
ja takk ger so væl elspett mersetis gunlagsdóttur
ja takk fyri harra formaður tað er soleiðisnar at í paragraf átta c stykki fýra har stendur landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur um verkætlanir á vanligar bústaðarmarknaðin sum húsahúsalandsgrunnur einsamallur fer undir í teimum økjumum landinum har grundarlag eg fyri kapping tað stendir í uppskoti tað burdi ikki komið sum eitt sjókshock vismalisuta sjálvandi men har sum bústaðir fer saman við øðrum kunnu teir so blíva samdir um hvat avkastukravið skal vera teg nevndi at pensjónsfeløgini hava ein væntie ein tolnað kapital ella hvønn tað fera saman við takk fyri

ing ger su væl ja bara við viðmerking til landskvinna um hetta her at mann vil hava bústaðir til at vera virkað sum privat á marknaðinum s vvið við teirmum marknaðartreytunum sum eru so gangið g út frá at ella tað tað kann ikki tykjast serliga skilagott at detailstýra so vissi mann tað má væl vera tað sum bústaðir má fóast somu treytum sum og so um møguleikar sum sum tey privatu wis vistu ter skulu virka á privata marknaðinitakk fyri
ja takk ger so væl elsbett marsetis gunlegstóttur
ja takk fyri hformaður tað er eisini tað sum eg allan tíðn havi sagt tað veskal javnsett takk fyri harra formaður
ja takk so er tað siru semberg sum fær ina viðmerkinggersuvæ
takk fyri harra formaður atso sum eg skilti landsstýriskvonnuna so kann mann rokna við t allar íbúðir í vistayðarøkinum verða dýrari tá ið tað kemur til hetta her við at áseta avkastkravið sum skal verða lýst í kunngerð hvør er tað so sum tekur avgerð um hvat avkastkravið skal vera tað er tann fyrsti spurningurin h og taðn næsti tað er at nú er tað fleiri umboð eisini í fólkaflokkinum sum hava verið uppi og sagt tað at eg ynski at mann ger broytingar í nevndini soleiðis at mann fellur burtur frá hesum her við hesum avkastukravinum tí mann vild ikki hava prísin í miðstaðarøkinum upp ø tekur landstýriskonan undir við ati nevndin fer og broytir uppskotið soleiðis at mann fer tað burtur
ja takk ger so væl elspet mernsedis gunlestóttur
landsstýriskvinnan hevur arbeitt í nógvar mánaðir við hesum uppskotinum tað vita vit øll landsstýriskvinnan hevur havt hetta uppskoti fyri í landsstýrinum har eg havi fingið fulla upphækning og eisini í í samra ella hvussum mann sigur altso mann mann er samdur um hetta landsstýriskvinnan hevur eisini havt framløgur fyri samgongulimunum og havi fingið líka upplækning til at leggja hetta uppskotið fram øh og og hetta er tað sum eg havi lagt fram og sum eg havi nevnt eisini so havi eg fyri hildið meg til tað sum stendur í samgonguskjalinum soleiðis er tað nú er tað so farið í trivnaðarnevndina hvat mann bleiv samdur um í trivnaðarnevndini tað kann eg so ikki svara upp á núverandi men tað er ikki óvanligt at onkrar broytingar koma takk fyri harra formaður
ja takk so er tað edva jakobsen sum fer eina viðmerking
grs væltakk fyri harra formaður tá ið mann tosar um at fáa eina størri broydd í hetta her mann fær kanska til almenna kommunur og bústaðir og privatar aktørar eisini metur landsýriskvinnan síggir tað kann vera ein avbjóðing at fáa nakran privatan at vera við visu vit snakka um null avavkast illa tað at tú skalt fáa nakað pensjónsfelag vera við vissu slett eitki avkast skal hava eg veit ikki hvat mann snakkar um avkast bústaðir men tað eru eisini nakrir kostnaðr sum liggja í umsitingini hjá bústaðir sum sum kostar ikki so lítið møguliskumn tann n vrð gjørt eitt avkast altso har har er eisini onkursvegna eitt avkast krav har eru hvussur nakrar pengar sum sum eg til yvirs tað sum tað sum tay ymisku borgararnir betala so kann mann diskutera um og hesi tjúgu prosentini var bara nakað sum bleiv smekkað úr til loftið so at og ogg eg eg skilji væl og angi at mann fer inn og sigur tað

afyri harra formaður sum eg nevndi so er tað ikki formaðurin bústaðir sum avgerð hvat ið avkasti verður um tað verður tjúgu prosent hvat er og tað hann segði direkta orsaka harra formaður hann segði direkta tað tá ið tá ið tað r man sigur tá ið teir gera eru kapping einsamallur hann segði direkta tað hetta er bara eitt skot tað segði tað segði hann sjálvur í í hesiheri sendingini altso so má mann taka tað har frá men altso tað sigur seg sjálvt at ati vist tað privata skal inn at at samstarva ella kappast við bústaðir altso tað privata vil hava avkast soleiðis er tað men tá ið tað so sagt so hevur vænti eg at pensjónsfelagini hava ein tolnað kapital so hvat ið avkastukravið verið tað pjøvist ikki vera heilt tað stóra men tað tað veit eg heldur ikki tað kann eg ikki bestemma hvat teir krevjatakk fyri
ja takk so var henda her fyrsta viðgerðin av máli nummar løgsinsmál nummar fýraogtrýss tjúgutjúgu av og málið verður beint í trivnaðarnevndina næsta mál á skrá tað er ein fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar hálvfjerðs tjúguogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn til eftirlønarlógim frítíngarfiri uttanlandsinntøku og javnbjóðis kapping millum eftirlønarveitarar formaðun fyr at biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum erta jákup mikkelsen fyri sambandsflokkin er tað magnus rasmussen fyri framsók er tað ruttvang og fyri tjóðveldi erta kristina háfoss so fær jákup mikkelsen orðið ger so væl
hetta er ein av teimum heilt góðu løtunum sum vit standa í nú tá ið hetta her uppskotið um at broyta løgdslóg um eftirløn eftirlønarlóguna har frítøka fyri uttanlandsinntøku og javnbjóðskapping millum eftirlønarveitarar verður verður broytt vit hava bíðað eftir hesum her uppskotunum leingi vit hava tosað um tað í langa tíð eisini og eg rokni við at tað eru fleiri við mær sum hava frægt frá útsiglarum um tað heilt órímiliga í at mann hevur til tvær pensjónir kann man siga h og tí er nú broytingar gjørdar í lógini har ið eftir lønargjald av uttanlandsinnø verður sjálvboðið um løntakarin antin rindar til fólkatrygdin ella løntakarin arbeiðir fyri útlendskan arbeiðsgevara og rindar til einar útlendska eftirlønarskipan sum taks metur er nøktandi og hin inparturin av uppskotunum er at tryggja javnbjóðs kapping millum eftirlønarveitarar tað vísir seg at peningastovnarnir hava havt ein kappingarófyrimun og tað fáa vit rætta nú soleiðis at treytirnar hjá peningastovnunum verða tær somu sum hjá tryggingarfeløgnum

tað eru gott fýra hundrað persónar sum hava fingið undantak við at gjalda kanman siga bæði uttanlands og í føroyum men talan er næstan bara um persónar undir disskipanini og persónar sum eru fevndir av tvungnari uppsvaring í grønlandi tey mongu sum arbeiða til dømis í noreg í norra ella sigla undir øðrum skipanum hava trupult við at fáa undantak tí teirra skipanir eru so ymiskar frá eftirønnarlóguni tað eru í løtuni meira enn átta hundrað persónar sum rinda eftirtil eftirløn í føroyum av uttanlands inntøku eg skilji ómetaliga væl útsiglarar sum føla tað órímiliga í at mann skal betala bæði til fólkatrygdin og so eisini til eftirlønina her í føroyum uttan at teir fáa nakað fyri tað eina gjaldið og tað er tíbetur eg loysi hetta uppskotið teir trupulleikarnir sum nógvir nógvir ja kanska átta hundrað familjur havi verið raktar av vit hava gjørt nógvar broytingar í sambandi við útisiglarar og hetta var so eitt ógvuliga týðandi ting at fáa upp á pláss afturat eg má siga ati eru hetta uppskotið hevur verið til hoyringar hjá ómetaliga nógvum pørtum tað sær út til at ein stórur partur av teimum sum eru hoyrd taka undir við teg ella hava ikki nakrar viðmerkingar tað er óglar postir í sær sjálvum so eru nakrar viðmerkingar eisini sum sum fíggjarmálaráðið hevur tikið antin til eyktektar ella sum koma at at vísa seg seinni at broytingar verða gjørdar eitt nú í frá almanna ráðnum men tað stutta at langa er at at vit nú fara at sleppa undan hesum her at at mann betalir pensón í tveimum førum útsiglarar fáa nú møguleikan til at velja tmann fær væl møguleikan mann kann framhaldandi forseta at betala í føroyum men mann kann eisini siga eg ynski at gjalda til fólkatrygdin og ikki til pensjónsskipan her pbeint tey fólkini teir útsiglarar sum sigla í norskum sjógvi í í meira enn trý ár blíva ógvuliga væl tryggjaðir kann mann siga og serliga teir sum sigla í nógv ár fáa eina ógvuliga ógvuliga góða pensjón íðani og harafturat aðrar frammykjarættir sum til dømis tey sjúka stingsu upp og so víðari so eg má siga at eg fari at bæði at takka landsstýrismanninum fyri rósunum fyri at tað nú er lagt hetta her uppskotið fyri løgtingið sum vit so fara at at fáa

innkallingar eisini men eg má siga at tað er stuttligt tað er ógvliga hugaligt at vera við til at at fáa broytt eina lóg sum kemur so nógvum fólkum til hjálpar og at mann ger viðurskiftini munandi rímiligari enn enn tey hava verið og ja tað er fáur sum duga ímynda sær hvussu nógv stríð og marer og í hesi fólkini hava havt av v hesum her viðurskiftum sum ikki hava verið í ordan so her eru nøkur onnur ting kanska sum mann kundi tikið tikið fram men eg haldi at eg fari lat at liggja tað er esensurin í hesum her málinum er at vit fara at gera tað møguligt at útsiglarar nú kunnu

og sjálvandi tá ið hendan pensjónin verður goldin út frá fólkatrygd so verður hon mótroknað í fólkapensjón í føroyum sum eisini er ógvuliga rímiligt takk fyri harra formaður
takk næst røða tað verður aksel veg johannesen ger so væly
maður til viðgerðar er eitt uppskot frá landstýrsmann í fíggjarmálanum jørgun niclasen um at gera trivnar broytingar í lógini um eftirlønarlógini tann fyrra broytingin snýr seg um at pegllar pelagi peningastovnar hav gjørt vart við at at treytirnar fyri hvussu tann uppspærdi peningurin til eftirløn í avorkarvíst peningastovnunum og hjá pensjónsfeløgunum har tað eru ymiskar hvussutar ganivestera peningin og á tað eru kappingar avlaðandi millum annað eru nakrar treytir um um hvussu nógv av pening at við uppsparda pening hjáokkum føroyingum og eftirløn sum standi bankunum kann brúkast til partabrøv og tær treytirnar eru øðrvísi enn treytirnar hjá pensjónsfeløgunum og tað ætlar landsstýrismaðurin so ati broyta soleiðis at mann javnsetir peningastovnir við við við við eftirlønarafeløgini soleiðis at kappingin er jøvn og tað skilja vit væl í javnaðarflokkinum og taka e uka sum tað undir við men sjálvandi vilja vit líka hoyra eisini í fíggjarnevndini kanska landsbankanir ella onnur sum hava skil fyri tí eru treytnar so tað røttu tí at sjálvandi vil eingin og tað haldi heldik eftirlønarfelagani gera spæla hasard við uppsparingin há føroyingum at mann ikki imvisterað for nógv í partabrøv enn en gott er meni mann hevur naka reglar galdan ta eisini fyri efirlønarfelagini og eg trúgvi at tær reglurnar er í lagi og visu bankarnir fáa somu reglar sum skuldu tað vera í lagi men tað hevð gjarna viljað hoyrt frá frá øðrum enn enn bara landsstýrinum í sambandi við lendarviðgerðina men so ekasupunkt taka vat undir við ta broytingina á tí broytingini hin broytingin hon snýr seg um uttanlandsinntøku og har hava verið risa avbjóðingar síðani vit fóru til at forskætta okkara pensjónir og hava lógar krav upp á at mann skuldi hava privata uppsparing í føroyum tí tey sum arbeiða uttanlands hava oftani eina uppsparing ígjøgnum sítt arbeiði uttanlands nei eftirlønaruppsparing og tá mann so lóggeður í føroyum at øll skulu hava eina eftirlønaruppsparing í føroyum og hon verður skattað við inngjald sum koma hesi bólkurin her sum ikki er so lítil at hava tvær eftirlønaruppsparingar eina í føroyum sum skatta ug inngjald og eina uttanlandssum útkaðspunt er skattað við útgjald og er tað neyðugt at spara so nógv upp hjá hesum fólkunum sum sum ta hevi verði so tann propematikkin sjált um hann verður roynt verður loystir up á ymiskar mátar so er hannikki ordiliga loystir sum landssýrismaðurin sigur í viðmerkingunum so kann mann søkja p undantak og summi hava gjørt tað men tað tað skapar nógvar trupulleikar og langt frá øllum at biðja um efta undantakið so útgavspunktunum taka vit eisini undir ívitakurá tí broytingini men har eru nakrar avbjóðingar í tí broytingini sum eg eisini kalska vilja spurt nærri nærri inn til í sambandi við viðgerðina í fíggjarnevndini tað eina er altso spurningurin s halt heta hr veður skatt rindar mann skatt í føroyum gangið út frá mann ger tá tað kemur til pensjónina tá hon verðr útgoldin tá býr mann í føroyum visumann býr í føroyum tá sum verður skattað í føroyum ella verður skattað í tí landinum her arbeitt í uppgentanlands og hygt eft r vir mótrokning tað verureit sindur ymiskt tí at tey sum faktiskt til vansa fyri tey sum arbeiða utanlands tí tey sum arbeiða í føroyum tey verða mótroknaður í eini nættuuppsparing tí skatturin er goldin við inngjald tá hann fær nú fær mann bara á nettu inntøku goldina út aftur en pensjonistur og tað verða mótdroknaðr í men hesir komu mótdroknaði bruttu gangi út fram við skattinum omana tað sjar tað ver meira mótdrokna í hmán hatka vur nakar spurningar sum sum vit gjarna vila reisa í fíggjarnevndini men so úg kanst pungt taka vit undir við broytingnum eitt annað sum eisini verðr nevnt í hoyrikskrivinum hjá kommunufelagnum tað er hetta er inntøkur sum annars koma til kommunurnar og har í og siga at har tá mann koma tólv prosent so metar tær taðer tíggju g fimtan milliónir sum kommunurnar koma missa í inntøkun í forskatting ar pensjónunm so tað nógv tosað um bæði hetta landsstýrið og undanfarni landsstýri hevð gjørt ser inn á inntøkurundarlagið há kommununi hetta er so opinbart eisinieitthupskot afturat har løgtingið samtingið nakað men tað merkir at at kommunurnar fáa færri inntøkur tað ernakað sk eisininakað um itkunnu viðgera nærri í fíggjarnendini men vit vara geraeina góða viðgerð og so útganspunkt taka vit undir við broytingunum men vilja sjálvandi viðgera ógvar spurningar nærri í fíggjarnennini í sambandi við viðgerðina hartakfyrihavom
ja takk næstu a røða tað verður magnusrasmussen zó
ger sovæl takk fyri harra formaður ja nú hava bæði jag mikkelsen og akaksel johannesen verið nokk so nógvni í hesun her tað er eingin grund fyri at fara at endurtaka tað men eg haldi tað er bara gleðiligt ati at vitkomin har til sum samgongu tað ljóðar sum at nógv eru samd um hetta her at at líkasum fáa hesi tingini upp á pláss sum hava hava verið aftur og fram altso í í tí politsku skipanini og tað virkar sum hann ikki er ordiliga komin inn í sumstansin í hesum her men nú hevur mann so haldi eg sær út sum at mann hevur funnið funnið eina loysn tað sum eg haldi eg hevur verið fonkuserað eitt sindur uppá tað er tað at hesi her føroyigarnir sum sigla uttanlands forkena væl tað er óført og so betala til eina pensjón uttanlands og hava skula betalt í føroyum teir flestu hava fingið undantak við diss øðrum men so er tað hesir her norsku tað er tað at tá ið teir so koma til føroyar og fáa eina góða pensjón at hetta her við mótrokningini soleiðisnar at teir ikki verða mann kann siga betri stillaðir enn enn føroyingarnir sum hava hava arbeitt her í føroyum og áón ov siglt og tað haldi eg at sum sum eg skilji hetta málið so er mann eisini komin har til at hetta her eri jú sum eg skilji tað lívrenta sum tavi siga tað verður alt lívið og so tá ið mann fær hetta her útbetalt so verður tað mótroknað tað stendur direkta at persónur úr norra verður mótroknaður í føroyum eins og aðrar inntøkur aksel johannesen var inni á onkrum spurningum sum eg haldi ljóðaði áhugaverdir sum vit sjálvandi fóra at fáa svar uppá men men tað at mann hevur líkasum sum tað sær út fyri mær funnið ein loysn í hesum her so at mann ger tað smidligari og eisini rætt tað er gott tað e akurát sum tey seinnu árini hevur hetta vunnið eitt sindur upp á seg við við hesum málinum og tað er kanska tí at mann fyri nøkrum árum síðani segði at vit skuldu hava eftirøn í føroyum og tað hækkaði eitt prosent um árið eitt og tvey og so erðu komin upp á eini seks sjey prosent og tað betýðir at hesi her menninir fyri tað nógva at tað hevur verið ein ein høg pensjón har sum tær hava verið og so er tað hækkandi her í føroyum og tí er tað blivið man sigur stórar upphæddir hjá hesum monnum hetta verður eitt mál sum vit fara at geva eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og fara at kalla tær neyðugu partarnir inn og sum aksel ve johannesen segði so so eru eru nógv hoyringsvar her og eg síggi tað at nøkur av hoyringssvarunum tey tey fonkusera upp á itt her við um tað skal veva tólv prosent eftirløn ella fimtan prosent men tað er slett ikki partur av hesum uppskotinum so tað hevr nokk verið eitt størri uppskot sum hevur sent út til hoyringar meðan tey allarflestu halda er at hetta er skilagott hin broytingin er øgiliga stutt tað er tað at peningastovnar og aðrar eftirlønar veitarar aðrar efirlønarveitarar skulu vera líkastillal í kappingini og tað hevur tað ikki verið og at mann kann líkasum finna eina loysn fyri tí tað haldi eg gott soleiðisnar at tey sum kappast og arbeiða við esínar tryggingarmarknaðinum fyri okkum fáa somu treytir tað tað dugir ikki at síggja nakarkanav nakað ímóti tað hevur verið soleiðisnar at mann tahevur veri eitt sindur meira strangt hjá bankunum hvar teir skuldu plasera pengarnar og hvussu meðan nú líkasum verður tað latið eitt sindur upp fyri tí soleiðisnar at tað verður eins fyri allar partar sum sagt hetta kemur í fíggjarnevndina og hetta skal fáa eina góða viðgerð har takk fyri
ja takk so er næsti at røða kistina háfoss fyri tjóðveldið ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er so einidagføring kann mann siga av eftir lønarlógini sumav fyrstan tíð var sett í verk tá ið ella samtykt tá í tvey túsund og trettan av núverandi landsstýrismanni í fíggjarmálum og tað havi so verið nakrar broytingar gjøgnum tíðina men ikki júst hesin viðvíkjandi sum vit viðgera í dag heilt yvirskipað so vil e siga tað ergleðiligt at landssýrismaðurin hevur lurtað eftir fleiri avhoyringssvarinum ikki minst tann partin sum minnus tá ið lógaruppskot fór til hoyringar at attá ynskt mann at seta ta lógarkravd á tólv prosent inngjald til eftirløn upp til fimtan prosent og eg vísti eftir sjálv tá á atiat har við fór tað at gerast ein mann kann hvørtfar t siga ein øgiliga stór pensjónsumsparingv øgiliga nógv sum fólk skulu rinda av sínari løn tí tá skuldu tey bæði ringja rinda fimtan prosent av síni egnu løn til privata umframt at tey komu at rinda rættiliga stóran prosentpart til samhandsfasta bæði arbeiðsgevara og arbeiðstakari og at at mann metti at tað var óneyðugt at hava so stóra pensjónsuppsparing so tað er gleðiligt at landstýrismaðurin hevur hevur valt at at sleppa akkurát tí partinum teir partarnir sum hann so lagt fyri løgtingi nú snúgva seg sum undanfarni røðarar vísti á eisini tað eina um tað mann kann siga at tað var eitt sindur stirvi samansett tey krøvini sum vóru til um so var at tú valdi ein pensjónssparing í einum peningastovni sigur mann akkurát hvussu tað skal plaserast í mun til aldur á persónunum og tað kundi geva nakrar avbjóðingar og kundi eisini tryggja tað atpensjonistar ikki fingu nøktandi avkast nú letur mann upp fyri at tað verður gjørt øðrvísi og mann sigur hvørfall at tað skal vera kann mann siga sama frælsi at samanseta pensónsupsparingina í peningasovninum sum í pensjónsfeløgunum og og tað tykist at verarímiligt men eg gangi út frá fíggjarnevdinm eisti so hyggur nærri eftir í og tryggjara so er hin parturin snýr seg um at inntøka frá arbeiði fyri arbeiðsgevara við heimstaði uttanlands um løntakarin antinrindar til nav ella hevur eina eftirlønarskipan uttanlands um taksmetur er nøktandi kunnu frítakast fyri at rinda hetta bundna eftirlønargjalvdi sum er hækkandi á hvørjum ári upp til tólv prosent og júst hetta tt ver aftuvendandi mál eg minnist tá landsstýrsmaðurin samtykti tað sjálvur í upprunalógini attso tá hevði mann jú møguleikan fyri at fáa undantak frá taks og ynskið var jú altíð at tryggja tað at fólk ikki komu í klemma og skulu rinda tvær staðnir pensjón tí tað hevur eingin áhuga í at mann bæði skal rinda til ein pensjónsskipan uttanlands og í føroyum men eg veit at tað hava verið as mann siga nakrar avbjóðingar við verandi orðingum og vit arbeiddu eisini í undanfarna samgongu við jamen hvat hvat kann mann gera fyri at at tryggja tað at fólk ikki koma í hesa støðuna at tey rinda tværstaðni men so er hitt atlitið eisini mumu mán eisini tryggja tað at tá hesi fólkini gerast pensjonistar at tey ikki verða verri stillaði enn sum um at tey høvdu spart hesi her tólv prosentini upp í føroyum og hetta er so tað sum landsýrsmaðurin so er komin til niðurstøðu við nú at mann skal velja hesa orðingina e vóni so at hetta kann vera ein loysn upp á tað undir øllum umstóknumskum mann tryggja tað at fólk ikki rinda boðastaðni á hinari síðuni mugu tryggja tað at hesi fólkini ikki verða verri stillaðir tá tey røkka pensjónsaldrið og sjálvandi eisini tryggja tað at tað tey so fáa útgoldið eins og hjá øllum øðrum føroyingum er í einum saman spæli við verandi pensjónsskipan í føroyum so attað er ein javnseting har tað stendur ikki so øgiliga nógv lýst í málinum hvussu mann sær tað tí viðvíkjandi so eg gangi út frá at fíggjarnevndin fær lýst samanspælið við pensjónsskipanina annars tá ið viðkomandi fær hettsa her pensjónina útgoldina frá hesi her útlendsku skipanini hvussu fer tað at fungerað í verki bæði við mótrokning og við upplýsingum ikki minst soleiðis at vit tryggja at at vit røkka endamálin við eftirlønarlógini sum er at tryggja at øll hava eina góða pensjónsskipan ta við røkka pensjónsaldri og eisini at vit fáa eina haldføra pensjónsskipan sum ger tað at í so fall at fólk hava havt øgiliga høgar inntøkur og høga pensjónsuppsparing jamen so verður ein ávísur partur mótroknaður soleiðis ati tann almanna penrsónin er eitt sindur minni við tí endamáli at tryggja at tey sum einki og annað hava kunnu fáa eitt sindur meir simpulin fer at tryggja at virðini í samfelagnm verða javnari býtt og at tryggja at øll hava eina pensjón sum er til at liva fyri so sum útgangsstøði taka vit í tjóðveldið undir við hesum málinum tó at tð eru nakrir tættir mugu lýsa nærri eg havi líka hug at er at enna at nevna at um fíggjarligar avleiðingari stendur so at at í tvey túsund og átjan sum nokk eru tey nýggjast stølini tá vóru tað so átta hundrað og fjøruti føroyingar sum rindaðu eftirløn av inntøku úr útlondum og at tey rindaðu umleið fýra milliónir krónur av tí eftirlønini í pensjónsskatti forskalan pensjónsskatti og hetta eru so inntøkur sum koma atifella burtur og at kommunurnar koma so ati mangla tær inntøkurnar kann man siga so landsstýrismaðurin hevur nevnt í nøkrum umførum tí at tað hava verið onnur mál á tinginum eisinit seinasta eitt tvey árini har kommunurnar hava mis nakar inntøkur at mann ynskir at arbeiða fyri at kommunurnar fáa onkra aðrar inntøkur staðin tað veðurikki sagt navað umvið hesum uppskotinum meneisini tað haldi eg at hevði eg øla gott fíggjarnevdin fekk lýst soleiðis at vit tryggja at í tann mun t kommunurnar missa inntøkura á hesum uppskotinum sum tar far at gera at onnur uppskot eru ein kann man siga mótvekk til tað og at fáa lýst
ja so er tað ruttvang sum fær orðið gersovæl
takk fyri ja hetta málið er lýst nokk so væl á undanfarnu røðarum og eg skal ikki leggja nógv afturat hesum her orðaskiftinum eg haldi ikki tað er so nógv ja nógv bein íhesum tað tað er nokk ikki rætta orðið at siga tí tað er kanska nemliga nógv smá bein í hesum men hetta er kanska ikki nakað hetta er ikki nakað sum eg síggi nakra hugsjónarligar forðingar fyri at vit fara at taka undir tað snýr seg um her pensjónsviðurskiftina hjá útvisiglarum og eg veit at nógvir tsiglarar hava verið sera sera ørkymlaðir av hesari støðuni eg havi hoyrt frá fleiri av teimum so vissu hetta er ein brúkilig loysn so so er tað haldi eg eitt gott boð hsjálvandi skulu vit hava hetta lýst nærri í fíggjarnevndini men eg haldi at eg kann beinanvegin siga at vit eru jalig að mótvegis hesari loysni so er tað hetta her við at javnstilla eftirlønaruppspararar í í peningastovnum og í tryggingarfeløgunum tað er tað ljóðar innlýsandi so tað haldi eg eisini vit eru sera jalig yvirfyri so er tað tað er eisini nevnt fleiri ferð at hetta her við at fleiri í hoyringssvarunum hava víst á hetta her óhepna kravið at at kravi til egna eftirlønaruppsparing at hendan samgongan valdi at hækka tað frá tólv til fimtan prosent tað hevur sum so ikki nakað við hetta uppskotið at gera men fleiri hava nýtt høvi at gera vart við tað at mann er øgiliga ónøgdur við tað og tað tað má eg siga at tað eri eg partvíst púra samd við eg haldi ikki at tað var heila tikið tær umlegginginar su leggingarnar sum hendan samgongan gjørdi í pensjónsnýskipanini eg haldi ikki allar av teimum vóru so hepnar so er tað hetta við kommununum at sjálvandi vit gera nakar broytingar her í løgtinginum sum rakar kommunurnar soleiðis at tær inntøkurnar sum tær annars høvdu væntað væntað og planlagt við verða minna tíbetur er tað eisini onkuntíð hinvegin at vit samtykkja lógaruppskotið sum økja um inntøkurnar hjá kommununum onkuntíð gang tað upp og onkuntíð ikki og tað er sjálvandi eisini nakað mann eigur at hava við í tá man viðger eitt sovort uppskot eg havi ikki lagt eg havi ikki nakað at leggja afturat í hesunher eg vænti at vit fara at taka undir við hesum málinum takk fyri
hja og so er tað brandur sandoy sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður tað er nógvir útsiglarar sum hava bíðað øgiliga leingi eftir hesum degi øh íð og við at vit hava sett eina kravda pensjónsuppsparing í verk í føroyum sum hækkar eitt prosent um árið so hækkar hendan her so so so hesi hesir útsiglararnir teir hava í dag eina pensjón góða pensjón har sum teir eru betala inntil eina góða pensjón og eina góða ensjón út aftur tá ið teir tá ið teirmáina verað pensjoneraðir oman á tað sum kanska er eini fimtan átjan prosent skulu teir so øh sambært nú erhandi galdandi lóg um hvat tíggju ár betala fimtan prosent afturat í í pensjónunum tað sigur seg sjálvt athetta tað ber ikki til og tí eru vit komin so mikið langt nú at viti at vit eru komin har til at vit fara at broyta tað soleiðis at mann ikki noyðist at betala inn til hesa føroysku pensjónina tí at teir hava eina ríkiliga nøktandi pensjón øúr útlandinum tað er øgiliga gleðiligt hesir útsúklararnir eru ikki so ræðuliga nógvur talu men men teir betýða ótrúliga nógv í samfelagsbúskapinum hjá okum tað er kanska úti við eini milliard ið teir taka inn í samfelagið tili tilísum fer í umfer her í samfelagnum tað er teir hesir menninir gullverdir vit skulu sjálvandi geva teimum tær sømdir sum vit upp á nakran mátar kunnu h tað er at fegnast um at vit eru komin so langt er fari at takka landsstýrismanninum fyri eitt væl arbeiði øgiliga gott væl greitt úr hondim tað er ein lítil báði við hesum uppskotinum ta er at kommunurnar koma at missa nakað av pengum h aksel johannessen var inni á at tað talið var kanska tólv fimtan milliónir tað er tað ikki sum eg skilji a lanum eta ikki meir enn kanska ein triðingur av tí tað mugu so hava við tá ið vit fara ati tosa við kommunurnar um onnur viðurskiftir og kanska kompensera kommununam fyri tað í í øðrum máli øh óført at vit eru komin her til eg ynski fíggjarnevndini eina góða viðgerð av hesum málinum hetta er eitt fegnast um takk fyri

takk fyrihera formaður eg kundi gott tikið orð í hesim málinum men tað er akkurátat har sum brann sandorv inni á vit hava tosað v um hetta málið tí tað eru mann sigur nógvir av okkum útsiglaram sum hava rent seg í hesa avbjóðingina so er ótrúliga fegin um at hetta málið e kom á borðið í dag ið fáa loyst tað ta erur nógv snakkað um tað kanska í áravís og nú eru mann komin upp á mann sigur eitt prosent fyri hvørt ár og tingurin blívur biran størri blívur eftirlønin at betala so so eg vænti vit hava fegnar útsiglarar dag við at vit fáa loyst hetta her so tað tað var bara ein ein viðmerking til tað sum eg haldi ótrúliga gott tí at pappírið er eitt men tað má bera mann sigur fórt tú til lív vist tað skal vist tað skal geva tan virkna sum sum tað skal og og tað e hartil vit er komið nú so tað tað haldi er ótrúliga ordiliga gott fyri fyri tær familjurnar sum sum tí tað er nógvir pengar sum sum verða tiknir inn hvønn da einasta mánaði takk fyri hara formaður ja takk so er ta brandursamdoy
ja takk fyri harra formaður ja tað er akkurát sum edvard jacobsen sigur hetta eru nógvir pengar at verða tiknir inn nógvir av hesum útsiglarunum hava stórar lønir og tí blíva tað blívur tað tað talið sum verður tikið inn á hvørjum ári øgiliga høgt altso mann hoyrdi um í nú í oktobur novemburmánaði at onkur av hesum monnunum fekk eina rokning fyri tvey túsund og nítjan upp á eitt tamill tretivu fjøruti tað er ikki stuttligt at koma heim til aftan á ein loknaúr ein ein rútakonflutt sum sigur at tú skal betala fjøruti túsund av av tíni av tíni løn inn til til pensjón gott ná eg veit at mann fær tað aftur men altso tað er í teimum árunum tá ið mann veruliga er á lívi og veruliga hevur hús og annað børn at forsvara at tú hevur brúk fyri pengum eg haldi at hetta uppskotið vendir ótrúliga rætt og eg vil einaferð enn takka landstýrismanninum fyri hetta uppskotið hetta er veldigt takk fyri
ja so er tað jørgen niclasen sum fær orðið gjørt væl
hja so upplivdir mann tað aftur her í tinginum at alt løgtingið er samt við mær t eg eg veit ikki orliga hvat formaðurin heldur men tað ta er er serligt msteingiligt ildu kanska onkur sagt tað sum endamálið eg við hesari lógini er at mann skal ikki ein persónur skal ikki rinda til pensjón fleiri staðni tað var eisini endamálið í lógini tá hon bleiv gjørd á sinni hog har segði mann so at taks skuldi so góðkenna ta pensjónsskipan sum onkur rindaði til í útlandinum men av eini klæri orsøk hevur taks fyrisitið tað so tungt at tað er stórsa bara í danmark at mann vilja góðkent hesar her pensjónsskipanirnar tað vil siga at fólk sum sigla við donskum skipum og so víðari at tey eru undantikin øh harafturat so tá mann koma eftir hesin her at at mann ikki vildi góðtaka skipanir so undanfarna samgonga kom so í tingi og broyttu lógina og segði at allar inntøkur sum eru forvunnar í grønlandi eru undantiknar fyri at rinda til pensjón í føroyum og tað er tí at grønland hevur innført somu pensjónsskipan sum vit hava í føroyum sum vit fingu við hesari lógini í føroyum tað vil siga at ein inntøka í grønlandi rindar inn til pensjón yvir grønlandi up á sama máta sum okkara lóg er tað sum verið í tannum stóru trupulleikin er serliga tey sum hava siglt í norra øhog at tað vil siga at tey hava skulula rinda til tvær eftirlønir taðvil seg fylgt fyrst í norra og so í føroyum altso hetta her nav ella fólkatrøg sum onkur kalla tað har rindar persónurin rindar yvir góða átta prosent inn í fólkatrygd arbeiðsgevarin rindar fjúrtan prosent umframt at norska stjórnin rindar nógv inn í hendan her grunnin vit eru kanska upp móti einam fjøruti prosentum av lønunum sum verður goldið inn her fólkatrøgd er meira enn bara fólkapensjón men tað er eisini fólkapensjón taðvil siga tann norska fólkapensjónin er í hesari her fólkatrygd so ein persónur sum arbeiða yvir norrø sum betalir inn til fólkatrygdar og allar sínari løn betalir inn til sjálvur eisini at fáa eina norska fólkapensjón men harafturat er eisini inngjaldið ein persónlig uppsparing soleiðisnar at teir føroyingar sum rinda inn til fólkatrygd hava eina rættiliga góða pensjón tá ið tann aldurin verður rokkin og tað verður sum sagt roknað sum ein inntøka ein og hvør onnur inntøka og verður tí mótroknað í tí føroysku fólkapensjón

hetta her loysir trupulleikan fyri teir persónar sum arbeiða í norra ella siglað í norra og rindað inn til fólkatrygd men tað er ikki øll sum komu undir heftar her eg tosaði við ein persón sum hevði siglt í norra og betalt inntil fólkatrygd og bleiv síðani fluttur yvir á annað skip í reiðarínum men tað skipið varð skrásett á malta

hann hevði so spurt seg fyri um hann nú vildi rinda allíkavæl og tá fær hann so at vita jamen so skuldi hann rinda tveyogfjøruti prosent av lønini tí nú er arbeiðsgevarin ikki har at rinda og nú er norski statskassin heldur ikki til har at rinda so so út frá tí er vintóknar einar tveyogfjøruti prosent men tað valdi hesin persónurin frá og so vildi hann heldur spara upp til eftirløn í føroyum og tað eri jú ein fín skipan tí tí at at vit hava jú sagt at øll skulu rinda inn til eftirløn fólk eru eisini í í øðrum londum føroyingar og uttanandsinntøkur er alla møguligastaðni og og og og tað er tungt at fáa eftirlønarskipanir góðkendar men tá vit nú hava dekkað av bæði norra og danmark og grønland so eru vit komin nokk so langt við okkara fólki sum arbeiða í útlandi her er ein onnur skipan í her sum vit eisini broyta nú og tað er at ein persónur sum arbeiðir hjá einum útlendskum arbeiðsgevara

til dømis ein eina og hevur eina eftirlønaruppsparing sum er góðkend og eg kann nevna tað er eitt dømi um at ein persónur so í staðin fyri at sigla við skipinum arbeiddi í sama reiðaríið og tá hann so arbeiddi heima tað vil siga hann arbeiddi í føroyum men fekk stadvekk løn frá útlendska reiðarínum og eftirløn eisini sum varð góðkend áðrenn har hevur eitt kærumál verið har ið taks hevur sagt nei neinenair treytin er at pengarnir eru forvunnir í útlandinum tað skilti eg ikki hví tær hava sagt tað men nú stendur tað so púra greitt at tað er altso eina uttanlandsinntøka frá útlendskum arbeiðsgevara soleiðisnar at hesin her sum rindarinn til einar góðkend eftirløn sleppur undan eisini at rinda í føroyum tí sum sagt málið hjá okkum er at øll rinda inn til eftirløn men endamálið hevur ongantíð verið og eigur ikki at vera at fólk skulu rinda dupult tavil siga at rinda í tveimum londum síðani er tað hin parturin við við at javnstilla peningastovnar tá tað kemur til eftirløn við eftirlønarfeløg tað er tað sum øll higartil hava tikið undir við tað sigi seg sjálvt at tað er sama virksemi sum sjálvandi eigur at vera undir somu treytum men sum sagt so vænti eg at tað eru nógv sum hava havt trupulleikar á hesum økinum og eg tori at siga at við hesum lógaruppskotinum verða tey fá sum vera eftir tað verða onkrar inntøkur í londum fjarskotnumlondum og sovíðari sum ikki koma undir hetta uttan so at tey fáa sína eftirlønarskipan góðkend og tað hevur gingið trupult higartil so men sum sagt hetta loysir trupulleikan fyri rættiliga nógv takk formaður
ja tað er ein viðmerking johannes joensen
írra formaður bara takkaneijørg niclasen landsvmanni fyri at hetta hevur ver avgreitt í helda er skilagott at fáa avgreitt vit taka fult undirvísini takk fyri

er tað sum ger meg nervøs altso nú sjálvt javnaðarflokkurin tekur undir í fólkaflokkini er luter ygi døl í dag men tókkin skal venda báðar vegir tí tað er tað er hugaligt at koma við einum uppskoti niðan í tingi sum sum øll taka undir við tað tað er púraligt
ja so vórðu ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti enda hetta málið verður beint í fíggjarnevndini síðani er eitt mál eftir at viðgera í dag tað er løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðráðnum í tvey túsund og tjúgu tað er fyrsta viðgerð og viskult biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað heðin zachariasen fyri sambandsflokkin edva jacobsen e fyri javnaðarflokkin hennikaold og fyri sambandsflokkin er tað edva jaobsen fyri tjóðveldið kristinohawos og fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyrst fær heðin zacariasen norð ger so væl
takk fyri harra formaður sum tað verður sagt so eru uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorráðnum í tvey túsund og tjúgu og tað er og sum tað stendur í her uppskot til samtyktar o løgtingið tekur undir við sjaløktum tilráðingum frá útnorráðnum í tvey túsund og tjúgu og í hesum førinum er tað so tríggjar tilráðingar sum eru sum eru sum fylgja við hesin her og síðani hava vit so sett eitt yvirlit við eisini summi sumvísir tann fíggjarliga partin ov hvat tann tann parturin er men altso í fyrsta umfari so er tað tað at sum tað verður víst í uppskotinum so er tað tað at altso vestnordesrota fórdar til at til landsstýrini í í føroyum og íslandi úr grønlandi til eitt økt samarbeiði til eitt økusamabid blant landlins nordisk samams

um áræft fór at drófta vestnorðdisku rekomentatiónir á andmorgningur til reogeringin og landsstýrini og fmi samarbeiddi genevnd deolog útvúkling í dagar g vitendalig og lineti altso tað er líkasum í høvuðsheininum á tí fyrsta og sum tað eisini verður víst á har ati mann metir at tað er umráðandi at vit fáa kjølfest arbeiði meira í tað at ministararnir í londunum koma inn í viðgerðina og hvar ið mann fer inn og hyggur eftir tí sum útnorðuráði arbeiðar við og sum vit eisini síggja rekomentitiónirnar í hesin her hvar ið kusdiskusiónin oftani hevur verið um tað at tað eru fleiri ting sum eru mann hevur vita ikki fleiri uppskot og mann kanska metir at tað er gongur í so leingi at fáa ta avgreidd ella tay hanga í so leingi og fyri at fáa ein betri dinamikk í arbeiði og at fáa tær avgerðirnar sum útnorðuráðið arbeiðir við t at at koyra at koma meira ígjøgnum so eg má samdur um at ella so eru vit samd um at vit halda at tað eru øgilia umráðandi at ministararnir koma inn í eina diolog og at mann skipar tað soleiðisnar at mann hevur ein regluligan fund ímillum ministararnar eina ferð um árið upp á tann mátan far sett meira mann kann siga kjøt á fyri at fáa tingini gjøgnumformd og tað er næsta tilmæli tað er so í samband við tær broytingarnar sum eru í í í í arktis og hvar ið mann vísir á at

kaman siga tann broytingin sum er í arktis at mann má setir meir fokus á tað mann styrkir tað arbeiðið og setir meir fokus á tað og at at mann tekur og og diskuterar hevur hvørjar arbeiðsskuppurnar arbeiða og diskuterað meira um tær broytingarnar sum eru og mann er eisini samdur um at at tað arbeiðið sum útnorðuráðið ger ímillum ímillum hjhjá føroyum og og íslandi í grønlandi at tey londini standa saman um hesi her tingini tí at tað eru avbjóðingar og tað er eisini eisini eingin ivi um at tær eisini eru møguleikar í hesum her og tí er eingin ivi um at vissu hesi trý londini standa saman so ava hevur mann eitt øgiliga stórt øki við einum stórum ríkidømi í og tí halda vit at í útnorðráðnum at tað er øgiliga umráðandi at vit standa saman um eitt øki og at draga eina felags línu soleiðisnar at mann upp á tann mátan styrkir seg tí tað er eingin ivi um at sum tað eisini stendur í her beint at stórmakn usa kanna tað russland og kina tey arbeiða fyri at sikkra sínar edressu í økjunum og við at føroyar og ísland og grønlands standa saman so er eingin ivi um at so meta vit at tað er sum standa við saman sum ein sum faktiskt sum ein stórmakt í hesum her hvar ið vit hava eitt rættiliga stórt støki í einum øgiliga stórum ríkidømi í og tað er so tað næsta og tann tiðtann triðja tilráðingin í hesum her er tað at atmann gerst limur í

verdin sunnhets organisatión so tað vil siga wo og í sum tað eisini sæst aftur í hesun her so er tað soleiðisnar at tað bleiv jú stovnað í nyoyork tann tveyogtjúgunda juli í seksogfjøruti og vit síggja eisini tað at ísland hevur verið limur síðani áttaogfjøruti og at tað arbeiðirella ta tann parturin sum míkn siga grønland og føroyar skula luttaka í hesum tað hevur so verið ígjøgnum ta danska ministeri ella ta dansta donsku skipanina og út frá tí meti mann teg er rætt at mann blívur limur og eg haldi eisini at tað var soleiðisnar at tað var kanska eitt nokk so stórt ynski frá grønlendskari síðu og tí metti mann eisini tað vara rætt at vit sum føroyingar aso føroyar komu inn saman við og kom blivið so limir í í í hesum her hesuna her felagsskapinum og tað tað síðsta sum so hava í hesum her og tað síggja fólk ið la tinglimir síggja tað í tað liggur alt hetta her og tað liggur um frágreiðing í tí og so hava vit eisini sjálvandi eitt sovorgt arbeiði tað kostar eisini pengar og í hesum førinum er tað so tvær milliónir og hundrað og níguohálvfjerðs túsund og sum vit eisini síggja í hesum her so verður er tað ísland sum betalir helvtina og síðani føroyar betala fimmogtjúgu prosent og grønna fimmogtjúgu tað hvl sæð ein milliónir og níggjuogfýrs túsund til ísland og fimm hundrað og fýraogfjøruti túsund o sjey trýoghálvtrýss fyri grønland og føroyar í part men eg haldi eisini at tað er øgiliga umráðandi at vit styrkja um samstarvið ímillum londini og eisini tað arbeiðið sum hevur verið í útnorðuráðnum tað er tað eru sera áhugavert o har koma nógv interessant ting fram og eg haldi eisini at tað er við til at byggja byggja upp eitt felagsskap ímillum londini sum sum eru dgagligur fyri allar partar og eg haldi eisini at at mann sær tað aftur men sjálvandi tað eru nøkur ting sum sum mann kanska heldur ganga í so seint fyri seg og nøkur ting hanga íse leingi og tað er kanska upp á tann mátan at mann metir at tað er umráðandi at fáa ministararnar inn og at upp á tann mátan at fáa nøkur ting avgreidd men tað er eingin ivi um at tey møtella teir fundirnir sum vit hava verið til runt um í bæði íí íslandi í grønlandi or tað sama í føroyum og sum er nú er tað hennrikold sum sum er formaður í útnorðráðnum og tað hevur so verið tað er nógv góð hugskot sum koma fram og tað er eingin ivi um at tað er øgiliga umráðandi at haldi eg sjálvur at mann heldur fast um hetta her og at upp á tann mátan byggir ta vinarlagið upp sum er ímillum londini og sjálvandi tað at tú fært kontakt við fólk og p á tann mátan kemur í í í í prát og arbeiða saman tað gevur eisini nakað eisini tá ið tú skalt so arbeiða saman í samband við at fáa nøkur ting gjørd so harra formaður hetta er líkasum stórt sa tað sum liggur í hesum her og eg haldi sjálvur at í útnórðráðnum tað er tað er interessant at vera í og eg haldi at útnorðuráðið hevur eina fína manning g eisini frá føroyum og at vit hava viðgjørt nógv interesamt ting sum sum eg haldi eisini eru avgerandi umráðandi at byggja víðari upp á í framtíðini
ja annar góðlutrøð fór hon at við meg
ja takk fyri harra formaður eg skal bara takka heðines haghariasen fyri eina ordiliga góða røðu og eina góða tjørnugongd avteimum tilráðingunum sum summ útnoráðið kemur við eg vil hava hug til at leggja tað afturat at eg haldi tað er øgiligani gott at hoyra heðinsachariasen tosa um týdningin av útnorðráðnum tí tað er faktiskt tað einasta ráðið ella uttanríkis politiska forrómið sum føroyingar kunna virka í uttan at skula fyrihalda seg til danir ella eina aðrar tjóð men at okur á fríðum kansta mann siga fótum kunna viðgera mál og gera avtalur við eitt nú grønland o og íslandi so eg haldi tað r øgiligani gleðiligt at mann heldur fast í hesum samstarvinum og er øgiligani angarseraður í í teimum málunum sum sum frá tí til aðr at koma fyri í í útnorðraðnum so tað var bara ein viðmerking til tað
hevði hon sagt
pja takk fyri hara formaður ja eg eri faktiskt samdur í tí og eitt annað sum eg haldi er rættiliga áhugavert tað er at mann roynir at halda nokk so ella mann roymnir t halda rættiliga fast upp á hett her tað norðurlendska sprokið hvar ið líkasum tað er tað sum mann tosar á teimum fundunum sum eru og eg havi lagt merki til at tá ið tað hevur verið flutt yvir til okkurt annað sprok so hevur formaðurin líkasum viðmerkt at tað e ttað er taðn norðurlendska sprokið sum vitskulu halda fast við og eg haldi eisini at tann diskussiónin upp á tann mátan gevur útorðtnorðuráðnum nakað sum eg haldi absolutt er við til at knýta hesi trý londini enn tættari saman so eg haldi at hetta her er eftir hetta er heta er eitt áhugavert forrum og eg haldi at at tað er øgilia umráðandi at halda fast í dag og eg haldi absolutt hetta her er uppbyggjandi fyri føroyar grønland íslandi takk fyri
síðani fara hen
sum mann hevur gjørt ígjøgnum øgiliga nógv ár págrundarasvælsignaði koronanir so ja vælsignaðir hon kanska ikki men tað er kanskayvirdrivið men men hon er ioriiriterað fólk grensleyst og so hava okur sitið framman fyri hsun skermennum eg veit ikki hvussu oftan er nú í teir síðstu mánaðirnar tað kann vera fínt tykistaðat tað dámar mær øgiliga fínt at mann kann avgreiða nøkur ting uttan at a pljøðast at fara á flog hvørja ferð men tað kann eisini vera máti við og nú er tað við at blíva nakað stuttligt av seg við við hesum skermfundun summur av teimum men hetta er so tað mann tað er treytin at mann liðugur undir og grønlandið hevur gingið øgiliga høgt upp í at verja seg og nú hava tær so totalt lokkalt av sum er forstáiligt pá tann mátan vist mann hugsar um hetta er norma landið at teg eri jú hundrar alavísa kilometrar ímillum hvør sjúkurhúsið og ikki minst at fáa læknahjálp at tað er ikki bara bara so tað er forstáiligt men men okur vóna sjálvandi at okur liva jú í vónini altíð at hetta árið sum okur eru bgintur uppá fer at blíva so frætt at mann kanska ser kon annan aftur og tað skuldi so verið í tí fyrstu umfarinum skuldi tað verið longu hálvan ela tjúgunda tveyogtrýogtjúgunda fýraogtjúgunda juni í grønlandi um tað verður sooð ikki tað veit eg ikki men síðani er ein fundur í í føroyum um mánaskiftið august septembur tá má mann hava eina vón um at tingini eru komin nøkurlunda í normala laða aftur hinsagarias var inni á tilráðingum ndr fyrsta um um mann ræði til at ministararnir møtast og tað hava okur diskuterað nokk so oftani gjøgnum tíðirnar og heilt aftur í tvey túsund og tvey so gjørdi mær eina eina avtalu formaðursins loyvi lesi eg bara yvirskriftinar og nøkur fáur eg kleðing um acvyslandsregering ferðin s landsder og grønlandsasi á vesturnordiksfroti gensiti o fár millukan information po at etta árligt møti mælda landanes sisminist og vestium tær avfól at siga yndnorðdegskrodsession og so er tær nøkur sovonur ting afturat hvat mann ger møguleikan av hetta er gjørt í tvey túsund og tvey og síðan hevur mann so líkasum ripp upp aftur í hetta her fyri at tí at onkuntíð hevur tað kanska gingið í so longur millum at at minnistarnir sum hava viðgjørt hesi málini at teir hava sett hvønn men tað er so tað er so tað sum hendan her tilráðingin

og tað er tey viðurskiftini í arktiska umráðanum

tað er øgiliga aktuelt í í í øllum hesum arktiska økjunum norðan fyri okur er og vita jú tað at tað eri opið millum ímillum ísland og grønland millum føroyar og ísland og so eysturefn móti norra sum verðu ropt vyði hesin vælsignaði portrini til arktiska økið hvar okur liggja soleiðis nær fyri at tann ferðslan sum skal tann vegin hon má millum onraonkur av hesum her londunim og fyri at at mann tosar saman fyri at sigra sær áhugan á vesturnordeska vesturnorðurlondini ella blíva hoyrd og at er lættari til samstarv kanna gerast neyðugt at avvarandi ministararnir møtast eina ferð um árið sum tað verður nevnt her eisini teir sum hava teirmum listrarnum sum hava ábyrgdina fyri arktiska økinum

savatørsk statusútnorðuráðið fingið í arktiska ráðnum og tað er útmerkað men síðani er tað

nøkur viðurskiftir tað sum kemur undir hetta her tey norðatlentisku port til arktisk og har verður nevnt nøkur ting men har er kanska serliga sum okur leggja meski til frá føroyskari

tað henda klima broytingar soleiðisnar at fiskasløgini tey broytast tey fiskasløgini sum koma fórbíokum hendan vegin og kanska serliga eta makrelur sigldin hevur altíð verið her men mann her kanska lagt meski til serliga at makrelur er komin øgiliga langt norður fyri nøkur fáum árum síðani tá var hann nærmari økjini í føroyum nú er hann farin partvíst lant norður um okkara fiskimark og eingin veit hvar ið ein endar

so tað tað altso hvat ger mann brúka av fiskaríi tá ið tað kemur í hesi her økini um mann finnur út av at at fáa eina semju um hvussu mann útnyttar teir møguleikarnir føroyingar hava dugað øgiliga væl at laga seg eftir viðurskiftunim sum eru hava verið gjøgnum tíðirnar kanska serliga norðan fyri tkum her allastaðna at hava tað er einki land haldi eg hvørfall sum sum hava klárað so væl at tillaga seg tey viðurskiftini ellil fiskarí sum føroyingar hava klárað aftur tað som hevur verið í kulda ella t hevur verið eimae sum sovið líkamikið føroyingar duga øgiliga væl at at at har sum broyttar umstøður hava gjørt sí galdanin harumframt verður tað jú salsýluvís og tað er eisini begynt eysturi yvin norra og víðari eystur eftir tann vegin ferðsla av øgiliga stórum skipum ófatiliga stórum skipum og teir byggja í sprótarar sum skula sigla undan fyri at at stytta um leiðirna hjá fylgjunum og at tryggja at hesi stóru skipini sleppa eystureftir handanvegin so kann mann hava eina meining um tað sum mann vil men tað er so komið hartil at mann er farin at sigla aog kanska partvist norðureftir men onkuntíð haldi eg at mann at fólk hava hug at yvir dríva at at tað blívur altso opið at sigla bara hvønn dag tað skal vera nú beint norðureftir hendan vegin tað er nokk eitt sindur longri vekk men men okur vita tað at tað er ikki bara bara t at tað er ein øgiliga avslandur okur hava diskuterað í útnorðráðnum øgiliga oftani efta her við bjargingar hvussu mann kemur burturúr tí vist tað hendir eitt annað ogu vit hava stór kúskipsigla norður svalbard og so fram við ísunum vestunur grønlands og koma tær í eit ela annað trupulleikar at av ísi er og og tey koma í neyð so so eru tey herrea smalt fyri at siga tað heilt heilt milt a so og eg havi eina ferð út fyri at í norðureysturgrønlandi og norðan fyri allar fólka skikk at fáa maskinstopp og eg haldi tað vóru sjey hundrað kilometar til tað nærmasta smiðjumannin eg haldi okur oku máldi tað sjey hundrað kilometar sirka til tað nærmasta skiftlikil av landi so at tað er ikki bara bara har tso etta er ófatiliga ófatiliga ófatiliga výddur mann snakkar um mann kann slettist ikki eg man ikki kemur forbíar so kann man slettiki fyrristilla seg hetta er norma økið og tí ert ikki bara bara at at siga tað at hetta hetta er ein bakatellur finna útav

bjargin skal fara fram mis tað hendir nakað tað tað liggur thangur alt stadvek í leysari luft hvussu tað kat fyriganga heðinsagarias var inni á wo eisini so tað er ikki neyðugt at serla st nógv um tað men tað er so eitt ynski tað tað kom sum eitt ynski frá frá grønlandi og tað hevur kanska verið serliga aktuelt nú hvat við tá ið tað kemur til at finna útav hvat ið vasinur og annað vasinur og annað skal býtast út og og og góðtakast og hvussu tað heila skal fyrireikast

her verður sagt nakað um hinsachara cechariasen var inni á við málbrúkinum eg haldi at okur hava higartil klárað øgiliga væl at hildið okum tað sum stendur í forskriftini at mann skal brúka norðurlendskt mál øh tú más klára øgiliga væl men tað hevur staðið á hjá tí einum av landinum at at beganga seg við málstiði ena staðið heilt alvorliga á og tað er øiliga keðiligt men tað siga teir at tær skuldu ha bøta eitt sindur um í komandi tíð tí at tað tað er ómetaliga viktigt at hava eitt mál sum okur skilja øll eg minnist einaferð tað kan vera eitt indur fyrimunur einaferð nyri ín norðsjónum so so var eg skipari á einum og einm íslendaraskipari m øðrum eg forstóð hann rímiliga væl og har vóru nógvir aðrir norðmenn í langbanir danskarar og svenskarar og alt ventihimmaligur okur hevga al tso har draga tað seg um visti mann finnur fisk at mann ferk sagt frá hvat er oku fort heldi í søðu við at hann snakkaði íslands og eg snakkaði føroyskt sog okur samskifti ímillum soleiðis at ok kundi fingi tveir túrar í part uttan at nakað viste av hvar okur vóru uttan at nakað forstóð hvat eð var okur segði minst ein ein ein senskari rópti g meg upp at spyrja hvat ið tað var okkur snakkaði eg um eg sigi at hann visti ú ikki forstendur har tað her so stendur einkin til men vieg herrørens navn skal forstá teg at eru eg snakkaði hava altso ein fyrimun at vara vera í eini lítlai landi hvar ið mann kann halda seg nøklundatað er seg sjálvan við málsliga og allíkavæl duga tað fantastiska sum okra fólk eg var ein ungdastemmi stevni s útnorðrái skipaði fyri í reykjavík nú fór itt sindur úta um programm i men har vísti okra okra skúlaverk hvat ið mann fer burturúr við at fólk læra eitt mál okra ung fólk vóru langt burturúr tey bestu og at gerast forstáiliga á norðurlendskum máli tað var fantastiska stuttlig at upplivað hvussu langt framman fyri okara ungdómi var málsliga enn øll øll hini londuni sum vóru har til saman so tað var tað var øgila intersamt men sum sagt hetta her hesi hesi málini hetta fer í uttanlandsnevndina so okur hopa tað at tað fer eina góða at viðgerða har og tað stendur her aktivitetini eg haldi at í missum førum er tað kanska í og so ógvusligt við fundarvirkseminum øh eg haldi eg taldi her hvar ið ið formennini skuldu luttaka og tað vóru í átjan fundum í hesum árinum sa ttá er ikki nongvir dagar at verða heima visti mann skal situr flógvaranum ein stóvrðuparn
takk fyri formar so er tað ein viðmerking kristina hafoss
við henni gold í at vit hava ótrúliga stóran fyrimun við tí málsliga í tí norðurlendska kann man siga samstarvinum og yvirhøvur eisini við tí útnorðursamstarvinum og eg hevði bara ynskt tað at øll norðurlomb gjørdu enn meira fyri at vit øll kundu tosa norðurlendskt saman tí mann merkir veruliga at tað er nakað sum tað enskaði við at til hvønn sum ávirkar meir meir og tað er við tað eru ikki øll sum eru so væl fyri tí norðurlendska enn annars hevur tað verið ein fragd at verið í útnorðuráðnum her síðan tvey túsund og nítjan og takka henni gólv fyri ordiliga gott samstarv og og eisini spennandi at henni gólv nú kann verða forsetið fyri útnorðuráðið ynskjólinum alt tað besta við hesum her at tað verða øgiliga avbjóðandi ár upp á allar mátar tí øll hava mugu havt hesa fundirnar talgilt men takk fyri tann arbeiði sum hann ger har sum forsetir fyri útnorðáðið og eisini takk fyri gott samstarv
góð tað er gold
ja takk harra formaður ja eg í ta sama nú kann tað henda at sum tað sum tað ljóðar so treffuggur kristinuháfólk kanska ø øðrum foru men sin tað blívur kanska ikki heilt út í lukka nú nnú snakkar honn umat forseta meg dámar ikki akkurát akkurát hesiitn at at gera forsetir tað verur betur at ver útróðmaður okkurt sovurneikar líkamikið hvat tað ta verður tí tað er nokk so ofvusligt tata altso tað krevur eitt sindur til unnirformin eisini at man antna lat tað fara samstarvið skal ikki standa á og tann málsliga haldi eg hevur verið fantastiska fínt frá føroyskari síðu av tað eigur skúlaverki eitt stórt um fólk einki annað at duga tað at duga tveyta belduna vist at duga málslaga so klárar mann seg fínt víðari fram við lívinum visti mann klárar tað málsliga hitt hitta er púra undirornað næstan púra undura
ja so er tað edva jacobsen gjørt væl
takk fyri harra formaður hetta málið er sjávandi til viðgerðar uppskot til samtyktar um um tilráðingar í útnorðráðnum og tað er tá mann kemur longu fram rekina og skal upp her so er nógv sakt rundan um skjólvt málið men ætlar mær at nevna eitt sindur um tilráðingarnar allíkavæl og tað sum forsetin hennik old var inni á akkurát nú í sambandi við málið tað haldi at vit hava møtt ofta tá að verið í í fundarhøpi at vit hava havt tað lættari við tað norðurlendska enn serliga ta eina land og tað ger tað at vit hava havt nógv lættari viðri at verið við í teimum viðgerðunum sum hava verið onti serliga um tað tá vit tá vit vóru soleiðis fyri at vit kundu taka orðið og og mann ikki veit frammanundan hvat akkurát evnið er til viðgerðar tá hava vit lættari við at taka orðið tí at vit ikki hava so trupult við at skilja hvønn annan staðin fyri tá mann hevur trupult við tað so skal mann fyrireika seg vita nógv betri øll evnini sum eru til viðgerðar og tað kann gera tað samskiftið nokk so tungt útnorðráðið uppførdar til samstarv millum londini soleiðis ati mann kann tosa saman um rekumendatiónirnar og og at sum mann sigur landstýrismenni í hvørjum londum møtast minst eina ferð um árið tí at vit hava havt nógvari nú havi eg verið í hesum her í nógv ár eisini tí fyrru setini sum eg sat inni í løgtinginum nú eg eisini á útnorðráðnum eg má siga at tað tað er verið ótrúliga gevandi og gott og og verður spennandi at møtst um nógv nógv ymisk viðurskiftir tað hevur verið innan fyri

ótrúliga nógv ymiskt men sum hennikold var inni á so er tað akkurát sum serligt nú hetta her árið hvar mann ikki kunna møtst vit hava verið á vit høvdu tann síðsta at í sætta novembur har tá vit høvdu útnorrað ársfund og tað var á skermi og tað er so altso tað er tá ið annað ikki ber til so so hevur hevur tað verið ein møguleiki men eg má siga at at tá ið mann møtist ansigt til ansikt og fær tosað við kanska tað hevur ofta flutt ting so kann mann siga um um at skermar er góður til sítt men men so tekur túeitt prát upp so ert tú á staðnum og tú møguleikar kanska fyri at at síggja okkurt sum tey eru í gongd við og mann skapar nakrar heilt aðrar relatiónir við at mann kann møtast og tá havi ur nevniga snakkað um vit havt nokk sonógva góðar rekomentatiónir sum kanska ikki ordiliga komnar víðari í systemi so hatta er ein ín ein fín tilráðing um at at tað verður tikið upp at mann prátar ei na ferð árliga landsstýrisfóla tey sum tey sum hava til uppgávu líkasum at lykta hetta her sum vit koma við tann næsta tilráiðingin tað er at at mann møtist minst einaferð um árið og tosar um avbjóðingarnar sum eru í ella avbjóðingarnar ella tað tað spennandi sum liggur í í tí arktiska umráðunum hennik old plagar at lýsa tað nokk so væl um hesar her sjey hundrað ja tá ið mann liggur einsamallur og og og alt er ótrúliga fjart og plavi at skemta eitt sindur við hesun her við arktiskt p á tann mátan at tta er tað er ofta ringt at hugsa sær tað tá mann situr í føroyum kanska og ikki er í næroynni av ísi uppá hendan mátan men men tað verða spennandi átøk tí at vit liggja bæði ísland og føroyar vit liggja í í einari mann sigur siglings linju hvar vit eisini kunnu sum her í føroyum bjóða okkum fram á ymiskan hátt í í tí at at vit vera í einari í einum øki hvar ið skip kom at sigla forbí og kunnu steðga á hjá okkum visu vit hava nakað atat bjóða bjóða inn til og grundin til at arktis altso stóru maknar eru øgiliga inngrýpandi í sambandi við vit merkja bæði usa og kina a altso onnur lond vilja banka upp á og vilja síggja spenningin í hesum her ogtað hevur mann eisini merkt eg var við í í síðsta ár tá vóru vit brusell til eg var klilin av fund fyri fyri hendrig old sum var formaður og og og har merkti man væl serliga grønlandi at tey føldu tað at tey yngstu í eu t at blíva meira hoyrd sum eitt land sum liggur mitt í arktis altso tað tað føldist akkurát sum at har vóru nógv onnur lond sum bankaðu uppá men tey tey vóru veruliga tað landið sum sumsum skilja er eitt land sum eigur at sita við borðið og føldi eisini at eg og i hevði tað að tað virkaði hvussu p prá meg á tí fundinum sum sum at teir merktu tað nú at nú nú skuldu teir tað renna eittítt sindur og tí at at teir blivu yvirhaldaðir á høgru síðu tí taeð vóru onnur aðrar stórmaktir sum sum bed gyntu at líkasum ordiligani leggja framvið og bjóða ymisk ting fram fyri at vera ein partur av hasun her og tað ger tað at vit mugu otí haldi eg eisin har týdningur í hasin tilráðingini at ministararnir møtast og og tosa um tey málini sum viðvíkja arktisk ttað er tað er ikki at forsmáa tey annars dettur bara alt tað burtur sum vit tosa um tað triðja tilráðingin tað er at vit kunnu fáa atlimaskap í og danmark kann søkja vegna føroyar og grønland og og tað vóni eg at tað er so ein tilráðing sum vit ynskja at verða arbeitt við og eg haldi sjálv at hetta her var so tað og so er tað tað limmagjaldið há sorar sum tølini hava verið nevnd her og og vit og eisini tað tá ið tú kemur út nú tað sjóvandi ver serstakt men annars koma vit til íslandi o vit koma til grønland og tú kemur út í tey ymisku nú var tað seinast wørwiso í nuuk og komu ikki út tí mann hevur valt at vera inni í perlamentini hjá hvørn øðrum eisini men tað skuldi eg so eisini ivireð um vit skuldu halda áfram við tí tí at nøkur ting fært tú og nøkur ting missi tú og tað sum man misti vil eg siga tað er tað mann kemur tættari upp á tey sum búgva har út til út til nøkur støð at vitja nøkur støð sum sum mann annars ikki kemur til og og møtir fólkinum tí vit eru trý londini eru smátjóvir og hava nokk so nógv av ymiskum til felags sum vit hava havt í batt um tað er bæði við at fáa mat millum lond og tað er málið hjá einari smátjóv hvussu skjótt er tað at missa enna vekk og var tað serliga áhugavert tá vit høvdu eitt eini ráðstevnu um mál hvar ísland var ist nn yvir efti her at tey høvdu avbjóðingar hjá børnum sum vóru hálvt triðj ára gomul og tá tá beginnir mann ordiliat hugsa hvar liggur avbjóðingin tá hon liggur neyvan hjá barninum men kanska serliga hjá teimum vaksnu hvussu hvat tilfar hava vit til okkara børn tí at t at tvey ára góðar børn skulu hava avbjóðingar við við at tey fóru for nógv í íslendskt tá haldi eg ata r onnur enn enn hesir lítlu børnini sum hava avbjóðingina men tað er tey sum skulu geva teimum tað sum tey skulu brúka so at eitt mál kann saktans glíða út millum fingrarnar visti mann ikki heldurtí fæst í ein so lítlan samfelag sum hjá okkum men vit hava eina ótrúliga so aftur hinivegn so hava vit ein øgiliga tað bleiv sagt einaferð í mirsk kusunógvar milliónir vit hava í okkara arbeiðsmarknaði tí vit klára seg væl atbeganga okkum á norðurlendskum máli og eg haldi eitt serlig a ísland har kanska minkar inn tí tey farast nógv yvir entirn at brota íslands ella brotaeingis og tað kann kann vera eit sindur trupult haldi eg í í samstvarvis vit havt tí at vit brúka norðurlendsk mál so at men har ætlaðu tey so eitt sindur at bera bøta viði at at læra fólkið í nakrar tímar o soðanimen tað mann e komin har til at mann skal inn at hava undirvísing í norðurlendskum sigur tað bara tað at mann er farin nokk so nógv burtur frá at halda fast við tað norðurlendska so tað haldi eg tað er øgiliga viktigt í hesun her og eg haldi ótrúliga spennandi og góðar tilráðingar og eg haldi ikki at eg havi so nógv at leggja afturat takk fyri harra formaður
kristina háfoss
ja samd við er ta jacebsein í at hetta eru øgliga góðar tilráðingar sum er samtyktar og sum koma nú til viðgerðaar á løgtingi og tann tilráðinginim so kom frá føroyum á hesum sinni tað var ner ma tað at fáa eitt tættari samstarv rundan um viðurskiftir sum hava við arktins at gera at tryggja tað at okkara stjórnur samskipa tey áhugamálini sum eru í teimum trimum londunum sum má fara eina sterkai rødd fyri hvat skal henda í okkara øki á á tí økinum og har kan mans leggja afturat at norðurlond eisini tilsamans ynskja at samstarva meir á arktiska økinum so tað kann bara leggjast afturat tí sambstarvini eg hugsað ini at nú er edva jacnobsen jú tað arktiska umboðið hjá útnorðurráðnum útnóðuráði fekk júobservatorstatus í arktiska ráðnum so eg líka hoyra um edva jacobsen ikki eisini sær ein fyrimunir í tað at hon kann fáa afturmelding frá teimum u trimu stjórnunum í útnorðri rundan um hvørji mál á arktskøkinum sum hon kanska kann taka
edvar jacobsen
takk fyri hara formaður akkurát tað eri eri í tí arktiska fylgibólkinum ella eg eg vil siga tað at nú bleiv tað so løgið við hesum koronuna tí ati eg var tað fyrsta árið so deildi tað við steffan kals poulsen so vist tað val nakað so akkurát var aktivt nú so so hevi hann verið partur av tí men men hvør av okkum sum er tað er tað er so men men tað at tú hevur nakað at nakað kjølfest nakar koma aftur við nakað sum stjórnurnar kanska taka upp át venda í í hesum ymiskum landsstýrinum haldi er týdningarmikið eg veit ikki oliga hvat blívur av tí arktiska fylgipastinihar kann bara blíva meir og eg haldi sjálv at at mann tosar um tí íslandi at fáa nøkur ting tað var síðsta hest men men so kom korona og síðani akkurát sum altíð ordiliga liðurstilt men eg haldi heta her kann bara styrkja tað at mann hevur nøkur ting aftur at venda til artiska fylgibólkin sum hann kann taka við í ítt sítt arbeiði ha so púra sikkr hatað er ein ein góð tilráðing tí hon hevur ofta mangla kjølfesti í í teimum ymiskupa
takk fyri affá rat henner í koldtakk
har formaður eg tað er forstáiligt sum edvar jacobsen nevnir um fundin niður í brosell at grønlatarar beginnar gera eitt sindur meira vart við seg tí atsjálvandi hava ei eitt alvorligt tilgnýti til til arktisk vissi mann hugsar um teir eru ú dekkaðir til eg veit ikki hvusu nógv hálvfems prosent av ísri heri hjá okum eru á kava ella ein dag ella tveiria so so kann mann rokna við t dagin eftir ella annan dagin eftir so er kavin vekkaftær aftur hitt hitt er meira so tað er forstáiligt at teir beginna líkasum og og tað at teir føla at tær onnur sum sum yvirhalda tað hitt at mann eg haldi at tað r ein fínur máti at koma út til landið serliga tá mann kemur til grønlanda at koma út um landið at koma til nukku ella eitt annað pláss tað kann mann altíð í lívinum at koma men tú kemur ikki altíð út til á nøkur av teimum plássunum sum er fantastisk interssant uppliva bæði tey menniskjuni sum búgva har og hvussu tey yvirliva og viðurskiftini har og eg haldi at tað er øgiliga viktigt at mann heldur fast við at at
edva jakobsen
takk fyri harra formaður tað er akkurát hetta her sum sum vit eisini hava tosað tað óru saman seinast at at koma í nuok og reykjavík og sovarðti tað tað er gott sýnvís og og har fær mann eisini nakað burturúr men mann møtir kanska ikki títt dagliga liðuháttini hjá teimum sum er úti ím bygdunum og eg haldi at at tað er eisini skakt nógv forstáilsi hvat fyrði avbjóðingar hevur gog tey smærru økini bæði hjá okkum sjálvum nógv ting ganga aftur sjálvt um tað er er heilt øðrvísini tí insfrastruttururin er so er so púra annaðlís vistuman hugsar um grønland men men allíka so so sær ma nógv mynstur aftur við at búleikast í einum staði hvar tey búgva ordiliga fá fólk og hvat fyri avbjóðingar eru teirra avbjóðingar erpa so almen nógv størri enn okkara tí tey að tey plaga at tosa um at skula fara at reisa ímillum økini tað er heilt alsamt mann snakkar um men men men mann lærir nakað takk fyri harra formaður
ja so er tað kristina háfoss sum fær orðið
ja takk fyri harra formaður ja so er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðráðnum í tvey túsund og tjúgu til viðgerðar her av løgtingi og eg má fyri siga at nú havi e verið so heppin at verið partur av útnorðussamstarvinum og partur av teimum tingumboðum sum hava umboðað føroyar síðani tvey túsund og nítjan og tað hevur verið ótrúliga spennandi og læruríkt og eg haldi vit hava viðgjørt nógv mál av týdningi eg haldi heldur ikki mann kann seta nóg stóran prís upp á at hava tílíkt samstarv og eg vóni veruliga eisini at mann kemur eit sterkja samstarvið millum útnorðurlondini tey komandi árini hyggjamut nærri ati teimum samtyktum sum eru framdar sum vóru tær samtyktar kanska serliga rættiliga øðrvísin í ár tí alt fyrigekk vegna korona ág einum talgildaðum fundi men tað riggaði útmørka og vit fingu kjakast væl um tær tríggjar samtyktirnar sum sumvit endaðu við at at samtykkja tvær av samtyktunum snúgva seg um at styrkja samstarvið millum ráðharrarøkinum tann fyrsta honvísir til at ynskt verður at teir samstarvs ráðharrarnir sum hava ábyrgd av av tí økjunum hjá hjá bæði landsstýrinum og hjá stjórnunum bæði íslandi og grønlandi ater hittast minst eina ferð um árið at viðgera tær samtyktir sum útnorðuráðið hevur samtykt tí at ikki bara hesar samtyktir sum vit hava samtykt útnóðuráðið hevur júst samtykt nógvar aðrar samtyktir eisini sum ynskt verður at tað verður fylt upp uppá og soleiðis at mann kann samskipa jamen hvørji átøk fremur mann so fyri at røkka mál við tí sum útnorðráðið hevur samtykt og tað hava vit mettu er týðandi at fáa skipað soleiðis ati at hetta e ikki bara endarar sum samtyktir í ímillum limirnar í útnorðráðnum men vit eisini fáa veruliga úrslit og heldur ikki bara enda við at verða samtykt her sum rekomentatiónir á løgtingi og í parlamentunum í okkara trimum londum men at eisini okkara ráðharrar kpa tað síðnámillum vssfar til tað tað taka ta triðju rekomentatiónina áðrenn takir tað næsti so snýr hon seg um at atiútnorðurráðið heitir á stjórnrnar í okkara trimum londum at arbeiða fyri at føroyar og grønland fáa atlimaskap í alheimsheilsustovnum w h o hetta er eitt mál sum hevur stóran týdning og ikki minst haldið kjallavørðurnum av korona so hava vit sæð at hetta hevur ein vaksandi týdning men hetta er eisini eitt mál sum føroyar og og landsstýris føroyum hevur ynskt og arbeitt við í í áravís so og eg skilji at nú verðandi landsstýrið hevur eisini landsmaður her eisini arbeitt við tí so hetta er væl í í tráð við eisini tað arbeiðið sum er í gongd og sum mugu bara vóna at hendan her tin kann verða við til at styrkja at mann fær kemur á mál við at føroyar fáa í

unesko imo og fo o vho hevði so verið tann fjórði stfelagsskapirin sum fingu atlimskap í og tað hevði verið stórt framstig so lags vóna atkoma at verið á mál við tí eisini sum skjótast so taki tann næstu rekumentatiónina her til seinast hon snýr seg hon er so tann sum man kan siga komin frá tí føroysku deligatiónini sum tað ofta verður umrødt og og orsøkin er tann at mann hevur ynskt tað at vit styrkja samstarvið millum okkara trý lond í arktiskum málunum tí at hvør úr sínum lagi eru vit ikki so øgiliga stór men tilsamans kunnu vit fáa eina sterkari rødd í teimum áhugamálum sum vit hava við teimum málunum sum hava í arktis at gera og har leggja vit denta í avgerðina í

atokkara ráðharrar í teimum trimum londunum sum hava ábyrgd á av arktiskum málum hittast í minsta lagi eina ferð um árið at viðgera mál av felags kannmann siga áhuga og sum hava felags týdning í útnorðri og eisini at at at tær tríggjar størnirnar sum venda aftur til útnorðuráðið við hvørji mál hava serligan týdning tá tað kemur til atk samstarvið at fáa fáa í rættiliga ta komandi tíðina tað sum er jú hent er at útnorðurráði fekkso kallað ein opservatør ella eygleiðrstøðu í arktiska ráðnum og fyri at okkara umboð skal kunna tá ið tað eru í arktiska ráðnum gera vart við tey áhugmálini sum útnorðurráðið hava so er tað ein stór styrki at mann við hesum kann fáa eina felags afturmelding frá teimum trimum stjørnunum um hvørji mál hava týdning og har kann leggja afturat at vit vita jú øll hví tað hevur týdning altso tær stórtjóuna sum usa russland fer sovurdi eisini kina royna at gera vart við seg í arktiskum málum og royna at gera vart við teirra sjónarmið hvørja loysnir skulu til har og har er tað øgiliga stóran týdning at í so fall at vit vilja geva vart við hvussu vit halda vit skulu tryggja eitt nú tað at tey fólk sum liva í hesum økinum at tey skulu kunna halda áfram við teirra livilí at mann skapar tryggleika at mann fær at betr samskipaða sørgja ein røskrjúv at mann eisini hevur atlit til burðardygdi teimum loysnum mann vil hava og so víðari jamen so mugu vit standa saman tí vit verða betri hoyrd um so er át stjórnurnar samstarva og har kann eg vísa á at umframt hetta útnorðursamstarvið á hasum økjunum so so er hetta eisini eitt týðandi fokusøki í norðurlendskum høpi og er eitt av teimum málum sum tað núerða formannsskapurin í norðrlandaráðnum eisini hevur sagt at mann vil leggja stóran dent á at fáa eina meira felags rødd og hvørsfall mnantættar samstarv rundan um arktisviðurskiftir millum norðurlond so hetta vil stuðla væl undir tíarbeiðinum eisini tí sum nevnt hvør sínum lagi hoyrast vit kanska ikki so útnorðurlondum men tá ið vit standa saman so eru vit ein rættiliga stórur og týðandi leikari eisini á altjóða pallinum eg vil annars nýta høvi nú tá ið hetta ikki erhetta er nokk ein av mínum allarseinastu tingfundum at at takka teimum sum eg havi verið í útnorðráðnum saman við bæði hennik old og edva jacobsen og heðinsagariasen steffan klein poulsen og ruttvang fyri gott samstarv í útnorðráðnum og ynskja tykkum alt tað besta við tí víðari arbeiðinum og eg vóni veruligat hetta er bæði tað at tær rekomentatiónirnar sum vit nú hava samtykt verða fylgdar upp uppá og at ja og tað er fáa eitt gott samstarv framyvir og kunnu byggja víðari á tað samstarvið og teir lundrnar sum longu eru
ja takk fyri so er tað edvar jacobsen farin na viðmerking
takfyrihara formaður tað var nemliga tað sum eg eisini nevnd í áðni tað er hetta her við tann retimatiónin um at mann fær møtst einaferð um árið sum mann sigur landstýrismenn ella ministara og fára at tosað um hesi tingini eitt nú arktis at at visti mann ikki ger tað so eraða at skjótta messa fokus á teimum málinum sum vit hava verir saman um vit hava havt nakar góðar nógvar góðar fundir og nógv so eg fari bar at takka eksynuháfoss fyri fyri okkara samstarv í í útnorðráðnum og og tað hevur verið ma sig bæði til gamal í álvara og vit ha havt nógvar góðar nógv góðar fundir um nógv áhugaverd mál og ynski einum góðan byrð og hvullu signa í sínum nýggja arbeiði tað kann vera mmøs onkuntíð í tí arbeiðinum eisini í hesum her samstarvinum so ati so at eg haldi hetta hevur verið áhugvert og verður tað nokk eisini framhaldantakk fyri

ja eg fari bara a takka edvar jacobssen fyri góðynskini og og avgjørt vænti at okkara vegir koma at krossast eisini frameftir og annars bara eghavi eisini ynskja tað alt tað besta við hesum her leiklutinim sum norútnorðuráðið fingið og eisini við tí arktiska ráðnum sum við hesumr eygleiðari støðuni og vóni at tað mann fær hesa felags afturmeldingina frá stjørnunum í føroyum ísland í grønlandi til útnorðuráði at tað vil gera tað lættari og at hava meir virknan leiklut við tí leiklutinum tá mann so fer víðari uttan mun til hvør umboði her í løtuni er tað edvajacobsen men eisini í framtíðini at styrkja tann leiklutin hjá útnorðuranum so alt var besta við tí men eg skilti at etva at tað var møguligt at steffan klein poulsen hevði yvirtikið tann leiklutin men kanska hann sigi nærri um tað seinni men óansæð so eru vit væl umboðaði
ja og henrik áhald hevur eitt sindur viðmerkin ger frá
a takk harra formaður ja eg eg eg eri ivivístur í tí at kristini háfast eisini í ínum nýggja starvi fær møguleikar nú havi eg verið fyri útnorðurráðið altso fyri t umboða grøndteir vanliga grønlendarar sum býr á tei smái plássinum niðuri í broseld til dømis at forklára hví mann skal veiða kópa ella kobba sum okur siga í svøríki var einaferð i il at umboða eina talu um um um tað at veiða og tað er jú nakar resisfult fyri eyguni á stvenskaram og og og og tað skal eitt sindur til tá ið tú situr framman frá hálvfjerðs fólkum og forklára fyrð adagnar at tað er neyðugt at at onkur skjýtur kobba og níggjuogtrýss rista við høvdunum av teimum hesin og hálvfjerðs sía nei tá skal ta hava nokk so nokk so sterkur í trønni upp á at fáa tað ivirvístu um at at tað tað er neyðugt men men tað er iviski ikki í at kristina haffass eisini kemur út fyri at at at at forsvara tey viðurskiftini í tínum nýggja j
hvussu sigur hann fást
ja ja takk til henirold fyri orðini ja tað er trupult hjá fólki sum kanska búgva í einum stórbý eru voksin upp har at skilja tær livuumstøður sum fólk sum búgva til dømis íð eini lítlari bygd íínorðurella ysinur grønlandi altso liva og og hvussu tey í ættarlið og ættarlið g ættarli hava livað saman við náttúruni ikki ímóti náttúruni vit uppliva í synta sama í føroyum komman siga í samband við grindadráp og g mann mást tú siga visti mann so lyfta upp til onkura av hasum her rekumentatiónm sum v viðger í dag tað at at vit skuldu hava eina felags arktiska røt har trúgvi eg at ein av teimum tingunum hvørsfall sum útnorðurlonduni ella útnorðurstjórnurnar áttu at samstarva um var at vísa á týdningin av at tey fólkini sum liva í hesum økinum at tað verður tikið avti til tey tí ofta kann stórpolitikkur drukna í øllum møguligum øðrum men mugu ikki gloyma at tey fáa góðar umstøður um at fasthalda tann livi mátan sum tey hava og at tey ikki blíva annars kann mann siga meir kvald av øðrum stórpolitiskum avgerðum
ja so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so væl
ikki at fara gjøgnumganga allar tilráðingarnar aftur men tað vr serliga henda fyrsta sum skal síggjast í ljósunum avtí kjakinum sumvit høvdu í gjógv við útnorðraðnum haldi tað var øgiliga konstruktivt og og positivt síggja at tað var

hava meir funkuseraðar tilráðingar og mugu sera tað itt sindur inn soleiðs at ikki bara hava tíggjutals tilráðingar hvørt ár

í hesi trimum londunum so meir ella minni geva sama svarið aftur til ha og og tí legg mann upp til at í fyrstu tilreiðingini at tað verður mor kordinerað og at ministararnir sum hava ábyrgd av hesum her at teir í øllum førum møtast eina ferð um árið so tað adi er øgiliga gott at vit fingu stramma upp og vónandi fær mann kordinerað ministararnir meira um hetta her tí at teir kanska allir irki kenna sín leiklut nóg væl í hesum her sum sum eg skilji á lagnum og og og tað sum vit tosau um í gjógv tað var at mann fór frá at mann kundi sum so frítt seta tillæringar fram í útnóðráðnum so verður tað í prinsippinum ein ella útgangstøvunum ein frá hvørjum landi og og tær so verða liggjandi í fleiri ár so haldi eg aftan á tað triðja ella fjórða ári so so so fása tær út og og soleiðis verður tað meir ruddiligt og meir fokkuserað og so kann mann taka onkur upp aftur um um statvek er aktuell soleiðis at landsstýrini ikki skulu fyrihalda seg til alt for nógvar tilráðingar og tí ð tað hevur eisini mangan veri sett spurningur við hvarj slagkraft útnorðráði yvirhøvur hevur serliga tá tað kemur til tilráðingarnar og tá hugsi eg at hetta er eitt stig rætta vegin fyri útnorðráðið soleiðis at at ja tá vit bara hava eina tilráðing til hvønn ársfund so so taka vt eina sum veruliga er aktuell og sum mann finnur í semju um og og so verður tað hon sum sum kemur frá okkara deligatión upp á sama máta frá hinum so hetta er ein øl førum ein roynd upp á at at betra um um tað arbeiðið og og og tað rúkti kann man siga at at tit skuld viti slagkraft í og har bara a liggja tilráðingar flóta langt langt frá frá nógv ár aftur so tað haldi eg klárt er øgiliga positivt fyri sjálvt útnorðráði í í hesum er arbeiðinum eg eg trúgvi at hetta hetta er er eitt gott stig sum vit taka

haldi eg tað er væl grundgevið fyri hinum tilráðingunum og egheaikkinógv at leggja afturat men til tað er triðju um vo o at fáa limaskap harbeint so tað øgiliga áhgavert at at at grønlendararnir vísa a sum er komni í hesi ttilráðingini í sínum viðmerking at genuni í føroyum nei genuni í grønlandi og umstøðurnar og sjúkrurnar eru ikki natúrliga tær somu sum í danmark og tað er fyri mær eitt rættiliga sterkt argument fyri at mann frítt kann umboða seg sjálvan har og ikki allan tíði g skal fara ígjøgnum danir og og tað sama er nokk galdandi fyri føroyar í ein í ein missan mun og og tí haldi eg eisini hatta er ein ein ein góð tilráðing

er ikki nógv at leggja afturat t eru tað sama sum tað sum eg havi hugsað um tað er tað sum fyrrverandi røðari hava veri inni á tað er tærter tær málsligu avbjóðingarnar vit skulu flyta okkum frá einum norðurlendskum máli til tað enska sum verður samstarv ikki tað sama taðtað hevur fólk øgiliga snega tit fyri okkum sum sum duga eitt norðurlendskt mál og tí er tað tað er ein avbjóðandi og og nokk so keðilig støða at millum annað íslendararnirhava flutt seg so mikið langt frá tí danska í grønlandi er tað eitt sindur ymiskt summir grønlendarar eru øgiliga dugnaligir til danskt og aðrir halda seg til tað grønlendska málið

að tað ger taðbferligt at kjakast og fáa ein góðan deolog um ymiskar tilráiðingar í útnorðraðnum og og fyri mæg persóniliga hevði enskt eisini verið nógv tyngri tað hevur so ræðliga tungt viðs alt tilfar og og altpratið var var við enskum men men har kann mann so har mugu vit so eisini inn síggja sjálvi at í føroyum hevur ungdómurin hug at flyta seg til tað enska framum tað danska av tí sum tey síggja á á miðlum og og og internetinum sum heild og so spurningin er ikki um eg spurningi er um um vit sjálv koma vera partur av tí avbjóðingini at vit flyta okkum frá tir norðurlendska málinum ella ungdómurin hevur hug at flyta seg frá tí men tað tað má tíðin vísa hvussu tað fer at vera eftir hefti r øllu førinm ein avbjóðing fyri samstarvið og vit hava so havt ársfundin yvir netið og tað pleiv meiror ella minni bara tað viktigasta koyrtð ígjøgnum og aldt orðna upp á ein dag so helst ikki har var kjakið tað sama tað er í hesun her samstørvunum halda r øgiliga umráðandi at mann kann møtast andlits til andlits og yvir hesær tveir tríggir dagarnar diskutera viðurskiftini og eisini bara ikki bara tilráðingar tað er eisini nógv onnur viðurskifti sum fylla í íslandi o grønlandi so vit kunnu blíva klókar upp á og vit kunnu forklára politikararnum harfrá um um okkara viðurskiftir tað haldi eg tað haldi eg er øgiliga læruríkt fyri okkum og eisini fyri tey og kristina hafoss var inni á hesin her við tí arktiska bólkinum og ja vit vit gjørdu ein avtalu um um nøkur skifti her úter men tað her verið púra óaktuelt enn tí at tarktisk bólkurin hann er liðug púra deyður haldi eg also har ar er eingin aktivitetur verið og tí tí havi eg sjálvur ikki longa hugsað um at tað skiftið er farið fram tí at hvørki edva jacobsen ella eg sjálvur hava verið til nakran sum helst fund í tí arktiska bólkinum so va tað botnar ikkeg í nøkrum øðrum enn at ativitet har er eingin aktivitetur ja so tað er ikki nógv avt leggja afturat hesum her tí er hetta er eitt øgiliga røð øgiliga positivt samstarv at hava við íslendagarar og grønlendarar og vónandi kunnu vit halda fast í hesum her samstarvinum soleis at vit ja skilja kvønn annað betri og koma tættarar upp á hvønn annan í hesum her takk harra formaður
ja so er tað hendvík ol sum fær eina viðmerking
takk harra formaður eg haldi tað er fínt at at steffan klein poulsen kemur inn í eta við tí málsliga tí tað er er blivin ein ein ting sum eg forandraiski stand skeiva vegin ikki hjá okra fólki men men tað er serliga íslendingur øh nú má mann hopa tað at at viðurskiftin blíva so normala í heyst at steffan klein poulsen sleppur tann túrin sum okur ætla at fara men tað hevur eitt uppliviki fyri lívið máá onkan annan veg tú kemur ella landa og kann ganga eina viku aftur og fram uttan at møta einum menniskja tað tað er øgiliga spesielt kemur svrðlandso at at tann mátanin erta fínt men men tað at halda fast við tð at okur skilja hvønn annan á á einum sovornum felags máli tað er ómetaliga viktigt serliga fyri kanska fyri okur á aðrar sum ja hugdu meira ingin vindeyga í skúlanum inn o hugd inn upp á talvuna so so so hevur tað verið ein firmuur trossaalt og einks anna kom burtúr
heim hóast hann
ja øtað fekk mær eitt øgiliga sterkt inntrykk av til tann fyrsta ella mín fyrsta ársfund at at tað málsliga var ein avbjóðing og at summi ynsktu øgiliga skipaði forhold soleiðis at vit læsa tebatna so fast sum møguligt og so fylgja vit næstan bara ein protukol í meðan vit sjálvi sum er meir fortrólig við danskt vita norðurlendska høvdu hug til at ja hava ein meir leysan diaolog og ikki ikki so fastar rammar og o tað á tí økinum gongura tað skeinan vegin í løtuni og ja vónandi sleppa vit avstað vit skulu jú eftir ætlan til suðurgrønland tað tað má tíðin bara vísa um um vit sleppa til grønlands og og hini sleppa til til føroyar seinni av sumri tá í augustmánað og tí tað er tað er klárt tað besta at vit kunnu øll feru til ársfundin møtast í sama landi tí at tað tað tað gevr ikki tað sama at at hava ársfundin yvir netið
jú so er tað annika olsen
ja sera áhugavert at lurta eftir steffan klein poulsen og hansara hugleiðingum um um tað norðurlendska og tað ella útnorðurlendska samstarvið eg kundi hugsað mær at spurt um tað hevði verið eitt hugskot at reist málið yvirfyri teimum norðurlendsku samstarvsráðharrunum um at eisini at mann í norðurlandaráðnum leggur størri dent á tað norðurlendska málið tí har er eingin ivi um at enskt byrjar í størri og størri mun at yvirtaka og tað er kanska partvíst tí at nógv av teimum norðurlendsku londunum eru ein partur av eu og eri von við at agera á enskum máli men tað hevði kanska verið eitt eitt eitt uppskot ella ein tilráðinghvrmn kundi arbeitt við men annars kundi hugsað mær at spurt um tað hevði veri eitt hugskot at útinorðuráðið tók samstarv við ta nýggja forrómið sum

ja takk hara formaður øeg veit eg dugi faktiskt ikki at siga her nú hvat hvørja ávirkan vit kunnu hava á norðurlandaráði og eg var helst ikki vitandi um at at mann hevur flutt seg so langt habeint til tað enska og og etta hetta her seinna samstarvi við borgarstjórin tað kenni helst ikki nógv til men vit til ársfundirnar undir vanligum umstøðum so so eru so hava nógv andlitir umboðaði og eg eg haldi at onkur býrlópspolitikara eisini hevur verið involveraður har men her eru so nógv ráð eftir hondini at tað man má vera í í hesum nøkur ár fyri at fáa eitt yvirlikk yvir yvir øll hesi ráðini tí at mann veit ikki ja tað tað yvirlappar alt hvønn annað hvørt annað meir ella minni og og tí tí dámar mær nokk so illa at at mann bara vild stovna fleiri fleiri ráð heldur brúka teirra pláttuformanir sum eru fyri at ikki gera ein størri vaggreyt enn enn hvat g er
so er tað annika olsen sum fær orðið
takk fyri harra formaður nei tað sum er fekk meg til attaka orðið tað tað er sjálvandi øgiliga nógv ráð og tað eru øgiliga nógv forðað sum sum hava sjóneykuna á arktis og hvat hendir í arktis sjálvandi er tað yvirskipaða arktiska ráið sum er tað kaseka man siga h sum stingur út í kortið hvat skal henda í arktiska økinum men har eru ótrúliga nógvar undir properingar av øllum møguligum handa slagi og nú nevndi eg hetta her nýggja forúmni sum eitur ella fyri arktiskur borgarstjórar arkticmacerforum har ið tórshavn kommuna eisini hevur verið við at vera ein av stovnarunum og óðansæð hvat mann hvat mann sigur um øll hesi forróðini sum sum sum eru so er tað í hvørnfalt ein ábending um at hetta her eru viktigr spurningar sum verða reistur og tað er stór interessa í tí sum hendir í tí arktiska økinum og at mann eigur at hava hava tey neyðugu samstørvini og føroyar hava kanska ikki í nóg stóran mun verið frammi í skóvnum tá tað kemur til arktisk mál og arktiskar spurningar tað haldi eg ikki nú eri okur sjálvandi ein ikki sjálvstøðug tjóð g eru tí ikki ein sjóstøðu rødd í arktiska ráðnum men hava bara kanska man siga talu rætt ella hjásitarar so tí haldi at okur skulu brúka øll hesi forumini um tað eitur útnorðráði ella tað eitur borgarstjóraformi ella hvat tað eitur at brúka tey formni sum oku kunna til at varpa ljós á føroyar sum eitt arktiskt land ella ein arktisk tjóð sum hevur ótrúliga stóran týdning í tí norðuralantiska økinum og har er eitt ein ørgrynna av av møguleikum og potensiali til atat troyta og gagnnýta sum eg haldi at okur skula vera nógv raskari til okur hava í løtuni bæði inni í runavík og eisini her í havnini bygt havnirnar út hjá okkum so okur eru til reiðar til at verða ein ein tilfeingisdepil í norðuratlandska økinum og tað haldi eg í dengrad at okur eiga at útnytta enn meira og tey potensialur teir møguleikar sum eru nú vórða hendrik old inni á hesin her við at at fiskurin og ziska stovnar flyta seg kanska er allir føroyingar ikki so øiligani tilvitaðir um hettaher við veðurlagnum at tað ávirkar okhon og sovíðari tað er kanska meira sjónligt hjá teimum amerikansku londunum sum uppliva nógvan turka og tískil ikki fáa vatn men tað ávirkar okkara liviumstøður við tað sum okur hava sum livibreyð nemliga fiskurin flytur norðureftir so tí er tað øgiliga viktigt at okur taka hesir spurningarnar í størsta størsta álvara og og brúka tær tæir samstarvs møguleikar sum sum eru so tað var bara tað eg hevði hug at leggja afturat harra formaður og eg skal ikki leingja hetta annars langa orðaskit
takkfyri ja tag so er tað kristina hafoss sum færa við mær
ja teg eri púra samd við an colsen og og ofta tá mann tosar um arktiskt tað kann átta t virka øgiliga abstrakt og akhvat hvat er tað ekyliga er tað er ikki okkurt inni í framtíðini og svíðari men tað er veruliga her og nú at broytingarnar henda tað er ikki uttan orsøk at usa og russland kina øll hesi vilja gera seg sína ávirkan galdandi tað er tí ta nú tað henda broytingararktist at fara at broyta munandi um eitt nú talið av skipunum sum kom at sigla beint fram við føroyar og í norðurætlantshavi og tað fer at broyta øgiliga nógv viðurskiftir eisini ær ta fiskiríkin vild hava hvat slag verður tað vit verða noydd til til dømis at fáa tað sum eitur socr røskriús samskipað betur og hildið kunnu verið áfram og har er týðandi at føroyar eisini ger seg galdandi tí vt vsu me ikki ger tað so veru tað onkur annar sum tekur á avgerð fyri okkum og tað er tað sama galdandi fyri øll útnorðurlondini og eisini fyri alt øll norðurlond og tí er vónin at mann fær betur samstarv bæði útnorðreð og eisini millum norðurlongd um
holsen
tað er jú neyttupp tað ati við tað at at føroyar eru partur av øllum teimum samstørvum og forðum sum sum eru kring tað arktiska økið so fáa okur jú eisini eina rødd okur fáa eisini innlit í hvat hendir í hinum londunum hhvat gera hini hvat kunnu okur samstarva um eitt nú heta her við við krøvsvinnuni altso hvat hvat gera okur við so stóru ferðamannaskipini sum sum sigla ella sum koma sigla norðurum tá i basasian verður opin hvat hendi tað við su nú ein stór vanlukka hendir altso hvussu fáa okur hesi samstørvini upp at standa soleiðis at kunna hjálpast at vissu ólukkan skuldi verið úti ella annars bara vitan um um um økini altso hvt hvat hvat e ta fyri innlit og hvat eta fyri royndir økini hava gjørt sær íhvør sær so eg haldi í denn grad at mann skal heldur enn at kanska manngrýnir eftir øllum hesin her forðunum sum sum eru so skal mann taka tað í størsta álvara og og royna at fáa innlit og og samstarv við við tæir partar sum eru
takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so hetta orðaskiftið er endað og málið verður beint í uttanlandsnevndina so er bara framløga eftir á skránni skal boða frá at eg skal boða frá at vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar fjøruti tað er uppskot til løgtslógu broytin í løgtinslóg um barselskip og so skal eg boða frá at høgni hoydal altso tingbólkurin hjá tjóðveldi høgni hoydal siur stenberg bjørgd samuelsen beint á løgu hervør postóttir ckristina háfoss hava lagt trý uppskot fyri tingið tað fyrsta er uppskot til samtyktar um at einans føroyafólk og løgtingið hava avgerðarrætt um hernaðar og trygdarmál í føroyum og somu uppskotsetarar aftir tingbólkurin hjá tjóðveldi hava lagt fram uppskot til løgtingslóg m broytin í løgslóg um búskaparunn føroya inntøkur frá ríkisveitingini kunnu flytast til donsku stjórna og tað triðja málið í tingbólkurin hjá tjóðveldi hevur lagt fram te somu seks fólkini tingfólkini tey hava eisini lagt fram uppskot til løgslóg um skiftisskipan til at gera fíggjarlóg landsins óheftað av ríkisveitingini hesi málini koma so til viðgerðar á einum seinni fundi síðani er tað tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tað er soleiðis at tingfundur verður aftur í morgin hósdagin einogtreta januar hann byrjar klokkan hálvgum tvey og tá verður fyrsta skránni atkvøðugreiðsla um um at velja tingnevndirnar umrøddar í grein fýraogtjúgu tingskipanini av nýggjum tað er soleiðis at at tað er komið bræv frá aksel johannesen formannini javnaðarfloksins um at í sambandi við at ty morsen er farin í farloyvi úr løgtinginum og eykum samelsen hevur tikið sati so heitir á undirritaðar tingmaður við hesum á løgtingsforminu um á seta undir atgondgrássi sambært grein seksogtjúgu stykki eitt í tingskipanini at velja tingnevndirnar umrøddar í grein fýraogtjúgu tingskipanini av nýggjum tað verður so á skránni í morgin fyrst og síðani er onnur viðgerð a tl løgtnsmál nummar trýogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn sambýla mýrini í hoyvík og onnur viðgerð av løgtsmál nummar fimmogtrýss tað er uppskot tl løgtslóg um broyting í løgslóg um tunlar norðurumfjall við tilhoyrandi vegum og tað er at hækka játtanakarmin frá tvey hundrað og tveyoghálvtrýss upp til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin